tingfundur er settur vit fara til dagsskránna í dag mikudagin fjúrtand apríl summarmáladag og fyrst á skrá eru trý mál sum heva viðgjørd undir einum tað er onnur viðgerð á løgtsmál nummar hundrað og níggju tað er uppskot til ríkislógartelnanað at seta gildi fyri føroya annordning við krafttretivu forferðina á forskelligu lóg um endring av lóg um autorrisationa sunnhuspersonur um sunnohets faklig virksemhet og onnur viðger á løgsmál numar hundrað og tíggju uppskot til ríkislógartilmanin um at seta gildi fyri føroyar annorning viðkrafttretivu forferðini á forskelligu lóg um endring av lóg um vitinskapsetisk íhandling av nnhetisapaligar forkningsprosjektir og tað triðja er onnur viðgerð áv løgtsmál nummar hundrað og ellivu tað er uppskot til ríkislógartilmælið um at seta gildi fyri føroyar annorning um vikrafttretina forskelliga lógn um endring av sunnhetslógi hesi trý málini verða viðgjørd undr og einum men sjálvandi atkvøtt hvør sær hvør biður um orðið ja tað er sirið stenberg sum fær orðið
tað er ein samdtrivnaðarnevnd sum leggur trý álit fram og eg skal lesa tey upp tað kann vera formaðurin loyvir at tað kemur ein lítil tíð afturat vist er tí at hetta tað er trý ymisk mál eg skal lesa álitini upp hjá nevndini ø nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tveyogtjúgunda og seksogtjúgunda mars og undir viðgerðini hava o vussu gjørt sjálvandi tær hoyringar sum skula gerast og tað fyrsta málið er eitt ríkislógartilmæli har tað verður mælt til at seta í gildi fyriskipan av ymiskum lógum um broyting í lógini um løggilding av heilsustarvsfólkum og heilsufakligum virksemi hjá starvsfólkum og í sjálvum sær er tað altíð gott at tað eru auteouriseraðir heilsu starvsfólk sum veita viðgerð til okra borgarar tað er við til at bøta um sjúklingartrygdina tí auterisatiónum er fevnd av ásetingum um at starvsfólk skulu halda seg til nakrar reglur og liva starvsfólkini ikki upp til tær ásetingarnar so kann tað fáa avleiðingar fyri auterisatiónina og harvið virki hjá starvsfólki og avleiðingarnir kunnu so vera at avmarkingar verða settar í virkisøki ella at heilsustarvsfólki í ringasta føri missir rættum at virka í styttri ella longri tíðarskeið heilsuøkið broytist skjótt og hetta ríkislógartilmæli er so mett sum ein dagføring av heilsulóggávuni uppskotið fevnir millum annað um eitt broytt virkisøki hjá keroprakturum og tannlæknum og tað verður eisini lagt upp til at osteopátar kunna fáa auterissatión umframt at ambulansaviðgerðar viðr sum hava serligur førleikar sum paramedisinarar framyvir eisini fara at fáa auterissatión paramedisinarar hava umframt útbúgvingina sum ambulansaviðgerð viðgerðar eisini eina eftirútbúgving og millum annað at veita intravinøssan heilivág og somuleiðis kunnu ávísir farmasótar sum rópar viðgerðarfarmasautar framyvir eisini fáa auteressatión og viðgerðarfarmasótar fáa eisini heimild at ávísa og endurnýggja ávísan reseptskildan heilivág eftir nærri ásetingum sum landsstýrisfólkið lýsir í kunngerð hetta er faktisk ein stór broyting sæða í mun til ta praksis sum er á økinum í dag av øðrum broytingum eru eisini ásetingar um hoyritól um avrúsing av innlíktum sjúklingum eins og forboð er sett fyri at konserovera kunnstiga í omfruhinni so broytingarnar eru sera ymiskar bæði vav og í týdningi og við uppskotinum verður lógargrundarlagið dagført men eftir er sjálvandi at fáa broytingarnar at virka í praksis millum annað tað at viðgerðarframatsótar fáa broyttar uppgávur og heimild á endurnýggjar reseptir tann broytingin leggur eisini upp til framhaldandi og neyðugt kjak um uppgávu broyting og flyting millum fakbólkar í heilsuverkinum tað haldi er faktisk er ein rættiliga stór diskussión og við hesum viðmerkingum tekur ein samdnevndundir við lígtingsmálið nummar hundrað og níggju tjúgutjúgu og mælir til at tað verður samtykt og so er tað tað næsta málið sum eitur hundrað og tíggjuogtjúgu sum er at seta lógu í gildi um vitunskapsbehandling av sunnhisvitiskapligu fortens prosjektir og har hevur ánevndin eisini viðgjørt tað og havt tær neyðugu hoyringarnar og tað er eisini eitt samdnevnd sum leggur fram við nøkrum viðmerkingum tá um heilsuvísindaliga gransking og góðkenning av heilsuvísindaligum granskingarverkætlanum ræður hava okur í føroyum vísindasiðsemisnevndina og løgtingslóg um gransking í mannaílegum tí kann tað verða flukt at viðgera slík mál í einum ríkislógartilmæli sum eisini viðger aðrar tættir í granskingarhøpi tí er neyðugt at ríkislógartilmælini taka hædd fyri hesum og eru grundað á føroysk viðurskifti og lóggávu altso er eft her við at tey deilta millum okkurt g føroyskt og okkurt er danskt lógarbroytingin er ætlað sum ein styrkur til vísindasiðsemisnevndina og sum ein ætlaður bati fyri fólk sum luttaka í heilsuvísindaligum granskingarverkætlanum skotið verður upp at ung sum eru fylt fimtan ár skulu geva samtykki saman við foreldramyndugleika at nærmasta avvarandi kann geva og at nærmasti avvarandi kann geva samtykki í serligum førum at granskarin kann lata heilsuupplýsingar hjá granskingarluttakarum víðari við meira somuleiðis verður ásetta reglur fyri gegni hjá teimum sum skula góðkenna granskingarverkætlanir til dømis at tað ikki skulu hava fíggjarligan ella annan áhuga í granskingarverkætlaninm taðhevur verið ógreitt eisini nær verkætlanir skulu fráboðast til vísindasiðsemisnevndina men við hesum uppskotnum verður tað nóg greitt at allar verkætlanir sum innihalda tað sum rópa fyri turrdata herundir ginomupplýsingar skula fráboðast vísinda siðsemisnevndiniso nú veður tað púra greitt tað er eisini almenn kent at blóðroyndir hjá føroyingum verða sendar uttanlands til greiningar og spurnartekin hevur í onkrum føri verið sett við hvussu hesar seinni verða handfarnar hvørjar verða burturbeindar og hvørja koma aftur til føroyar og hvørjar verða goymdar á statin cermistutt løgtingið hevur fyrr játtað pengar til tess at fáa so nevndir pku kortini sum eru í varðveitslu á statins serminstutt aft til føroyar og nevndin hevur undir viðgerðini fingið upplýst at hetta ikki er komið ett rættiliga enn og nevndin heitir á landsstýrismanninu um at fylgja tí málunum upp tí t øll eru samd um at tað e rætt at fáa tað heim nevndum metir tað vera alstórum týdningi at viðurskiftini kring heilsuvísindaliga gransking eru væl skipað føroyar eru í heilsuvísindaligum granskingarhøpi sera áhugaverdar og tí er neyðugt at lóggávan er ein trygg verja fyri borgarun samstundis sum tað sjálvsagt má takast fyrilit fyri at tað má bera til at granska og við hesum viðmerkingum tekur nevndin so undir við uppskotinum og mælir eisini løgtinginum til at samtykkja tað og so e tað tað síðsta málið sum eitur hundrað og ellivu sum er broytingar í sjálvari heilsulóggávuni har hevur nevndin eisini viðgjørt málið á nøkrum fundum og hevur havt relevantar hoyringar um tað og viðmerkingarnir hjá nevndini eru at tað er javnan neyðugt at gera dagføringar í heilsulóggávuni seinasta dagføringin varð gjørd í tvey túsund og átjan og nú verður tað við einum ríkislógartilmæli afturmælt løgtinginum til at samtykkja broytingar í heilsulóggávuni sum verða settar í gildi fyri føroyar og yvirskipað ber tað til at siga at broytingarnar skulu bøta um rættar og viðgerðarstøðuna hjá sjúklingum og fólki sum luttaka í heilsugranskingarætlanum við í hesum uppskotinum eru broytingar um millum annað innheintan og víðari lating av heilsuupplýsingum og um samtykki til viðgerð av børnum og ungum sjálvsavgerðarrætturin yvir biologiskum ella ginetiskum tilfari verður staðfestir altso at man sum borgari eigur tað og reglur um kunning um hetta eru eisini ásettar somuleiðis eru ásetingar um at granskingarverkætlanar verkætlanir við heila daðga sum hava til endamáls at optimera transplantatiónsúrslit verða loyvdar um samtykki frá tí deyða ella avvarandi fyriliggur altso mann kann hava gjørt eitt samtykki áðrenn mann doyr og ung millum fimtan og seytjan ár skula frameftir geva samtykki til at vevnaður ella annað biologiskt tilfar kann brúkast í transplantatiónshøpu eftir teirra deyða so tað verður ikki bara uppgávan hjá foreldrum tað lívstestamenti sum í dag er galdandi verður eisini broytt og framyvir verður tað kemur tað eitað eitt viðgerðartestamenti øog tað er eisini ein joridisk broyting í tí lívstestamentini eru vegleiðandi fyri heilsustarvsfólk men tey nýggju viðgerðartestamentini eru løgfrøðiliga bindandi við viðgerðartestamenti kunna fólk tryggja sær møguleikan at frásiga sær lívsleingjandi viðgerð um persónurin í støðu ikki førur fyri at gera vart við sína støðu trivnaðarnevndin metir tað vera stórum týdningi at okur sum samfelag eisini megna at viðgera og lýsa tær etiskur tvístøður sum kunnu standast av eini slíkari broyting eitt er ein lógarbroyting eitt annað er ein etisk tilvitan og eitt umhugsni og tað er sjálvandi galdandi bæði her og ikki minst eisini fyri tey sum starvast innan fyrihetta her øki tað er landslæknaenbati sum stendur fyri eftirlitið av heilsustarvsfólki røktarheimim sjúkrahúsum tannlæknum viðgerðarstovnum og øðrum trivnaðarnevndin hevur fingið upplýst at eftirlit í dag er knýtt at fráboðanum um ivasom viðurskiftir og er eitt so kallað reaktivt eftirlit altsu mann fær út yvir eftirlit bara visti mnn hevu fingið eina fráboðan at mann heldur at at okkurt er tað er eingin ivi um at stórur tørvur er á styrkja eftirliti og tað er ein sjálvsagdur liðugr at at bøta um góðskuna í teimum viðgerðartilboðum sum verða veitt frameftir verður lagt upp til eitt meira framsøkieftirlit sum í vágagrunda tá fer at ber a til at hava eftirlit við økjum tað mann kannsiga t mannkann velja eldraøki út eitt ár til dømis ella antbtpolitikk ell okkurt heilt annað mann kann hava bæði økir ella ávís mál sum kunnu vera áleikandi í samfelagnum og hesum tekur nevndin undir við og eg haldi at okur eru øll samd um at at eitt gott eftirlit er bara gott fyri sjúklingartrygdina so við hesum viðmerkingum tekur ein samla nevnd undir við øllum trimum málunum og vónar at tey verða einmælt samtykt
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið sjálvt t um nógv hava orðið tað er øgiligar ófræður í tinginum men nú fara vit at atkvøða í hesum málinum hesum trimum málinum og fyrst fara it at atkvøða í løgtingsmáli nummar hundrað og níggju og sum er hetta her uppskot til tilmæli um um iokrafttretivun forferðina forskelliga lóg um endringarlóg um auterisatión av sunnuis personir og um sunnuhisfaklig viksemhet her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða nú kki arja vit eru liðug at atkvøða málið samtykt við einogtretivu atkonu fyri ongari ímóti ongari blankari tað fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani er tað løgtingsmál nummar hundrað og tíggju so vit skulu atkvøða um nú í aðru viðgerð og tað er eisini ríkislógartilmæli um at seta gildu fyri føroyar anorning um ikrafttretivu forferðina forskelligu lógi um endring av lóg um vitinskaps etisk behandling av sunnhesvðinari forningsprosjekti sum tað eitur ger so væl vit atkvøða ja vit eru liðug at atkvøða tað er einogtretivu atkvøðu fyri eingin er ímóti eingin er blonk so hetta málið er samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð og tað síðsta vit skul at atkvøða um nú er løgtinsmál nummar hundrað og ellivu her við aðru viðgerð sum eisini eru ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar andordninmikraftin á forskelligu lógu um endring av sunnuheslógi tað fara vit at atkvøða um núger so vælvit eru liðug at atkvøða og tað vórðu eisini einogtretivu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er blonkt so er eisini hetta málið samtykt við aðru viðgerð uppferð soleiðis samtykt til triðviðgerð síðani fara vit víðari í dagsskránni og nú koma vit til aðru viðger av løgtinsmáli nummar fimmoghálvtrýss tað er uppskot til samtyktar um at javnseta ferðafólka og fraktprísirnar kring landið hvør biður um orðið tað verður kristian andreassen sum fyrst fær orðið
takk fyri hara formaður tað er uppskot til samtyktar um at javnseta ferðaseðlag og fragførisirnar kring landið til viðgerðar og tað málið hevur verið viðgjørd í rættarnevndini og vit hava havt málið fyri á fleiri fundum og vit hava havt eisini nógv umboð inni í nevndini og gipið frágreiðing og nevndin hevur so bust við ein meiriluta og tað er so samgongan sum hevur nakrar viðmerkingar og tað tekur yvnga støði í at landstýrismaðurin hevur upplýst fyri nevndini at arbeitt verður viðein nýggjum prísbygnaði og tað er so tað eininda og tað sum tað kanska snýr seg um fyrst og fremst er tvið strandferðsluni sum ikki hevur dagført sína prísir síðan tvey túsund og sjey og tá vórðu prísirin enntá lækkaðir samlag inntøkan hjá strandferaskin við landsins er umleið fýraoghálvrýss miliónir um árið har av farmaflutningurin gevr ein inntøku upp á tjúgu milliónr um rið

hjá strandferðsluni geva undirskot og tí er neyðug við almenn ískoyti fár lanskassanum og landstýrsmaðurin sigur at tað han ikki at tað skr vísa er vísja serliga nógv frá verandi prísbygnaði ella at javnseta prísirnar pensjonistar og fastfrúgvandi skulu framhaldandi ferðast fyri serprís eins og prísurin framhaldandi skal verða tengd at hvussu lang ferðin er ætlanin er somuleiðis at varðveita útoyggjarstuðulin til farmaflutning til útoyggjar hat viðvígu farmaflutningin til úr suðuroynni so er tð ikki prísurin sum er trupulleikin virkirin á se seytjan krónur fyra eina bingju hvønn vegin við smyrli størsti trupulleikin í løtuni er kapasiteturin og har veit eg at landstýrsmaðurn arbeiðir við at æ kanska bjóða eina eina fraktrut út rutu út til suðuroynna strandferðslan arbeiðir eisini saman við ætlanslóg um fyritúgvingina og tað er strandferðslan sum leggur ferðasætlanina og ásetir prísirnar og her er prísin r ikki dagførdur síðan níja hundað og fraoghálvfems og her fáa s fastbúgvandi ein á útoyggj ein avsláttur við hálvtrýss prosent við til tilflutningi meirilutin tekur undir við at tað er neyðugt at dagføra galdandi prísbygdina bæði fyri ferðafólk og farm og tað eisini er neyðugt at loysa trupulleikan í vítjanm farmi til og úr suðuroynni og en vísardi til at landstýrismaðurin hevur verð upplýst at hann arbeiðir við einum nýggjum prísbygnaði sum metur meirilutin tað ikki vera neyðugt at samtykja heta uppskotið og meirilutin lutin tekur s ikki undir við málinum og mæli løgtinginum frá at samtykkja hetta her við at tosa um at javnseta ferðaseðla og fraktprísir tað haldi eg eri it mál sum eigua at verða viðgjørt í einum sindur størri samanhangi vit hava eitt veganet í føroyum sum er dýrt at útbyggja og vit hava tunlar vit hava undirsjóvartunlar og vit hava ferger og vit hava strandferðsluna og vit hava eisini bussrutir og tað sig sog sjálvt at tað er eitt eitt dýrttaðe dýrt at reka samdferðsluna í føroyum og tað tað tað krevar stórar íløgur í í í netið veganetið tað eru íløgur planlagdar fyri fleiri milliardir í føroyum og og spurninir er bara hvussu mann framhaldandi skal fíggja hetta er hvussu mann skal betala fyri tað í dag hava vit ein vegskatt

at viðgera hetta her meira broytt soleiðisnar at mann eisini tekur støðu til hvussu skal hetta fíggjast í framtíðini sí eg trúgvi ikki at tað ber til up á longui sygt at fíggja alta fíggjarlógini og við hvussu skuldu inntøkur til hjá landskassanum fyri at kunna kunna fíggja alt tað allar tær íløgu ætlanin ar mann hevur fyri framman ikki minst tan eisini at hugsar um einum

tað haldi eg eri er at arbeiði sum eigur verð t set í gongd soðasina mann kann blíva politiskt samdur um tað og í uppskotunum verður nevnt t undirsjóvartunlarnar hvussu skal man hvat sal ann gera við teir og og sovíðari eg haldi at tað eigu at innganga í einai samlaga heild at mann ar mann eisini brúka tað sum ein inntøkumøguleika í í í tí framtíðarfinanseringini av okkara samdfersluskervi tá að kemur til strandferðsluna so eri eg sannførdur um at sjálvt um vit fáa sandoyartunnilin nú og og sovíðari so hava vit brúk fyri einumfyri einýggjum flota til strandfrðsluna og har haldi eg tí heilt upplagt og tað hevur landsýrsmaðuin eisini við inni á at mann eigur at gera strandferðsluna tir almenn soðstana vit skjótast gjørligt heyst í hesum valskeiðinum seta skjøtl á at endurnýgja flotan hjá strandferðsluni og fáa hann liðug útbygdan so skjótt sum møguligt og tað verður so gjørt í riski av einum almennum føroyskum partafelagi sum landskassin eigur tí tað fer at gera tað møguligt at fíggja tað uttan fyri fíggjarlógina og langtíðar fíggjada og g hvar aso partvíst verður við brúkaragjøldum og partvíst gjøldum frá landskassanum sum betaliru fyri ta tænastuna sum vit kenna í dag bæði frá bussrutum og frá tirlutænastuni og tað er møguligt at ein vegur at fara er fyri at finansera veganetið og sovíðarivtaðtað er iki at fylgja at hækka vegskættin og olju og og punkt kjøldum suvíðari tað er ein máti at gera ein annan máti er hjá fylgiligt at koyra brúkaragjøld inn og og og lata tað var ein partur av fíggingini og tað er ógvuliga prinsipiellur spurningar sum mann mán taka støgur til hvar hvar skal ognarskapurin til veganeti liggja og sovíðari í øðrum londum hevur mann eisini tá mann byggja út við vegaprosjektir gørílsi av almennum partafeløgnu og tað haldi eisiniat mann eigur at tanneigur man eisini at kunna a brúka í føroyum so eg haldi at hetta her við at útbyggja samferðsluleti í føroyum og hvussutað skal finansgerast er ein øgiliga spennandi uppgáva og tað er einiprinsipiell uppgáva og sum saktans kann loysast við eina breiðari semju
eg eri tað sum eg hevði hug at siga um etðar takk fyri harra formaður ja takk so er tað
nakrar viðmerkingar brandur sandoy fyrst gersuvæja takk fyri harra formaður tað stendur í álitinum hjá meirilutanum at samlaði inntøkan hjá strandfararngiskipai landsins er umleið fýraoghálvtrýss milliónir krónur tað vil siga at tað er vera fýraoghálvtrýss milliónir krónir tiknar inn í ígjøldum frá vinnu og frá ferðafólki afturat tí kostar strandferðslan kanska hvat eini hundrað hundrað og nakrar milliónir taðvil siga at vit skuldu faktiskt trýfalda prísin um sum var atiat strandferðslan skuldi borið tí sjálv øh tí undrar tað meg eit lítiðsindur tá ið ið ið tá ið í i meirilutan skrivar ati hann tekkur undir við at tað er neyðugt at dagføra dagføra galdandi prísbygnaði nú havr tað arbeitt við at gjørt hendan prísbygnaðin nýggja í hálvt annað ár og tað er ikki ein stavur komin upp á pappír enn hspurningurin er meirilutin av vit skulu taka meir fyri frá ferðafólki framyvir vit vita jú at nú nú tekur mann bara meir tvørtur um skopunafjørð tí a

khristian andresen takk fyri harra formaður nei tað haldi ikk at meirilutin hevur sagt her vit hava ikki mælt til at hækka prísirnar men at mann dagførir prísirnar og tekur støðu til hvarhvat hvat nivo tar liggja á og sovíðari tað haldi eg er rímiligt og tað er kanska eisini fragtprísir vit tosa um og alt tað men tað sum eg sigi tað er tað at og tað er eisini neyðugt við almennum stuðli til strandferðsluna í í komandi síðum tað e engin yvir um tað tí tí strandferslan ber seg ikki fíggjarliga um summi ag siga og o skal hava almenna stuðul og tað verður framvegis við saktast vm ein almen uppgáva at tryggja flutningstænastu í føroyum á ferðafólki og í misa mun farmaøkini og tí tí verður eftir altíð ein útreiðsla á fíggjarlógini men tað sum eg sigi tað er tað at tú hevði kunnað vist tú fekst vist tú fekst moderniserað sstannfersluna rationaliserað han eitt sindur kranska og laæktarhni undir aitt meira professionelt við ski so trúgvi at mann mann hevði kunnað kunna komið nokk langt bara við bara við títí mátanum tí í dag er tað í dag er tað eg veit ikki tað eg haldi at at ferðafólkaflutningur og sovíðari er tað er ei nokk tvð er ein uppgáva sum ikki vendovísin liggur í í einum almennari skip tað hevði ligið best undir einum partafelagi fyri seg sum ta almenn hátti og bleiv ritgevur seðina v út frá kanskaeit sidu meira handilsligum treytumum hvat tær vera í dag men har vit siga ikki tað at príturin kuld hækka tað sigur ikki tað verður neyðugt at at skaffa inntøkur til okkara infrakervi bæði frá betalningin við strandferðsluni og kanska við brúkaragjøldum og kanska við a hækka nøkur avgjøld um sovíðari tað veit eg ikki bara at fíggja alt á fíggjarlógini og lata íløukarmin bara bresta hvørjum ári bara við teimum útróplum tað ber heldu ikkitil longdini og visti man skal bara dúga upp á tann íløgukarmrin so verðu verða íløgin ongantíð gjørdar heldur
takk fyri at formaður
ja og so er tað pállareynatigvu sum fær eina viðmerking takk fyri mær dámdi væl tæ retoroysku útrættu hondina hjá khristian andreasen har sum hnn leggur upp til semju um umimfrasrakstrin og kanska eisini útbúgvingarnar framyvr millum anstøog samgongu tað ljóðar øgiliga gott men tað stendur bara í nokk so hvassari annsógn til tað sum samgongan ger tí tas samgongan ger tað er tað at landsstýrismaðurin hækkar farmagjøldur til suðuroynna og til sandoynna og tey uppskotini sum andstøðan hevur gjørt í hesum førinum bjarni hammer har sum mann roynar at fáa javnsett ferðaðo ogtað tey uppskotini vel s at at fella so so eitt er hvat mann sigur eitt annað er hvat mann ger takk
fyrr
christina andreasen takk fyri hara formaður vit siga tað at vit mæla frá samtykgi uppskoti tí landsstýrisvannum arbeiði við hesumher málinum í løtuni og tá ið tað verður arbeitt við at dagføra prísirnar og taka støðu til hvar skal prísirnir voðir liggja hvussu javnið skulu prísirnir vera og so haldi at landsýrismaðun skl hava frið til at arbeiða við tí og tí mæla tit mæla vit frá at samtykj ett uppskotið her vit siga ikki tað at tað skal vera vit slóa hægligur farmaflutningsfrísir til sandoyna og sovíðari tað siga vit ikki jú jó men lat nú landstýrismannin fáa møguleikan fyrst
væl koma við sínum uppskoti takk fyri har frá mær
ja so er ta bjarnihammergæakfyrhra formaður ja christin andreasen fórir fram at útgangsstøðistøði sum eg tikið í hesum her í avgerðini hjá meirilutanum o samgonguni er at eg leggja samgonguni er at landsstýrismann g arbeirðir málinum okur hava akkurát hoyrt fyra blanda g sandoy at taðheru ikki koyrt sett eitt komma ella sett skrivað ein bókstavur í samband við eini eina felags loysn um prísur og gjøld tí it hava kanska onkur misskiljing tað sum eg meiningin við hesum her er at javnseta prísirnur tað er t eittanasta at lækka prísirnar fer at økjist um sandoynni og suðuroynni sum eru so himmaligur munur á prísnum aðrastaðni til dømis tunnilsgjøldum men khristin andreasen snakkar eittanastað um at hækka prísirnar landsstýrismaðurin snakkar bara um hekkar prísirnar og prísirinr erufasthækkaðir farmaprísrin er akkurát farin upp ogkrioskprísirin eru eisini farnin upp hvar hvartað gongur altso akurásum eg veit ikkihvat er lykur siga tað er øgiliga ringt at skilja tað sum ligur
siga og tað sum tykur gera takk fyri
kristian andreasen takkfyri hara formaður tað er ikki rætt sum bjarni hammer sigur at eg havi sagt taðtvið aft mæla til t hækka prísirnar tað havi e ikki sagt ein orð í nakrastaðnis at dagføra prísirnar tað so tað sum bjarni hammer hevur fyrisligið í sín uppskoti so eisini skilji egteg vussu her tað er tað a tað skalvera eins prísur til allar rutir í føroyum óðansæð hvussu langar tær eru tað stað ska verata sama prísin at sigla um ja tað var ikki til kalsoynna sum tað skal vera frá frá tvøroyri til havnar altso tað er seinsna skildi uppskotið at man skal javnstitla allar prísir alt skulu tala tað sama tað er g væl heldur kinktpá tað er tað rætta at gera eg sigi bara tað at vit standa fyri ein stórar útbygging av strandferðsluni í stóra útbygging av srandferðslukervinum vit mugu finna ein loysn hvussu tað veður fíggjað frameftir sí tað skal eg hvussus gjaldast onkursvegna og tað verða ikki kundarnir ferðafólkini sum klára at betala alt tað verður fyri einstóran mun landskassin sum á sum at bera tað tað tað tunga lesið her beint og so er bær purnigurn hussu mann skul finansera tað og tað haldi eg ein øgiliga áhugaverd uppgáva sum aldi mant eyra at seta fyrst á skrá heldur en a fara at jaustera prísir við smyrli hundraðkrónum m handa ella tíggjutjúgu krónnu handanveg ogsovíðari tatað
tað var onkut endamál sum so meðan han arbeiði viðesin er
takk fyriharra formaður so er tað jákop mikkelsen harra formaður tað at dríva skiparakstur er ikki eitt einkult ting og tað koma nógva óvæntaði ting og tí trúgvi eg at at tað at havt strandferðsla í ein ein partafelag hevði gjørt tað munandi lættari hjá teimum arbeiði sum taið høvdu eitt sindur av fleksibiliteti í tað hevði verið lættari í allar mátar og fyri okkum løgtinginum at t dríva skiparakstur saman landsstýrinum er absolutt ikki nakað serliga nevnt tað síggja vit millum annað tenmum eykajáttansum nú koma menspurnigur er um vit ki áti t fara inn á eitt samferðslugjald soleiðis at allir føroyingar eru við til at gjalda og at visti mann tekur bilpartina sum eru blivun rætiliga stór sum nú betalir eitt gjald tvær ferðnar um árið upp á millum tvey túsund og trý túsund krónur um hálvárið visti mann spjaddi tað út á tólv mánaðar og kanska hækkaði tað itt lítiðsindur soleiðis at fólk ikki følda so tungt at betala veggjald so haldi eg at vit høvdu kunnað fingið meir pengar enn tann vegin og eg haldi at tað er neyðugt at landssýrismaðurin

cristian andreasen ja i har er rætiliga áhugavert tí tað sum jakum mikelsen sigur tí at visu vit bara krevja gjald fyri tey sum brúka leiðina bara krevja tey sum koyra gjøgnum handan tunnilin har so fæddur gjaldið fyri hetta er ikki javnt sum so tí er fyri at fáa fyri at fáa eina javna fyri at áa alla bera henna a at at berahendan kostnaðin so kann eitt uppskot vera mann setir nøkur gjøld á sum jakommikkesen sigur hægri velskatt tað veit eg ikki ferðaavgjald og eisini kanska soleðisni at vit fáa meira etabitalt frá útlendingum sum er her um summarið brúkar viðnæti ogsovíðari og og tað er nógvir møguleikar og og og og tað er at finna tann tta tann tann lætta loysnin sum semja kann vera um bara at hugsa um hvat mann skal betala viðvið ferguni til til kalsoynna og um tað skal vera trýss og hálvfjerðs krónur tað tað loysa einki mál hetta má loysir at tú fyr nógv
reiðari samanhangin baðav tað takk fyri formaður ja takk fyri síðani fari sirið stenberg orðið
ja tað verður víst til at landsstýrismaðurin arbeiðiar víð málinum og tað má eg siga at tað skal eg lova fyri at hann ger tí at hann hevur hekka prísin so væl er arbeitt jeg skal lesa uppskotið hjá ella minnilutaálitið hjá mær sjálvum og hevur postdattur og ingilin didereksen strøm tað er sjónfør søgn at at landsstýrið arbeiðir við nýggjum prísbygnaði hetta merkir at prísirnar í løtuni hækka fyri farmaflutning er tað fráboða at prísurin vegis smyrli hækkar eins og príshekking er fráboðað á sandoyarleiðini hetta er púra óskiljandi hav handi í huga stóra trýstið á at fáa tunnulskjøldini at lekka og helst heilt burtur príshakkingin fer bert at gera støðuna í útjaðaranum enn tyngri enn frammanundan tað fer eisini at økja enn meira um ójavnan ímillum økir í landinum í nevndarviðgerðini er tað komið púra greitt fram at farmaflutningskostnaðurin er ein avbjóðing fyri úthaðaran kostnaðurin á farmi saman við væntandi kapasiteti og fáum túrum er ein stórur báði fyri vinnuliga virksemi í úthaðaranum hetta ger vinnuna í økinum munandi verri fyri tá ið tað kemur til kappingarføri tí tað kappingaravlaðandi fyri vinnuna sum landsstýrið í løtuni ger við at hækka farmakostnaðin minnilutin er púra ósamdur í hesi avgerð og skilur als ikki av slíkt kann henda tað gerst alsamt lættari og styttri at ferðast millum ávísa bygdur og øki í føroyum fyri stuttum fingu okur eysturoyartunnilin ið bindur miðstaðarøki við eysturoynna og sostatt eisini meginøki munandi við undirsjóvartunnilin sum eru gjørdur eru vágoyggjin streymoyggjin eysturoyggjin borðoy kunoy viðoy og skjótt eisini sandoy bundin saman flutningssambandið til øki sum suðuroy og útoyggjar hevur sum so staðið í stað og tað ger at økini verða longur longur burtur frá meginøkinum so hvørt sum partar av landinum verða knýttir saman eitt er at mann hevur tað somu geografina men taðn merkjast hvørfall øgila týðiliga man er eg vít ikkiman kann siga úti oyða úti á sinn hetta ger seg galdandi bæði tá i tað snýr seg um hvat tað kostar at flyta ikkeg millum øki og eisini tá tað kemur tilat flyta á frakt ynskjaokur framhaldandi at styrkja tey økini sum ikki knýtta at meginøkinum er neyðugt at okur skipa grundarlag fyri arbeiðsplássin við at tryggja at fraktviðurskifti fraktprísir og fferðaseðaprísir ikki eggja til at flyta arbeiði úr økinum um okur framhaldandi ynskja fólkaog virksemismenning har tað ikki landafast so mugu ferðaseðlag og fraktprísirnar kring alt landið fyri føroyingar og føroyskar fyritøkur javnsetast sum skjótast tað sum hendir í løtuni er beint tað øvuta og tað fara okur undir ongum umstøðum at góðtaka og við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum sum bjarni hammer hevur lagt fram og mæli løgtinginum til at samtykkja tað at tá i eg sat og og hugdi eftir tá ið álitið kom út tá tonti eg m sum so at mann skal ver eitt sindur varin hvat mann ynskir sær tí ofta fer mann tað mótsatta og tað var so hvørfalt tað sum hendi í hesum høpi eg helt tað var heilt ótrúligt at uppliva at meðan mann situr og viðgera hetta her uppskotið og hevur hoyringar um hvussu mann fer javnsett farmaprísirnar so kemur ein útmelding um at hækka prísirnar at tað virkaði eitt sindur eg veit ikki um mann mum mannhevr loyva at siga tá mann ikki ordiliga stingur at fingur í jørðina men nú havi eg sagt tað kanska er ta ikki loyvi tað er fíinasta slag at mann fer inn og eftir hyggur ein príspina tað haldi eg øll eru samd í og eg haldi eisini at tey allarflestutaka undir við tí at mann ger eina skipan har fastbúgvandi kunna fáa ein legri prís tað haldi eg ikki er nakað problem men okur hava faktisk hoyrt tað í ordiliga leingi í fleiri ár eftir hondini og tí virka øgiliga trupult at koma víðari við tí og tað hava eisini verið onkrar joridiskar forðingar í tí sovíð sum eg skilji tí at hvat skal mann gera við ferðafólk og so víðari eg veit ikki vat hendir í tí málinum o okur hava so ongantíð verið boðin til til nakran fund um tað og egveit ikki hvat verða arbeitt við tí men tað er so einki sum tíður upp á tað at tað er nakað sum kemur og tingið fer til hús o nakrar dagar og tað er so ikki eitt uppskot sum kemur hesum enna ólavsøku so tað vil siga at tað er so einki sum hendir í hesum árinum at tað kemur nakar nýggjur prísbygnaður uttan tað at mann hevur hækkað prísirnar mann situr eftir við einum sovornari kensluliga aa útjararin ikki hevur nakran góðan í samgonguni og mann kann kki lata vera við athugsendand r setninginum sum bleiv við at verða sagdur undan valinum um at tað hevur vinnan tað gott sa øll tað gott tað er ombært ikki vinnan allastaðni tað stendur eisini í álitinum hjá meirilutanum at prísurin hevur ikki týdning altso tað dugi eg ikki at skilja at mann kann skriva sjálvfylgiligt hevur prísurin ein týdning men men tað er eisini komið greitt fram at kapasiteturin hevur eisini øgiliga stóran týdning at tað er eisini ein forðing tað er púra rætt men sjálvandi hevur prísurin ein týdning og tá ið prísurin fer upp so sigur tað seg sjálvt at tað er kappingaravlærandi fyri tey økini sum sum tað rakar og í hesum førinum er tað so tey økini sum eru veik frammanundan og hava legri miðalinntøkur bæði suðuroyggum og sandoyggin og nú fáa tey so lagt tað omaná sum kann gera tingini upp aftur truplari og tað sum so eisini ger at tað virkar so vónleyst la tað er tað at samstundis sum altíð hetta her kjakið koyrir mann bara koyrir prísirnar upp so blívu mann við at halda fast í hatta skal vera ókeypis aðrastaðni og tað tað tað fer upp á einlannan máta landið at fara í tvíningar og tað er ikki neyðugt tí tað ber væl til at finna eitt annað slag av einum gjaldi har øll eru við til at fíggja eg eri hvussur ein av teimum sum halda at ati okur skulu øll vera við til at fíggja samferðslukervi óðansæð hvar okkur búgva og øll skula framhaldandi betala eitt annað slag av gjaldi fyri at hava heina samferðslu tað sigur seg sjálvt okur hava fingið at vita at tann eykajáttan er á vegn i henm tingi og ganga ganga harðliga út frá at ein játtan er á tí eykajáttanini til at bøta um akkurát hetta soleiðis at mann ikki hækkar prísirnar í útjarðinum og við sæ vissæ tað er so at tað er ikki er ein játtan til tað við í uppskotunum so fara okur sjálvandi at virka fyri at fáa eitt inbroytingaruppskot gjørt soleiðis at at mann kann bøta upp upp á hendan ójavnan eg haldi ikki tað er í lagi at løgtingið kann ikki kann ikki frívilja fara inn og samtykkja tað at tú ger prísirnar í nøkrum økjum dýrari fyri vinnuna a tað ber simpulenn ikki til egvitikuman kan kkiat vera við sko sidur fullum
fimm takk fyri
bjarni hammerfarin á viðmerkingi úr svavn ja takk fyri teir har fimm ár ja eg má siga sum sigur steinbrúki eg skilji ikki hvussu hví at mann snakkar um mann snakkar um at vinnulandskvølda gott og útjaðar skal eisini takast við men beint nú er tað ein lítilur prosentpartur eftir har sum tað ikki er landfast og hvat ger mann so mann roynir og skrivar tað niður at mann ynskir ikki at javnsøkja nakrar prísir mann ynskir ikki at lekka nakrar prísir eisini her fáa í økjum í mun til hini tingini at eg veit ikki hvussu nógv er tann í gjáinum vágsum síða hetta síðstu tvey árini men tað er heilt eiliga kolossalt nógv og tað er eitt sindur undrunavert og faktiskt harmiligt at at síggja at tað er soleiðis tí at her eru smáar upphæltir upp um í mun til tað sum mann øll førin hevur
aðrastaðni takk fyri
harra formaður siri stevberg takk fyri harra formaður takk til barnar hammer ja eg haldi at tað sum hendir nú tað er tað er ein vaksandi ójavni ímillum eitt er millum fólk tað er tað eina men eisini millum økiur og tað er er ikki gott fyri okkara land sum skal vera sameint og tað kann gott vera tað at tað er smáar upphæddur men tær hava øgiliga stóran týdning fyri virksemið úti í økinum tað er eisini komið púra greitt fram í nevndini at prísurin hevur ein týdning men eisini at kapasiteturin er ein stór avbjóðing tað loysti mann so kann mann siga í sandoynni við at mann fekk eitt eyka skip men men har skal mann so betala ein hægri prís tað er so tað sum sum ein ónøgdur um sum eg væl skilji men men tað avbjóðingin hevur mann ikki loyst enn um suðuroyarførar men men vónandi verður tað loyst við tá mann finnast einlánnu loysn so at tá ið virkini koma meira upp í í ferð at at mann eisini fer at tey fáa avskipaðan tá har har er eisini eitt problem men hetta her er at løgtingið nú við hesum fer inn og samtykkir at tann skal ikki skal vera javnsettur ferðaseðlarnar
sla kostnaðir tað er alvorligt takk fyri ja takk fyri
ja tað heur verið rættiga áhugavert at viðgjørt hetta málið í rættarnevndini og eg vil siga at vit eru blivin nógv klókari upp á

kostnaðin av at flyta eina bingju við smyrðil øh menharraformaðu eg forbyrja við tí sum eg vísti á í í fyrstu viðgerð og tað er hetta her at vit hava hug at at at seta alt upp ímóti hvørjum øðrum men eg haldi at serliga tunlar og fergur hava settar upp móthvørjum øðrum eg haldi ikki hesi tingini kunnu beinleiðis samanlíknast tí tá ið tú hevur tunlar so hevur tú meira ella minni ein ómarkaðan kapasitet tú kanst lata ein eyka bil koyra ígjøgnum og tað kostar sum so einki evæntavist man kant rokna tað út so kanska nøkur oyru fyri at lata ein bil koyra ígjøgnum og og tí er tað eitt samfelagsligt argument fyri at at mann roynir at fáa prísin so logan sum møguligt soleiðis at íløgan verður brúkt meir bilar fara ígjøgnum og tað verður størri gagn av til íløgur sum mann ú einaferð gjørt tá tað kemur til fergur smyrðil og og aðrar bátar so er tað ikki avmarkaður kapasitetir tskipið er dýrt í drift og og kapasiteturin vísir seg at vera meira ella minni fult brúktur serliga tá að kemur til fragd umborð á smyrðil og tí hevur tað jú tað hevði lægt um tað hevði lætt um tað er vísa á at at tað er tað er ein foralt við stór byrða at at skula betala hesar seytjan hundrað krónurnar fyri at flyta einumbingju av suðuroynni men kapasiteturin er ein minst líka stórur trupulleiki og oghar vísa privatir aktørar á at at hesar seytjan hundrað krónurnar te er ein alt ov lágur prísur hjá teimum fyri at seta eyka kapasitet inn á hesa rutina tí haldi eg at tað er bara tað eru bara nøkur grundleggjandi ting og ein veruleiki vit mugu fyrihalda okkum til

øog an og annars vísti onkur hoyringspartur á at tað var enntá dýrari at flyta eina bingju av glyvrum til havnar enn at tað verða fáan úr vági til havnar so so tað vísir ikki at vera at endiliga at prísurin er nógva størsta avbjóðingin tá tað kemur til fragt men men so er tað sjálvandi eisini ferðafólkini og tey tey betala ein ein væl hægri prís tað er tað er eingin

og men vissu vit líka halda okum til frags so so bleiv eisini staðfest at tað er øgiliga harð hørð kapping á hesum økinum her øgiliga nógv flutningsfeløg sum sum melda seg inn í kappingina og tí vísa teir øllumær ter hoyringspartarir vit høvdu inni á at prísurin er pressaður niður botn og og teir ikki klára at leverað kapasitet til handan prísin tað hevði annars verið tað besta tað tað vístu fólk á at at at skilt fragd og og ferðafólkaflutning frá hvørjum øðrum soleiðis at mann fekk gjørt tað meira effektivt og hesi tingini ikki koma í konflikt við hvørt annað

og um mák kannarnar siga at ja at at landsstýrismaðurin hann arbeiðir visi málinum við einum nýggjum prísbygnaði og haldi at hann nokk sjálvur kemur at greiða nærri frá hesum her men vel barð undirstrika at at hoyringspartarnir vístu brúktu minst líka nógva orku upp á at vísa á at kapasiteturin er ein trupulleiki her mann hesin uppskotinum vísir á at mann ynskir javnsettar ferðaseðlaprísir

og og so lækka tað og so fær mann størri størri gagn burtur úr tí otað er tað er bara nakað sum hann hevur hevur valt at gjørt vit hava hinvegin fleiri tunlar á landi vit fáa tunlar noran fjalli nú sum sum kosta eina hálva milliard og vit skulu ikki betala eina krónu ikki eina krónu í brúkaragjaldi fyri at koyra ígjøgnum hendan tunnilin og og og allar aðrar tunlar sum eru á landi skuldu teir kanska ikið verað tiknir við tí tað eru fleiri sum vísa á at vit skuldu spaðja brúkaragjaldið yvir av allir tunlar og so eru tað fergurnar og tær eg haldi ikki mann kann madria sama paralell frá fergunim yvir á tunlarnar sum eg hevi akkurát hava víst á við við kapasitetið men tað merkir ikki tað merkir ikki at mann kann ikki kann fara politiskt inn og og stuðla og og o fáa prísin niður men men tær eru øgiliga dýrari drift so er tað bensin og disil altso tað eru e uttan iva fleiri borgarar sum koyra serliga áðrenn eystrartunnilin tað vóru teir fleiri borgarar sum koyrdu í hvussu er tvey hundrað kilometur um dagin meðan aðrir kanska sum búgva í miðstaðinum koyra millum tíggju og tjúgu kilometrar um dagin og tá er tað teir sum koyra longst sum betala nógv meira enn tey sum búgva í miðstaðinum tað var hundrað og trýss kilometrar bara frá úr hvannasundi og og aftur til havnar vist eg taki støði tí har sum eg búgvi og og onkur hevur enn tá longri strekkið og so hevur mann síni ørindi aftaná aftaná arbeiðið og tá tað blívur tað á góðir tvey hundrað kilo metrar tað er eisini ein vinkul uppá hetta her so er tað veðgjaldið tað er kanska meir solidariskt virðisgjaldið við sølu av bilum her er øgiliga nógv fyr gilia øgiliga nógv mann kann fara skrúva upp á men mann velur so akkurát at seta fergurnar upp móti tunlunum og bara har eg havi roynt at víst á at tað eru tvey ymisk ting vit fáa nógv størri gagn við at at at tunnilsprísurin er so laggur sum møguligt men mann kann sjálvandi fara inn við við einari størri játtan ella ella hvussu mann velur at gera tað ella mann koyrir meir yvir á bensin og annað fyri at fáa ferðaseðlaprísirnar niður tað er sjálvandi ein møguleiki men nú nú arbeiðir landstýrismaðurin við einum nýggjum prísbygnaði har eg haldi tað skal vera
ja takk so sná viðmerkingar
siristenbergtakk fyri harra formaður ja tað at kapasiteturin eisini hevur týdning er ein stór avbjóðing tað er eisini púra greitt komið fram í nevndini so tað er eisini nakað sum eg haldi mann eigur at hyggja uppá men prísurin hevur sjálvandi eisini týdning tað tá kemur manikki undanum tað hevur eisini hoyringin víst steffan klein poulsen var inn í osin her við at ikki at seta økið upp ímóti hvørjum øðrum og tað eri eg púra samd í at tað er skeivt at gera men tað er tað sum hendir tá i mann fer inn og hækka prísin í einum øki ella tveimum økjum og ikki restini tað er ikki rætt at gera altso tá ið tútá ið tú ger sovornir ting so so skaðar tú eitannað við samanhangdskraftini í í einum landi vist tú bara letur nøkur blíva við at fáa hækkaðar prísir meðan tú samstundis snakkar um at onnur einki skulu at betala tað má vera eittlannað við at øll eru við til at fíggja tað er tað er eitt annað sum sum skurrar í hvørfalli mínum oyrum og tað hevur ikki enn í hvørfall eydnast at finna tann rætta leistin sum halda okur eiga at finna

steffan klein poulsen ja altso jú tað varð summir hoyringspartar s vístu á at tað var ein forólt so stór byrða heta her við flutningi úr suðuroynni men tað var eisini aðrir sum vístu at at tað at tað kostaði minst líka nógv vissu ikki meir at fáa fluttan at bingja úr glyvrum so hatta er ikki so ræðuliga svarthvítt sum hann vil gera tað til og tá tað kemur til prísin ja og hett her við at seta øki upp át hvørjum øðrum hatta er hatta er ein ein diskusión ella ein forhandling sum man má taka upp tí at sum eg vísi á og fleiri onnur ava vísta á so er tað so ræðuliga nógvir parametrar tú kanst skrúvupa altso er tað meir samhandsfast vilskuvit betala fyri allir tunlar tíggju krónur fyri allir tunlar er tað meir samhandsfast ella ella skulu vit heldur fara yvir eftir veggjaldinum so øll sum eiga ein bil eru við til at fíggja ein størri partur av hesum her so fær mann onnur brúkarakjøld niður altso tað er ikki bara tunlarnir og ferikurnar er eru so ræðiliga nógv annað mann kan fa hn ea skrúva
ja
brandur sandoy takk takk fyri harra formaður eitt sum mann í øll førum ikki kann fara inn og skrúva beint her og nú tað er
tð er longdin strekkið tíðin sum verður brúkt upp á at flyta hesi tingini suðureftir ví smyrli tað tekur tveir tímar óansæð um sum stendur á høvdinum so tekur tað tveir tímar og og inn á glyvrar tekur tað altso tíggju minuttir ella eitt korter tað er ótrúligt at tað skal kosta meir at flyta eina bingju ná glyvrar inni at kosta suður til suðuroyar serliga tá ið ið tað kostarin í seytjan hundrað krónur at fáa heina til suðuroyar og tað kostar fýra hundrað krónur at fáa hana í í undirsjóvartunnilum tað hatta úttalisi frá steffan klein poulsen skilji slett ikki at tað skal at tað skal kosta meir at fáa eina pyngju á glyvrum inn at fáa haina so til suðuroyar tað tað tað skilji eg sleti einki av eg haldi at etta hasi hesin ójavnin sum er blivin í samfelagnum eftir hondini har sum tey sum hava ikki hava tað landfast simpultenn verða útraderaði av hinum hann hann hannklæðir ikki nakrar
steffan klein poulsen ja eg eg veit ikki heilt hvat ligur aftanfyrihar men men sum eg hugsi um tað tað er at tað eru allarhelst privatir aktørar sum sum røkja flutningin frá glyvrum og yvir í miðstaðin meðan strandferðslan veitir ein ein ein konstian lágan prís sum privatur ikki klár at vera og tí blívur prísurin faktiskt dýrari av glyvrum men tað bleiv so eisini upplýst at tað liggur oftani skip inni ni í skálafjørðinum og tá blívur tað nógv lættari at at at flyta tað harfrá og og bíligari og og tað er hetta her atað er hetta her við tíð og kapasiteti sum er tann størsta avbjóðingin í suðuroynni og og møguliga eisini í sandoynni og og skipini koma ikki líka gott inn har tí at har er ikki nokk av bingjum at at heinta uppá eingang og tí gongur roknist ikki ikki upp
er okkum upplýstja
dihammer formaðurin í miðflokkinum vita hvussu seffan klein olsen ferð við suðuroygni og oyggin har sum støðin sum ikki er landfasn mann formaðuri sum vita tað tað er eitt annaðstað tað oyggin sum formaðrin í miðflokkin er føddur í uppvaksin

steffan klein poulsen ja harra formaður tað verður nokk tikið sum har kritikkur ímótir sjónarmiðin hjá bjarni hammer o øðrum tað eg royni at vísa á at tunlar og fergur ikki eru tað sama eg havi vit vit í rættarnevndin meirilutan í rættarnevndini ongantíð sagt at at prísurin skal hækkast fyri suðuroyingar og eg vísi hinvegin á at ja vit kundu gott fara skrúva upp upp á bensin og veyðgjald og annað fyri at lækka hesir ferðasælakostnaðirnir men so er tað onkur annar sum kemur at betala meira altso so er tað tey sum koyra tey langu strekkini sum komma betala meir og ta at tað er ikki so einkult tað er ikki so einkult sum fleiri vil gera tað til at finna hesa samhanldsfast skipanina tí at tað eru so nógvar ymiskar indressur vs ku taka meg ístaðin tey tað vildu fegnast um vessu veðgjaldið fleyð niður og á alt fór yvir á bensin og ysil tí tað eru jú tey sum búgva í útjaranum sum koyra nógv
strekkin
so er ta jóhannes joensen ja takkfyri har formaður ja bara viðmerki stefsefan klein poulsen eg hugsi at fyri útajarin er er flutningur ein grundleggjandi tænastu og visti mannhevur hug til at miðsavna tænastur jamen so er mann noyddur til at betala meir fyri at koma til tær tænasturnar tí haldi eg at mann skal hugsa um at øll hava somu møguleikar í samfelagnum fyrr ver tað soleiðis at fraktin at fragtskipini sildur runt í havnnar og avskipaðu áskipaðum nú skal mann ogáskipa tveystøð í føroyum ella trý so alla tíðina so má mann hyggja eftir eisini hvussu samfelagið skeru saman tí haldi at mann má hugsa um at mann ikki brúkar for nógva orku og pening til flutning tí tað er órættvíst mín fyri fyri útaðarina í øllumføru
fyri mítt viðkomandi takk fyri
steffanipoulsen sjálvandi skal útgerðrin hava flutning til frá sínari oyggj men eg vísi bara á at her er ein avmarkaðr kapasitetir hjá strandferðsluni og hann kostar og tað sum privatir aktørar vísa á tað er at hesin prísurin er forlágur hjá teimum til at koma inn olivera meira kapasitet so her er altso her eru nøkur heilt grundleggjandi ting sum mugu fyrihalda okkum til tað er at ja tað kostar tað kostar øgiliga nógv at hava fergur í siglandi og kapasiteturin er avmarkaður men jú mann kann gott fara inn og forseta við við meira stuðli og ja at halda teð kundstija í gongd er kanska kanska ikki tað rætta orðið men altso tað er ikki til henda prísin og og til tað ynskta kapasitetin so fært tú ikki hildið lív í tí uttan at tú fert inn við morstuðli og so skal mann heinta teir pengarnir onkrar aðrar
ksrsanna frá takk hara formaður jatakk so er tað bjarni hammer sum fær orðið
fyri harra formaður tað heverðu víst fram er tað tað er ikki so einkult tað er nemliga so svára svárað einkult vilt tú blíva við at gera mun á føroyingum ella vilt tú ikki gera mun á føroyingum tað er taðsð hannger føroyska samfelagið løgtingið landsstýrið hava seinastu árini knýtt alt føroya land saman faktiskt næstan tað eru nøkur fá prosentir eftir tá ið eysturoyartunnlin opnaði nú er tað tað er eingin tíð at koma nr til norðuroyggjar tað er eingin tíð at koma til miðstjaðarøki taðr líkaskil skjótt at koma til vágarnar og so víðari

tí er tað nemliga so svárasimpul ynskir mann at gera at blíva við at blíva við at knúða ein part av fólkunum í føroyum niður vil mann blíva við at halda tey niðri ella vildi mann bara lyfta tey upp inntil til dømis suðuroyingarnir hava fingið ein suðuroyartunnil hevði tað ikki kanska verið skilagott at lat okkum fáa javnsethisu prísni til dømis smyrli til sandoynna inntil tað verðið koyrandi millum oyggjarnar inntil tá tá verður eitt gjald kanska á einum tunli sum vónandi farið í gongd heilt skjótt men so leingi mann blíva við altso blívar við hvussu man er gjørt nú nú ætlar mann at samtykkja við hesum her uppskotinum her at hetta landsstýrið siga t okur fara ongantíð so leingi sum okur sita at javnseta nakar ferðaselta prísur og eg veit ikki hví man brúka so nógva tíð uppá at snakka einar hvat bingjurnar kosta jú tað er dýrs tað kostar sirka fimm túsund krónur fyr eina fyritøku at fáa eina bingju til havnar men ein stórur partur av tí fer ikki til strandferðsluna men eg má líka siga tað og kanska upplýsa hetta høga ting at tað eru ikki bara bingjur í suðuroynni tað eru heldur ikki bara bingjur í sandoynni tað er ein rúgva av fólkum sum búgva t er ein rúgva av fólkum sum búgva har sjálvt um sjálvt um alt føroyar er næstan knýtt saman í eitt vegakervi so er tað ein lítil partur av samfelagnum sum slett ikki er

m ynskimann hvat kostar tað hvat kostar tað til dømis at siga at øll ferðafólk sum sigla í føroyum í føroyum allir føroyingar betala bara fyri bil tað kostar tað tað kostar sirka tólv milliónir fyri øll allar føroyingar í føroyum betala tað gjaldið sum eg nú fyri bil so kostar tað sirka tíggju tólv milliónir eg haldi eingin øll klappaði tá ykur hekkaði hekkaðiløgukarmin fyri fyri tunlanársfjall tað var fantastiskt hekkaði eintrý hundrað milliónir ella batr ikk gjørt tað koma nakar eykajáttani niðan í tingi nú frá frá landsfíggjamáli landstýrismannum og fíggjarmálanum altso ha er á øllum førum eg veit ikki hvat tð er yvirhøvur í at skett tað men tað er øllu førin yvir hundrað milliónir tað er tí at landsstýrismaðurin heldur at øll onnur skula fáa yvir hundrað milliónir soleiðis men ikki ein lítil partur av føroyingunum sum eittannasstað hava verið útsildur nógvar um mann ætlar at samtykkja nú at hendan samgongan harra formaður fer ongantíð at javnseta nakrar ferðasellarprísir í

landstýrismaðun í fíggjarmálin er tann størsti forsporgarin fyri at fáa tunnilsgjøldini vekk í føroyum soleiðis at landstýrismaðurin slppur frá at betala eina krónu fer at koyra frá gott nokk eitt sidur av bensin frá sínum bústaði til sítt arbeiðspláss ella føroya eini í norðuroyggjum til havnar til til til miðstaðarøki hann berjist hann hevur sett samgonguna upp á spel fleiri ferðirnar fyri at fáa gjaldið vekk men sigur nú prísirnir skulu ikki javnsetast við til dømis prísirnir sum suðuroyingar og sandoynkar betala jaspur langaard altso eg sjálvandi trúði einki upp á hann fór at gera nakað við hasa hóttanina men tað virkaði sum um at ætlað at melda seg úr samgonguni tí hann skuldi betala fimmoghálvfjerðs krónur frá koyrigjununum og eysturoyartunnlilnum við fullum bilarfólki alla familjuna við suðuroyingar betala fimm hundrað hann setti faktiskt næstan samgonguna upp á upp á ein eina knívsegg

og so situr mann og snakkar um jame tað er ikki tað sama at koyra íjøknei tunnil og koyraikjøknein a fergu nei tað er tað gott maga ikki men tað snýr seg um at okur øll eru føroyingar í føroyum og at okur flyta okkum frá a til b tað er tað tað snýr seg um og tað verður eisini víst fram at ein tunnil er nógv nógv meira effektivur hann er nógv hann er nógv betri fyr samfelagi sjálvandi er hann tað men hann er eisini dýrur hann skal eisini betalast o tað skal føroyurnar eisini gerast men beint nú beint nú hevur mann næstan knýtt alt føroya landi saman næstan alt uttan ein lítlan part av føroyum altso hví skal mann blíva við at veat mjólka tey omjólkaði seg fái í hesum førinum suðuroyingar sandiingar og seta nøkur onnur afturat í mun til restina tá ið alt annað skal

tí er tað óalmindiliga keðiligt heta e eit uppskot til samtyktar altso hetta uppskot til samtyktar sum sigur vónandi segði at løgtingið veist hvat hetta her ber seg til okur ynskja at javnseta prísirnar og okur fara at arbeiða við at millum annað kanska lækkar prísirnum hávtrýss prosent fyri búgvararnar fyri tey sum búgva úti í einum øllum førum inntil at tað verður landfast tað vildi vera tað fyrsta sum verður gjørt tá ið nýtjstýrið kemur til tað verður tað tí mann kann ikki mann kann ikki halda ein so lítlan part niður láv viður at halda niður tann dagin evsturyartunnilin opnaði tá fór hesi økini kanska tíggju ár longur aftur tíðina móti restina av føroyum

brandiondoy í tann einasti í samgonguni einasti samgonguni sum heldur at mann ikki skal gera sa stóran mun á fólkinum í føroyum taðn einasti restin roynir at koma við faktiskt eg má siga kann mann siga vánaligum umskylningum fyri at forsvara at jamen lati okkum síggja tae dýrt at sigla tað er ikki so dýrt fyri at prísurin hevur ikki nókk nógv at siga fyri fyri fyri vinnuna til dømis í suðuroynni hevur prísurin ikki nókk at siga altso tað kostar fyr ki úk vusu snakka um salt saltfisk tað kostar eitt eina krónur perkilo at flyta eitt kilosalt frá føroya saltsugu ti til suðuroynna eitt l eitt og tað er fimm milliónir um árið bara fyri eitt vtaka tapari sum at

bar teimum vón um ikki annað øllum førum at mann royndi at vera eitt lítið sindur at bara vísti eitt lítið eitt lítið sindur vaði r av viðvind í hesum her álitinum eitt lítið sindur tá eg kundi hava fólk sum sum eg segði jaspur langaard sum setti samgonguna upp á spæl okur hava okur hava okur hava eisini erhard joensen ði og búðileikasta suðuriy í nógv ár beint nú hanva okur eisini ein hvalping ella ein samvikking inni altso eg meiniseg við at hetta her snýr seg simpulen um at siga tað at at hetta høga løgting eisini hugsar um tykur sum búgva í útjarðanum og betala tretivu ferðir so nógv faktiskt sum landsstýrismann skal betala tí hann kemur vel í

og eg sigi at vissu tykkur bara lkku snakka um pengar við sýg allir føroyingar sum enn eru útistongdir allir føroyingar sum enn eru eru hildnir uttan fyri hetta her vegakervið sum e ikki bundið saman so kosta tað millum fimm tíggju og tíggju tólv milliónir allur betalir teg fyri ein bil tú betalir fyri bilum fullum av fólki ókey latið okum halda tað har sum tað er haldi tað har sum er og so ferðasienigatir tað kunnu tykur hugsa um tá ið tykur fara viðgera eykajáttanina hjá landsýrksmanninus gjøgni fríggjadagin hugsa um hana hugsa um hana hon verður langt langt yvir hundrað milliónir langt er hundraðmiliónir m ætlar ikki seta eina krónu av og tað mann skal iki siga tað allarringasta tar ringasta er ti tat man er líka glaður altso er eingin ivi um útjarðin eg kansn gott so nokk siga h til suðuroyki sum betalir tað heilt stóra gildi í hesum her tað e eingin ivi um tað suðuroyggin eigur ongan góðan ongan góðan í samgonguni ongan ongan góðan í samgonguni yvirhøvur hetta er nakað sum sigur tað er gott at búgva í suðuri okur ferðast bíligt til miðstaðarøki nøkulunda sum øll hini og har taki eg slett ikki nakað annað við hvat tað kostar at vera ein heilan dag í havn yvirhøvur ikki og eg vil enda harra formaður at siga at tá ið hetta hugsi eg um tað tykur sum hava lítið synda tekkir til suðuroynna ella til útjaðarin sum ikki landfæstur tá tykur samtykkja tað táð tykur velja at fella hetta her so samtykja tykkum samstundis som stendur í álitinum at mann hendan samgongan ætlar ongantíð at javnseta nakrar prísur
nakrar prísir í føroyum takk fyri at fáma
eru nakrar viðmerkingar siristenberggerssvæltakk fyri harra formaður ja fýrt fram eft her við at tunlar og feroyur eru ikki tað sama men tey skulu hvør fara at brúkast til tað sama tað er til samferðslu til at koma aftur og fram so tað er okkurt sum týðir upp á at tað eru a og beborgarar eisini tá tað kemur til hetta her økið og kanska hava okur ongantíð havt eina so seuntralistiska samgongu sum nú tí at útjarin eigir ongan góðan tí g eri samd við bjarna hammer í og kost spennifitt kann mann so slett ikki brúka til til eitt eitt øki sum føroyar sum liggur sum spjatt høvuðs pjaddað búseting tí vist man skuldi havt tað skul pa ongan útjðar hava nú kemur ein eykahjáttan niðan okur hava so ikki sætt hann enn men eg veit eg ikkium tað passar at hon er yvir hundrað milliónir men vistu t er soleiðis at tað eingin moli kann fella av tí til hetta her økið so er tað eingin ivi um at okur mugu gera broytingaruppskot báði sjótt til tað soleiðis at okur fáa sett pengar á soleiðis at frðanei fraktprísurin fer niður aftur tí tað at mann hevur valt frá samgonguni at fara inn og hækka til suðuroyna og sandoynna
ja takk
væl bjørn hamar tað sum er tað sum er so forferdiliga syrgiligt haldi eg í hesum her tað er tað at mann eisini meðan málið verður viðgjørt í nevndini so hekkar mann prísin altso mann hekkar prísirnar meðan málið liggur verður viðgjørt í um at lækka prísin
palsiannesen segði tað er at ferðast er at er at liva men altso tað er tað sum knýtir okkum saman at okum kunna eta lítla landið kann okur kunna sótt sleppa ímillum tætt klokvan annanog taðer fantastiskt at mann hevur bygt útbygt sandferslukervið so gott su hann hevur gjørt men tað er líkan partur eftir enn og í ringasta føri kann að kanska kanska ganga tíggju ár áðrenn okur at tað er landfalst til suðuroynna til dømis men tað skal líka sigast afturat at tað er ikki ein krónaset av ella verður sett av fyrr enn tvey túsund og fimmogtjúgu sum veruliga munar men okur vóna at tað verður gjørt okkurt á tí økinum eisini takfyrhara formaður ja takk soera
eli poulsen fær en viðmerking ger suvælja takfyri harra formaður eg kann fylgja bjarna hammer løgtinsmanni í nógvum sum hann sigur og eg eri eisini samdur at prísurin kanska serliga visti tú tekur suðuroyarleiðina sum aitt dømi har tað er øgiliga dýrt at reisa at hann skuldi kanska verið nakar læðri at fhar at hava púra javnar prísir runt føroyar t e skalt betala tað sama at sigla eg av sandi til til til skúvoyar sum at sigla at vørur er til havnar tað er fyri at siga frá mær í mínum høvdi slett yvirhøvur ikki ordan ater holið í høvdi at mann skal betala ein undirprís hjá okum samstundis at mann skal betala ein yvirprís hjá hjá skúvingum tað er ikki samhaldsfesti ikki mínari veg men tá tað er sagt so vildi e vildi eg hildið at bjarni hammer sum hevur eitt øgiligt harmljóð her á tingi hevur sitið í fýra ár o hesi harmlióðini hjá honum vóru púra steindey tá omann gjøyrdi einki allíkavæl so eg haldi at bjarni hammer harmast fýra ella tvey ár
stutt
ja takkger so væl bjarn mæ fyrar formaður ja eeg haldi til dømis sum joneli fór fram at skúvingarbetala ja tað taið slólu einki betala hvís skal teir betala har búgga so fáa fólk kundu tey ikki fingið gradiskt farloyvi aftur fram tað skuldi ter gjørt strandførslan skal halda sína játtan tað ereingin ivig um tað og strandfrslan fer ikki játtanina at hanga saman við sær prísirnir í útjarðinu ella við ferunum skal lekka niður á tjúgu krónur fyri hvønn vegin tað verður hann ikki tí er mátin at mann skal hækka játtanina til standfersluna og oyramerkiina sympultenn til at lækka prísirnar ikki fimm hundrað túsund ela nakað fáa krónu hann skal veruliga muna oppsukutu uppa tíggju milliónir og kloppa tjúgu milliónir á játtanini og til jon eli poulsen eg veit ikki um eg skal tíma at tríva nakað millum annað at har er nakað tað veit hann gott av hvussu nógv okur gjørdu fyri suðuroynna tað tað var allur alifiskur skuldi virka sær suðuri lóg onum sjálvfeingi hvussu tað fs
tveara tveyara búskaparbreyt jtakk pedagogbúting kolvbarartunnilin kepasavnið altso t veit tíðin er farin eiso er tað viðmerkjari tað er
fysteffan klein polsen ger su væl ja takk hara formaður nú vísir bjarni hammer á at hann vil hava javnsettar prísir og vissu vit fyri halda okkum til smyril so kostar hon á leið hesar hundrað milliónirnar um árið har hálvfjerðs er er yvir skattin og hinar tretivu yvir fragtprísir og o og ella fragdinntøkur og og fyri ferðafólk so hug at spyrja bjarni hammer vissu vit skulu eisini fáa hesar tretivu miliónar yvir til til skattainntøkurnar altso hvussu hvussu vildi hann so gjørt tað roynt ítøkiliga skulu vit bara hækka játtanina sum nevndi tjúgu tretivumliónir ella ynskir mann kanska at skrúva baðrar bariaplar fyri at javnsett er að er tað onkur sum betalið for lítið ella hvussu vildi bjarni hammerjavn
hetta
jatakk gersvæfyrar formaður millum annað eg haldi sjálvandi skal játtanin at hækka nú vist tú vil skrúva upp á nakað tað eitt tað fyrsta sum hendan samgongan gjørdi hon tóku hundrað og háltrýss til tvey hundrað milliónir sum fiskivin sku betala minni har gjørdi man sa eina sparing har sum nøkkar heilt heilt fá fungið nakrar yvir hundrað milliónir eyka har kundi e eisini vera gott at skrúva eitt sidur upp á har alulógn ka hvð henni tøkugjaldið her nokk at skrúva upp á sum mann vil tað men mann vil ikki skrúva upp á tey fái sum tjena milliardir mann fer eftir teimum sum ikki hava nakað serligt forvegan tað er har tað er og tí er stefan klein poulsen og eg sjálvur so heilt ekstremt langt burtur frá hvørjum øðrum hugsanarliga hann hugsar ikki í fólkum hann hugsar í kostspennifitt og tað er ikki tað sum okur kenna kenna formanninum í miðm
klokkini fyrr takk fyri formaður ja takk
gerso væl jaspur langord fyri viðmerking ja takk fyrha formaður nú vildi bjarni hammer vera við at sitandi samgonga ongan góðan hevði í suðuroy eg haldi at tað eru bara tvey ár síðani at tann andstøðan sum situr í dag sat í samgongu og hevði vist hendrik old sum landsstýrismann í samferðslumálunm eg míni mann hevði allar sum helst møguleikar til at fara inn og gera góðar batar og fara vit eitt lítsindur longur aftur so var tað fólkaflokkurin sum hevði landstýrismannin í samferðslumálum og har mann millum annað flutti strandfertluna til suðuroyar so eg haldi at at sitandi samgonga sum í dag er tey sum hava gjørt skal nakar er í gjørt so er ta
sig tað samgonga sum um gjørt tað takk fyri
ja takk gerst tú at biðja nevmur tað er eingin tað er tað var ein góð gerð at flyta samført á suðuroyar tað var øgiliga góð gerð men tað er men tú skalt minnast til at seinast samgongur tað hekk høgt halið við trimum okur bygdu kannbátanga út so at hann kundi leggja í øllum veðrar suðuri so tað ber til at sigla suður aftur og fram tað bleiv gjørt tað bleiv millum annað gjørt søgdu báðir túrar upp á okkum afturat og nú kemur mann við og nú kemur mann og nú higartil longu higartil og steðga bara higartil tað sum er niðurstemmað her og okkurt hevur verið uppskotir samtyktar tað er ikki nógv uppákið tað víspar mann ynskir tað at seta stovn partafelag á suðuratunnil fatt suðuroyingar leggja heldur ikki í suðurrunnan leggja slett ikki í og pengar gróðarbeint í hvalba vegarbrekkin hjá honum sikkurt stemma niður á eisini og at javnseta prísir nakað sum rakar øll fólk í suðuroynni øll og á sandoynni og í tí í særum øll
tey vildu fingja positivt upplivilsi frá hesum samgonguni tá vildu tey hava fingið ja takk men tað fáa tey ikki takk fyri má so er næstur at røða brandur
ger su væltakk fyri harra formaður eg segði undir fyrstu viðgerð ati hetta var eitt øgiliga gott mál og at mær dámdi hatta málið øgiliga væl tí at mær dámar faktiskt øgiliga væl grundtankan í hesum tað at viti sum eitt oyggjasamfelag ikki diskrimineraat borgarar hava vit ikki øgera tað ómøguligt hjá ávísum borgarum í landinum at búgva í teimum partunum av landinum sum skulu vera til fyri at halda hesum til eitt land og ikki bara ein ein ein ein bý ella i miðstað vit fara at taka eitt eitt hugsað dømi steffan klein poulsen var inni á hesum her við at tað tað var allarhelst dýraria at flyta eitt eiles millum havnina og og glyvrar enn tað varð at flyta suður til suðuroyar úr úr havnini øh tað dugi eg ikki ordiliga at at at síggja veruleikin er í dag at skal steffan klein poulsen sum býr í hvannasundi rhar áleið hava eitt eitt serla úr hundsarabotni so skal hann betala hundrað krónur fyri bilin fyri at fáa hann millum klaksvík og eysturoyn hundrað krónur afturat tí so skal hann betala sjey hundrað krónur g tíman fyri ein lastbil í alt fimtan hundrað krónur so hevur hann skervin í túlinum hjá sær í hvannasundi fimtan hundrað krónur vissi eg skal hava eitt scerlessuður trandoynna so betali bilurin fyrst hann betalt í elliv hundrað krónur men nú er tað farið up í tólv hundrað og fimmoghálvfjerðs krónur innan fyri ja tað seinastu vikuna afturat tí so skalu vit brúka eini fimm tímar á sjey hundrað krónur tavil sia fimmogtretivu hundrað krónur afturat teimum tólv hundrað og fimmoghálvfjerðs nú eru pi á fýra túsund sjey hundrað og hálvtrýss krónum afturímótir einum sum býr í hvannasundi sum betalir fimtan hundrað krónur fyri sínskjerv tá ið hannheur fingið altso eri ikki munur á er ikki munur á hvussu vit behandla borgarar ísm landinum jú tað er og tí sigi eg at at mær dámdi øgiliga væl hetta uppskotið og mær dámar ikki niðurstøðuna frá meirilutanum sum komin út aftur øh tað sum er hent síðani hetta her málið kom fram er tað ati vit høvdu ein ófatiliga stóran ójavna nú hava tað ein uppaftur ófatiligari størri ójavna síðan hetta málið kom fram og eg havi einki ímóti ella vit sum sum hava sum ikki hava landfast vit hava absolutt einki ímóti at gjalda fyri at ferðast og vit gjalda eisini við gleði fyri at ferðast tí at alt ferðasamband skal betalast óðansæð um tað er landfast ella ikki landfast og tí hava vit slett yvirhøvur einki ímóti at at betala yvirhøvur fyri at ferðast men vit velja ikki vit vilja ikki vera traðkaðu á vit vilja ikki vera fyri órætti í hesum landinum tí at vit hava valt at búgva onkra aðrastaðni inn har sum tað e landfast tað vilja vit ikki vera og vit vilja so slett ikki verða løgd undir frá ávísum persónum at vera órímilig og at vera ein byrða fyri landið ígjøgnum nógv áratíggju aftur tá ið mann hevur farin so greitt og grelt eftir sandoingum og teimum sum búgva sunnan fyri skopunafjørð í hesum málinum um ferðaseðlagskostnaðin frá landsstýrismanns síðu av so má mann eisini vera klárur yvir at vit sum sita í løgtinginum í øllum førum eg kome at brúka ta mandat sum eg havi her inni
takk fyri harra formaður ja takk so eru tað viðmerkingar
tað er stefan klempol sum gjørt væl har formaður tær í sambandi við hetta her við við flutningin úr klyvrum tað kann tað kann væl vera at hesin aktørin hevur eina interna loysn tá tað kemur tá tað kemur til flutningin úr vági men tí at tað passar at aðrar aktørar vístu at tað er væl dýrari tá eg hugdi at tølum einaferð afturat men fyri hendan aktørin var tað dýrari at flyta úr klyvrum og hvannasund var kanska ikki tað besta dømið at taka tí at har er øgiliga nógvur flutningur sum hevur verið umskipaður bæði áðrenn tær fóru at gjøgnum tunlarnar millum tunlarnar og í kosta vænti eg nógv meira enn hesi seytjan hundrað krónur sum hevur farnu at gjøgnum smyrilsu í tað tí landfast hevur slekkj verið nøkur grundarlag fyri at tað verður bíligt tað hevur sanniliga verið dýrt at flutt til hvannasund og nógvar aðrar bygdir har tunnlarnir er simplanina verið forsmalir so tað er ikki so einkilt altíð sum sum
sum eg hava hog at gera tað tilhar frá mær
ja takk ndersanduar ger sovæl takk fyri harra formaður tað sum eg lýsa eftirlýsi tað er samhaldsfesti ella tað er at vit øll eru saman um at lyfta efta samfelagið óansæð um vit búgva úti í fugloy av um vit búgva í havn ella vestur í vágum ella suður í suðuroy vistu mann áleggur teimum størri byrðar sum hava ta tyngru leiðina og ta tyngstu leiðina og kanska áleggur teimum ein eyka prís tá ið teir fara í handlarnar at keypa vørur og tekur kappingarføri frá teimum tá ið tey standa á flakavirkinum og virka fisk so taki e ikki undir viðtí yvirhøvur tað er so øgiliga einkult við tí
ay
ja takk skal tú bjørn hammersa við mær syng tí so væl takk frá formaður tað er tað sum brandur sandoy vísir á at tað er eisini ein grundtil at tú ikki tú hevur øgiliga ringar møguleikar at keypa øgiliga nógv ting til dømis á sandoynni suðureidnum tí at mann tikið kappingarføri fullkomnir frá tannum tað sum mann eisini sigur okur sum búgvur í útróðrinum vita av at tað eru nógvar nógar familjur sum frásaga sær møguleikarnar at til ymisk tilboð til dømis innan at fara at melda børn til ítrótt til dømis til nógva annað tí av og á sum noyðast av oynni við øllum allar familjuni og tað kostar tað fimm hundrað krónur við førguni pluss ein heilan dag norðanfyri ein heilan dag og har kanst tú leggja kanska túsund og hvønn træt aftanátt skatt kanska fleiri ferðir mánaður er tað ikki eitt eitt landastað at gera mun á fólki

jtakk so er tað brandursadur sum færr orðið aftur ger su vælja takk fyri harrar formaður vit skulu gera okkum eitt púra greitt eisini tað er at tað verða ongantíð sami møguleikar fyri tey sum búgva suður í suðuroy ella tey sum búgva úti í fugloy at luttaka í teimum tingunum sum eru inni á meginøkjunum ikki fyrr enn tað verður eitt fast samband undir undir undir suðuroyarfjørð ja úti í fugli verður nokk ringt eg veit ikkiordliga hvat skal til har men men tað verður so aldrin tí at avstandurin er so langur som fetoaldrin at hava sama møguleika fyri at luttaka í hesum tingunum sum sum verða fyriskipaðir sentralt men generelt haldi eg at vit eiga ikki við prísum at gera tað ómøguligt hjá fólki at luttaka í íí ávísum tað skal ikki vera prísurin í einum samhaldsfastum samfelagi ferðaprísurin sum heldur fólkið aftur absolutt ikki
takk fyri
ja takk so er tað pollareynatigvur sum færein viðmerking ger so væl takk fyri formaður ja eg hoyri tað sumbrandur sandoy sigur og eri eisini samsintur við honum í í hansara hugleiðingum um hesi viðurskiftini tað sum bara stendur nokk so hvast eftirhaldið er at at tað tykist ábrandi sandoyenki ger við tað tí samstundis sum hesin ójavnin fer fram og brandi tosar ímótrunum so hendir júst tað øvuta bara hetta her stutta tíðarskeiðið síðan eg eri komin á ting aftur hevur mann hækka ferð av farmagjøldini í sandoynna og í suðuroynna so so tað sum brandur sandoyd sigur tað er akkurát tað øvuta av tí sum tann stjørnin sum hann bakkar upp hvussu ger og nú havi eg hoyrt eisini at ein eykajáttan av lóg er á veg ogharmann heldur ikki tikið hædd fyri at at at atat onkursvegna fyri hesin her viðurskiftini so so eg haldi tað er øgiliga harmiligt at mann sigur eitt men ger púra

ja takk tjørsvæl prinsan tí ja takk fyri ára formaður órímiliga skal mann ongantíð vera órímiliga skal mann ongantíð vera tað sum er tað er hent tað eru hent góð ting eisini á leiðini so til sandoyar har sum vit í byrjanina av síttu valskeiðini fingu eitt farmaskip sum lættir ótrúliga nógv um tað tað skal so tað tað er tað skal samgongan eiga rós fyri tað skal samgongan eiga rós fyri hinvegin undanfarna samgonga hon skal so heldur einki rós hava fyri at hava gjørt nakað við við ferðaseðlaprísin tann positiva vegin men tað fór heldur ikki tann negativa vegin tað skuldu tey so hava rós fyri

síðstu viðmerkjari í hesum umfarin tað verður jóhannes joensen ger so væl takki harar formaður ba teg merki brannis sandoy nevndi at útaðararin skuldi vera ein byrða fyri samfelagið tíð haldi ki avgjørt ikki hon er nú ha prøvað ún útaðarar eisini tá ið sjóvikissambandið var til vastra vágarnar og eg hugsi at tað besta sum er hent t man hevi fingið ein ein tunnil og a fast samband sjálvandi eg eg hugsi bara tað atsamfelagið fær eina øgiliga góðan ágóða av útaðaranum visti mann ger ferðaleiðina altso leiðina til økið betur eg hugsi tað verður gott á sandoni tá mann fær tunnilin ígjøgnum og tá sparar man eisin nógvar pengar í rakstrin til dømis at teistan teir pengarnir kundu verið brúktir til dømis til at lækka farmagjald og ferðagjld til dømis ábáði bæði suðuratla
beia nú og sandoyelags takk fyri
ja takk fyri harra formaður nú ita soleiðis at í lógini um fastsamband undirskopunarferð stendur at tá ið í tá ið í tunnilin tikin í nýtslu tá ferða fara tíggju milliónir inn á raksturin frá frá tí skipinum sum sum verður tikin úr úr sigling so har verður nokk eingin eingin sparing at koyra inn til inn til tað so men generelt vil eg siga at at hetta er eitt gott uppskot eg taki undir við grundtankanum í hesum uppskotin absolutt og eg komi at brúka mína mína atkvøðu at gera eftir mínum samnfrøðingum

vit viðgera eitt uppskot frá bjarna hammer um at javnseta frakt og ferðaprísir kring landið ferðamøguleikarnir í føroyum hava havt stóran stóran týdning fyri menningina í landinum og kemur framvegis at hava tað tað er einki at ivast í tað at mann kann koma út í stórt sæð hvønn krók og búgva í stórsa hvørjum króki í landinum ger okkara fantastiska land enn størri so avgjørt eiga vit framhaldandi at raðfesta samferðslu tað halda vit hvussu her í í

øgiliga nógv snakkað um prís og sjálvandi eg haldi at at orðaskifti higartil hevur verið nokk so nógv merkt av lokalum áhugamálum har sum mann heilt natúrliga heldur at mann kal gjalda minni sum brúkari og mann skal hava felagskassan at gjalda meir og tað heldur mann næstan óðansæð hvar ið mann býr í veruleikanum trúgvi eg at fortreytin fyri at vit framhaldandi koma at menna samferðslumøguleikar ír føroyum er at vit bæði koma at rinda meir sum sum brúkarar og sør meg eisini meira úr samferðslu ella ið um um úr samhaldsfasta felags kassanum tað er altavgerandi at vit finna semju um ein fíggingarleist ein fíggingarleist sum lutvíst kemur at taka støði í brúkaragjøldum og lutvíst í einari samhandsfastari fígging og tí altso eg eg haldi tað er so syndarligt altso longu nú hava havi eg hoyrt røddur í samgonguni verið frammi um til dømis at kobla sandoyartunnilin av eysturoyartunlinum tí at mann heldur tað er órímiligt at tey sum brúka eysturoyareysturoyartunnilin skulu fíggja sandstunnilin altso vissu tað er hugburðin so koma vit ongantíð at fáa ein suðuroyartunnil tí tað verða ongantíð suðuroyingar einsamallur sum koma at fíggja ein suðuroyartunnil eg trúgvi ikki at ein raksturin altso at gjaldið at koyra ígjøgnum ein suðuroyar tunnil kemur at dekka raksturin av honum tá ið hann verður liðugur og enn minni íløguna og tí havi eg hildið at tað er tað virka so tápuligt at sita her í tinginum í heilum og snakka um at at fara í gongd við suðuroyartunnil ein fortreyt fyri at fara í gongd við ein suðurrtunnil er at vit blíva samd um ein fíggingleist og har vilja vit framsókn gera okkara til at fáa eina breiða semju um tað tí vit halda eisini at tað skal koma ein suðuroyartunnil fyrr ella seinni annars haldi eg altso vit vit gloyma viðhvørt at tað er ikki tað er blivið munandi bíligari at ferðast í føroyum tey seinastu árini nú havi eg ferðast nokk so nógv til suðuroyar gjøgnum tíðina og mær vitandi hevur prísurin verið stórt sæð óbroyttur tey seinastu tjúgu ja kanska enda tretivu árini og tær trý hundrað fýra hundrað krónurnar tað kosta at koma aftur og fram við einari familju virðið av teimum fýra hundrað krónunum var munandi hægri enn tað er í dag so eg haldi at tað er at gleðast um at tað er blivið

ið hetta mann í hesum uppskotinum sigur at mann skal javnseta ferða og fraktprísir so havi eg ikki enn heilt ítøkiliga øh haldi meg ikki eg havi fingið at vita akkurát hvussu í tað skal skiljast um tað skal skilja soleiðis at tað skal kosta tað sama at koma úr fugli til havnar sum úr nólsoy til havnar ella sum av velbastað til havnar eg ímyndi mær ikki at tað er so fýrakanta uppskotstillaran hugsar men at vit hava nakrar felags meginreglur vit viðgjørdu undanfarna samgongu tá var tað onkur sum tosaði um hetta jamen mann skal rinda fyri at koma um firðir og sund og tað er so óðansæð um tað er gjøgnum tunnil á turrum ella um tú fert í einum bátu so skal tað rindast fyri tað tað er eitt prinsipp sum mann kanska kundi blivið samdur um spurningurin er eisini sum eg haldi tað var steffan klein poulsen sum var inni á hví skal mann ikki eisini rinda fyri at koyra norðumfjall altso skulu vit áseta eitt brúkaragjald soleiðis at mann rindar stórt sæð allastaðni ella ikki eg haldi bara tað er viktigt at vit blíva samd og nøkur nakrar grundleggjandi meginreglur sum onkursvegna stillar okkum øll líka og sjálvandi koma vit framhaldandi at rinda nógv nógv størsta partin samhaldsfast úr felags kassanum men eg haldi eisini tað er rímiligt at mann betalir eitt visgjald sum brúkar eg havi hug at taka undir við hesum her uppskotinum og tað geri eg tí eg loyvi meir at tulka tað upp á mín egna máta altso at tað at javnseta kann jú skiljast á nógvar ymiskar mátar eg haldi ikki tað skal kosta tað sama at ferðast altso úr til dømis úr nólsoy til havnar og fuglir til havnar skal kosta tað sama tað tað má vera tað má vera nakrar felags meginreglur heldur enn at øll skulu rinda absolutt tað sama men men eg havi hug at taka undir við hesum uppskotinum tí eg haldi at tað er okkurt í hendan stíl sum skal til fyri at vit fáa eina breiða semju um ein framtíðar fíggingarleist fyri alt okkara samferðslu
tjarvi takk fyri ja takk so er tað
fanklein poulsen sum fær ena viðmerking ger so væl ja harra formaður eg haldi tað er nógv betri orðaskifti at vit blíva ítøkilig tá vit seta okkum spurningin hvussu vit skulu javnseta og tað vil eg takka røðrini fyri rutt vang at at hon nevnir ítøkilig dømi tí ta ig spurdi bjarna hammer jáðni obrandersander ar teir vísa ikki á nakað ítøkiligt teir g siga bara at jú fiskivinnan og alivinnan skuldi betalt men tað koyrtð verður tregt hvørja ferð tat manglar pengar onkstaðnar so skal fiskivinnan og alivinnan betala meir eg haldi at vit mugu hyggja eftir nøkum struktuellum tingum hvussu mann kann seta tað saman heldur enn at bara siga at fiskivinnan alvinan hvørja ferð tí at tað tað kemurikki a haldað í longdini so taðð øgiliga gott at ruth kemur nøkurm ítøkiligum tingum og haldi tann vegin vit skulu fara at finna nøkur struktuell ting vissu mann skal tosa um at
seta eg dagfyi í mínar røðaranánt rutt eitur rut vang á tuymisku søðarapall
so fær ruttvang orð aftur ger sovæl takk fyri ja eg haldi oftani tá ið vit viðgera sovorðna sannførtu mál so er tað øgiliga merkt av at fólk sum búgva runt um kring í landinum sjálvandi eru í stóran mun vald lokalt og tey kenna sína skyldu at stríðast fyri júst sínum øki og tað er einki undarligt men vit verða noydd til at finna eina loysn fyri alt landið tað er ikki soleiðis at vit sita her fyrst og fremst fyri at tryggja suðuroyingum ella fuglingum góð vilkor tað snýr seg um og tað er tað sum er tann stóri kunsturin í hesum at finna eina loysn sum er brúklig fyri okkum øll
av hvar vit búgva takk fyri ja takk so fer
tað er bjørn hammurin á viðmerkingum hjá so væltakk fyri formaður rottvang spyr ítøkiliga hvat er meiningin við hesum eru uppskotinum meiningin er tann at nú eru næstan alt føroyar bundið saman við tunlum undirsøgutunnlum og vanligum tunlum prísirnir eru farnir niður í einki í tunluni tjúgu krónur fyri ein fullan miðla av fólki og meðan prísirnir millum annað nú tað er so lítilur partur eftir av føroyum sum ikki hevur fæst samband tann parturin verður hildin á sama støði gott nógv sker at ferðastaprísirnir hevur verið á sama støði leingi tann gott ferða men kioskprísirnir fara nógv upp farmaprísirnir fara nógv upp tað snýr seg um inntil okur forbundið restina av føroyum saman at okur fáa minkað prísirnir á teimum økinum í mun til restina av føroyum

gersovæl ruttvang takk fyri ja og eg má siga við bjarna hammer at tað haldi eg slekkki er eitt órímiligt sjónarmið og eg fylgi bjarna hammer púrasta í undranini yvir diskussiónina um eitt nú eysturoyartunnilin um tann prísin tá ið mann veit hvat ið onnur fólk betala fyri at sigla eitt nú til suðuroyar hin vegin er tað kanska fleiri sum skulu ígjøgnum eysturoyartunnilin hvønn einasta dag enn tað eru sum skulu við smyrlu hvønn dag tað er øgiliga torført at meta økina tí tað eru ymiskar fortreytir men eg egeg skilji væl bjarna hammer og eg haldi sum sagt eg haldi eg ætli mær so at taka undir við hesum her uppskotinum tí eg trúgvi at vit koma onkursvegna at skula hava nakrar felags meginreglur frameftir tá ið vit menna okkara samferslukervitakk
eako er tað irali joensen sum fer orðið ger so væl í en
eg og bjarni hammer trúgvi eri einigur í at tað skal ikki vera soleiðis at og fraktprísur úr útiaðarunum skulu vera á einum sovorðnum støði at tað veruliga er kappingar avliðandi at tað er ein viðvirkandi orsøk til at til dømis vinnulív og fólk ikki vilja seta seg niður í útjaðaranum

tað eru fleiri mátar sjálvandi at gera tað uppá men tann mest nærliggjandi mátin tað er sjálvandi tað at mann sigur at hetta er ein tænasta sum tað almennast skal taka sær av tað skal einki kosta nakrastaðni og so koyra okur alt yvir skattin og so er tað ein samhaldssos skipan sum øll so ella so betala fyri tað er ein máti at gera tað uppá ein annan máti tað er at mann ikki hevur eina kompinatión av og tað er tað sum okur brúka í dag tað er tað at ein partur fer yvir skattin og ein partur verður gjørdur við brúkaragjøldum

vissi okur taka til dømis øki sum eg og bjarni hammer koma frá so er tað soleiðis at suðuroynnin er tað økið sum liggur longsvekk sum krevur tær størstu íløgurnar til at halda eitt eitt eitt aglisamband og í dag eru okur so heldið at okur hava eitt gott skip eitt stórt skip sum sær út til at kunna nøkta tann basisktørvin sum okur hava sjálvt um okur hava sæð serliga í fjørut fyrrári at kapasiteturin át sjálvt smyrli er við at blíva ov lítil

er eit faktum at prísirn á til dømis suðuroyarleiðini sum er er tann sum okur brúka mest jeg og bjarni hammer og tey sum búgva suðuri hann hevur verið so hann evur verið óbroyttur síðan jakudvestegaard lekkaði fðaskostnaðin í tvey túsund og sjey og han ver ongantíð hækkaður aftur fraktprísurin hevur eisini staðið í stað sea leingi eg er ikki klár yvir um haltstaðið líka leingi stað men hann hevur hvussu staðið í stað rættiliga leingi

í hetta her tíðarskeiði hvar prísurin bleiv lekkaður hann bleiv lekkaður í tvey túsund og sjey so vil tað í ídagsprísim siga visti mann hevur eina árliga inflatión upp á sirka trý prosent so er prísurin alt annað líka lækkaður í hesi her fjúrtan árini við umleið hálvtrýss prosent tað sum eg havi fingið at vita nú frá strandferðsluni tað er tað at nú vel mann so taka og hækka prísin á fraktini við fjúrtan prosentum aftur eg eri púra ein igvið bjarni hammer í at ein og hvør prísur ein ein og hvør kostnaður sum verður lagdur á ein flutning til og úr útjarðunum tað er ein kostnaður sum vinnan og tey og tað fólkið sum býr har skal gjalda tí tað er tað er tann mátin sum okur gera tað upp á í dag eg havi sjálvur verið fortalari fyri at okur skipa okra samferðslu upp á ein heilt annan máta eg havi tosað um at mann leggur alt samferðslukervið saman og tað er ikki bara tað er ikki bara tunellur og og og skipsfarleiðir men alt vegakervi sum tað er yvirhøvur øeg trúgvi ikki at mann fær eina semju her inni um tað akkurát hvus hvussu tað skal gerast sjálvur kundi hugsað mær at tað bleiv gjørt við brúkaragjildum men eg dugi gott at síggja tað at so eta tann parturin her í miðøkinum sum kemur at betala minst av tí at tey ikki brúka tað og av tí sama so haldi eg at tann loysnin er ikki so góð so egentiligani so skal tað gerast upp á ein annan máta soleiðis at tað verður meira samhaldsfast leiðin til suðuroyar til dømis hon er rættiliga samhaldsvíst eg haldi ati eg meini at í hoyringunum hoyrdi okur at leiðin sjálv gevur eitt undirskot um árið upp á umleið millum hálvtrýss og trýss milliónir har á leið umleið umleið trýss milliónir havi eg hoyrt landssýrismaðuri kann rætta meg við sæg eg taki feil men tað liggur har á leið taðvl si at hon er rættiliga samhaldsføst hinvegin so inniheldur hona

eg haldi at ístaðin fyri at sita og og brúka hetta her til ein sovorðnan politiskan fordeil nú tá mann situr í andstøðu sor tað um at heldur fara inn og tikið eitt eina heilt aðra diskussión tað er hvussu skulu okur koma víðari tað sum ruttvang nevnti beint beint áðrenn tað er hvussu skulu okur skipa tæir í framtíðini í staðin fyri bara at koma við einum uppskot sum sigur okskul javnseta ferðaseðlaprísir uttan har við at siga hvat hvat ið tað merkir tí tað kann merkja ymisk ting okur kunnu ikki javnseta prísin á nólsoyarleiðini við suðuroyarleiðina tað tað vildi verið sjálvandi kundi okur tað men so skuldi bara prísurin á suðuroyarleiðini farið niður á prísurin á nólsoyarleiðini tað vildi so altíð sagt tað at okur skuldu tilført fleiri millar til strandferðsluna og tað veit eg ikki um tað er meirilutin fyri tí undir pengar til tað her og nú inni her í løgtinginum

tað hevur verið ført fleiri ferðirar fram millum annað at bjarna hammer í dag og og eisini í øðrum at ati sitandi samgonga suðuroyggin eigur ongan góðan í sitandi samgongu okur hava eg rokni við at tað verður heilt heilt skjótt at okur koma at gera eina eina undangóðkenning eina útbjóðing av av undangóðkenning til fámjistunnilin kanska hesa vikuna kanska kanska í næstu viku tað veit ikki men tað veit landsstýrismaðurin men tað verður rættiliga skjótt

øtað haldi er tað verur eitt frambrot tí tað var nakað sum bleiv lagt á ís undir undanfarnu samgongu og erligt halt eg havi ikki hoyrt eitt kis eg havi ikki hoyrt eitt kvekk úr løgtinginum tey síðstu nógvu árini um at javnseta lægrar prísir hjá strandferðsluni um at lækka prísirnar á til dømis suðuroyarleiðini hetta er sjálvandi nakað sum kemur upp nú tá mann situr í avnstøðu tí tað er so signaligt at sita og javnstøðu og siga akkurát tað sum mann hevur hug til og so bara standa og peika fingar eftir øðrum og siga tað at tykur gera einki tykur vilja einki men tá ið mann sjálvur sæt so vildi mann heldur einki og tei mum so fara at kanna eftir so er tað tey sum sita nú sum veruliga fara at flyta nøkur ting á suðuroyar økinum eg eri einigur við bjarna hammer í at ein kostnaður ókey nú sigur mann at mann hækkar fraktina fjúrtan prosent sjálvandi er tað ikki gott fyri vinnuna har suðuri mann má eisini síggja tað í einum lítið sindur størri høpi mann má hyggja eftir hvat er tann veruligi kostnaðurin okur vita tað at ein bingja kur okur kunnu gott taka dømi fram einaferð afturat bingja kostar altso seytjanhundaðoghálvfjerðs krónur at flyta aftur og fram men tann veruligi kostnaðurin fyrri vinnulív er tætt við fimm túsund krónur tavil siga at tað er ikki bara prísurin hjá tí almenna sum er ein avgerandi faktor fyri hvat ið fraktin suður til suðuroyar kostaðir har ein rættiliga stórur partur ella trýss prosent sum okur onga sum helst ávirkan á á flutningsfeløgini kunna avtala í morgin at okur seta prísirn ááte bingið upp til suðuroyar við fimm hundrað krónum og okur hava onga ávirkan á tað skulu okur so siga ókey nei men so mugu ks til lekka okra prís við fimmhundrað krónur taðvil siga strandferðslan tað meini eg ikki strandferðslan skal hava tann játtanaskipann sum strandferðslan koyrir eftir hon foriketur at tey hava hanna játtanin at halda se til strandferðskipini blíva eldri og eldri viðlíkahaldið verður dýrari er dýrari og ein ella aðrastaðni skulu teir pengarnir koma frá um ikki alt skal koma úr landskassan sum man nakað koma frá brúkaragøldum tí tað er tann mátan sum okur arbeiða upp á í dag so eg havi ikki stórvegis av øðrum at leggja afturat tí eg haldi at hetta er aftur eitti uppskot sum er øgiliga nevnt at leggja fram tá mann situr í andstøðu prísirnir eru sum sagt ikki hækkaðir síðan í tvey túsund og sjey tá ið tað var jakubvestergaard sum lekkaði

og at tað kemur ein lítil príshekking nú upp á fræktina tað er væl tí at strandferðslan sjálv innser ella vil hava meiri kapital til ta til ta dagligu driftina sum teir hava brúk fyri

so er ta viðmerkingar taðn fyrsta tað er jóhannes joensen ger suvæl takfyharar formaður ja eg eri eitsindur ósamd við erhard joensen tá hann sigur tað at brúkaragjøld er tann framtíðin tá að kemur til til at fíggja samferðslan vit erá oyggjaland og samferðslan er neyðug og samferðslan fyri útoyggjara og fyri útaðarini er ein grundleggjandi tænasta akkurát sum alt annað í samfelagnum sum er grundleggjandi og tí haldi eg at mann má heldur laga seg eftir at tað skal vera so bíligt sum gjørligt fyri úthaðarinum og brúkargjøld gera tað eftar útjarinum sum sum rindar vit mugu øll royna saman at hava onkrar skipanir sumsamhandsfastar tímanev snakkað um vegskatt og annað sum sum ger tað t vit øll eru felags um at rinda heldur enn tað er tey ítí økinum sum búgva ítí økinum skulu bera ta hægstu tyngstu byrarnar so eg hugsi at visuman skal hugsa sannferðslu í føroyum so má mann royna at gera brúkargjøldið so lág sum gjørligt og heldur gera tað soleiðis at vit royna at í felag at rinda til dømis við onkrum skattum

ja takk ger so væl erard joensen ja takk fyri harra formaður og eg haldi ati so hevur johannes joensen ikki ordiligani fanga boangi mínari talu tí eg segði at eg hevði tosað nógv um at fara og gera eina skipan við brúkaragøldum so ella so men at tað kann ikki bara vera tað tað má vera ein meira samhaldsfelsskipan enn brúkaragjøld tí at so enda okur við at øll rokni til endari útjaðaranum og tað var jú ikki meiningin og tí mátað so ella so ein ella annar skattur á um tað er ein generellur samferðsluskattur okur kunnu kalla beint nú kalla okur tað ymiskt vegskatt punktgøld innflutningsgkjøld og alt hetta her á bilar tað kundi akkurát tað saman verið ein samdfersluskattur tað kundi verið okkurt heilt annað men so ella so skal mann vita hvat kostar tað samlaða innfrá kervi at byggja og viðlíkahalda og so setur mann gjaldið eftir tí so samhaldsfast sum yvirhøvur gjørligt men eg trúgvi at so ella so verður tað altíð tí eg trúgviki mann fær eina eina semju inni her um at at einki gjald skal liggja á nakrastaðni so eg gangi út frá at tað vera ein kompinatión sum tað er í dag men tað kundi verið ein kombinatión sum var nógv einklari enn tann sum okur hava í dag hvar ið mann hevði nøkur basiskjøld til at koyra ígjøgnum tunlar sum sum vóru rættiliga lág sum øll kundu liva við og so kemur restin ígjøgnum
skattur so ella so takk fyri
ja takk so efóa edva jacobssen viðmerking ger so væl takk fyrahara formaður eg var eisini partur av rættarnevndini eisini sambandi við at vit viðgera hett her og tað er ikki so svart hvítt í sambandi við tað sum erer eisini kom inn á hvat fyr prís er ofta verða kanska tiknir á farleiðini í forrold til tað sum taðn almenni kostnaðurin er men tað sum tað sum fekk meg eisini i lesa viðmerkingina so tað sum bjarni hammer var inni á tað at at tatað sker slett einki í í samgonguni við hesari afso nú tá ið vit sita í sambandi við suðuro mær vitandi so hevur tað onkuntíð inn ímillum verið tosað eitt sindur um av fámjastunnili men men hvat bleiv tað præta av nú var tað nakað sum vit aktuelt í faran í holt við og og sett tar skinnara og tað tað haldi eg meirenmannini kunna sagt tey fýra árini frammanundan tá ið vit sótu so so at eg haldi mannmann egskal ikki os bangin fyri at suðuroynnin verður púra gloymd undir hesi samgonguni eg haldi tað er størri møguleiki fyri at nakað hendir nú meðan vit sita

ja takk dyrkt frædra joensen ja takk fyri ára formaður og takk fyri viðmerkingin edur vallur jákobsen ja akkurát nú er tað jú akkurát lagt út alment at feimjónastunnilin verður undangóðkenningin verður boðin út nú og okkurt kunnu bara siga at tað er altíð eitt fakt um at nú verður hann altíð boðin út tað eru pengar avsettir í ár og tað eru pengar avsettir komandi ár okur er eisini siga at tað er eitt fakt um at hann bleiv vælsso ikki gjørdur tey ætlaðu at gera undir síttu samgongum men hann bleiv altso ikki gjørdur hann bleiv skotin út í eviheidna og okur ána ikki netanin komið vísir ikki hendan her samgongan fór inn og gjørdi hann so tað er ikki rætt tá ið fleiri inni her siga ja men henda samgongan ella suðuroyggin eigur ongan góðan hesari samgonguni tað vísir hetta vísir so nakað annað men tað er jú so øgiliga nevnt at standa og peika fingrar tí tað er
ókeypis takk fyri harra formaður
ja takk sorda hennigaolsen viðmerking ger so væl ja takk harra formaður tað kann kanska sigast fyri mítt vit koma tær tá ið eg var í tinganesi har eitt sum eg dugdi illa an dia tað var at senda tíðindaskriva út tað tað haldi eg at tað manglaði ta fyrsta eg tók stig til tað var koyra prísurin á bussurn at flyta ímillum suðuroyni niður í helvt tað var eitt av tað fyrstu stiginum tað næsta var at gera kaira í ordan tá fínga okur tíggju milliónir til tað gekkeg rímiliga skjótt sjálvt um partisk fólkaflokkrin royndi at sepatera tað men men onnur tók ikki undir við tí okur fingu tríggjar túrur afturat tað var milliónir upphæddir tað kostaði at fáa tríggjar túrur afturat og tað kostaði eisini at flyta soleiðis at fólk fýra dagar um vikuna slapp direkta frá atlansflu umborð á smyrðil tað kostaði nakrar krónur at flyta í eyka løn og eyka tíð til at sigla við smyrli av tí at at fýra dagar bletur longd og so tó gøgvum tað besta stigið fyri smyrla viðkomandi nakrantíð tikið tað var at sleppa honur leykin av tungolju yvir til bisilolju soleiðis sat við líkahaldið at smyrli er minkað niður í

so fær erhard nsð gersvæl takk fyri hara formaður og takk fyri viðmerkingina hennrikoald alt sum verður gjørt til fama fyri suðuroynna tað er vælkomið tað veit hendrikold eisini av men atganga og billa sær inn tað at eingin í hesi samgonguni yvirhøvur hugsar um suðuroynna tað haldi er rættiliga nasagjaft okur eru komin í helvt við vælskeiðnum nú og tað eru nógv spennandi ting sum okur arbeiða við so eg haldi at hetta
eg er meira retorikkur enn nakað annað takk fyri haraformaður
ja takk so bjarni hamil viðmerking gjørt so væl ja takk for teir formaður nokk er at rúðinsum heldur ikki at tað skal gerast nakað við prísinum millum í suðuroynni tí at tað er dýrt og prísini eru so lekkavir í suðustum gár men er at rúðinsum eitt einastað at gera mær rætt í tí at tað er ein himmal við munur á øllum faktiskt øðrum prísum í føroyum sum er bundið saman nú í munudagssuroyum hetta uppskoti at uppskotið samdyktar er roynd um at fáa javnsettir minka prísirnir eisini leiðir og munndagssúri og har joensen leggur meg sjálvandi eisini undir at tað er nevnt at bara blaka uppi luftina eg kann ikki handa og siga at fleiri frá treynasambongum var tað uppi at venda onkuntíð eisini og tað bleiv eisini gjørt sum hennara goldið pustur fram men tað sum eg havi fingið vit er nevnt hetta er aftur eitt uppskot sum er nevnt hjá erra ríðu ensam at koma við umskilningum um ikki taka undir við tá ið tað snýr seg um suðuroynnið eg hoyrdi ikki eitt tað einasta orð sum ætlanina sum postul og sum kundi hvussu kunnu okur gera bíligar forsuðuroyingar hvussu kunnu okur gera betur

og takk fyri at fáa mær og takk fyri viðmerkingina av bjarnarhavari tað sum eg haldi her er týdningarmikið fyri suðurrætna fyri smyrul tað er at tað er trygt at sleppa aftur og fram at okur ikki belasta hann meira enn okur ger í dag tá ið í fyri nøkrum árum síðan tá var tað soleiðis at øll frakt feløgini í føroyum tey lýgdu inn í suðuroynið

og hetta hendi líka skjótt ið smyril kom so var líkasum tað yvirstaði tí tað bleiv bíligari at flyta tað við smyrli enn at koma inn við teimum fraktskipunum sum sum sigldu ímillum meginlandið og føroyar og tað er soleiðis tað privata arbeiðir nú hava okur nú hava okur statvekk tann dagin í dag nú er smyril líkasum knútað punktið fyri hvussu skulu okur fáa frakt il also til og úr havnini í staðin fyri at skipafeløgini komið inn til suðuroyar
okkurt salinum og tað haldi eg er absolutt nakað sum skipafeløgini burdu tikið upp aftur og eg veit um strandferðslan arbeiðir nú við eini loysn uppá at fáa skipafeløgini til at taka nakrar fraktúrar aftur og fram úr suðuroynni soleiðis at tú kunnu fara at brúka smyrul meira til tað sum hann var ætlaður til nemliga ferðafólkaflutning og nakað av frakt men nú verður hann belastaður í alt for høgan grad við tí fraktini sum verður framleiddur úr suðuroyar so er tað neystur og tað viðmerkjaði hondum seinast eg stefnan kleiv poulsen
garvæja harra formaður eg haldi hetta er eitt politiskt nummar a bjarna hammer meira enn nakað annað tí ta más spyr hann um at koma við nøkrum ítøkiligu loysni upp á hetta her so vísir hann sum sagt til at vit skulu taka meir pengar frá fiskivinnuni og frá alivinnuni og so steðgar diologurin har og otað í sært nógv orn brúkt upp á at reypa um hvat unundanfarna samgonga gjørt hvussu lítið hendan gjørt og tað blívur bar a tor í tað tað førir ongaá veg eg haldi at vit skulu forseta hesin diologinum sum erard joensen og rut vang og onnur veru inja á at hvussu finna vit nakrar góðar og struktuellar loysnir til at skipa hetta
økið ein góð nátt
jatakk so fær erhard ngsja takk fyrihara formaður ja eg haldi at tað er tað sum gevur meining at fara og hyggja eftir teimum strukturellu tingunum fyri hvussu skipa mann samdferðsluligu framtíðini eg veit ikki hvat ið javnseting í hesum her førunum merkir merkir tað at okur skulu hava javnar prísir ímillum suðuroynna og havnna millum sandoynna og havna og óls nólsoynna havna og norðoyggjar og vvisti eg tað so má man bara siga tað jamen so skulu vikur hava eitt uppskot her sum lekka ferðaseðlaprísirnar á hasum hasum á hasum á hasum leiðinum og í staðin fyri at kalla tað at mann skal javnseta tí eg havi ikki peiling av hvat ið javnseting verkir í
era uppskotinum takk fyri harra formaður ja takk so ferði bjørni hammer orðið at gjørt væl
tað er nokk so stuttligt at okur hava okur ferð við okur ferdilgt við aðrur viðgerð og fólk sum hava viðgjørt hetta málið siga at tey vit ikki hat tað betýðir á javnsetar prísirnir altso tað betíðir at prísirnir sum eru øgiliga lágir øgiliga hágir høgir javnsetast altso tað eru men eg halda er tað at mann sigur eisini tað er ein øgiliga breiður skarir sum eg kemur inn í løgtingið at sita opummarter nokk av teimum ikki enn ætlað t stemmar fyri máli millum annað ein suðuroyingur taka næsta sama fyrr ella mótii faktiskt tað er sjálvandi men bara líka nakar heilt fá ting tað eri eg millum annað og okur í andstøvuni eru ákærd fyri at seta økið upp ímóti hvørjum øðrum men har má eg siga eisini sum brandir sandvinnu altso skulu ikur so bara tiga tá mann stendur og hyggur eftir at fýrs hálvfems prosent fimmogfýrs a hálvfems prosent av landinum kunna ferðast fyri lítið og einki ímillum fyrúsunt meðan ein lítil partur skal ferðast fyri fleirfaldferðirnar so nógv sjálvandi kunnigur seg tekur t halda e partur av føroya fólki heldur seg blíva órædvíst behandlaðan so sjálvandi noyðast vigu at siga frá at tokur halda t tað er órættirvíst altso tað kann mann ikki fáa blíva traðkaður á á føturnar av og tað er eingin ivi í tað at tað er hasin parturin førski traðkaður hann á og at mann heldur tað at prísurnir halda fólki aftur at fara at ferðast í føroyum eitt øgiliga gott uppskoterhard joensen nevndi í dag tað var at at privatu fyritøkurav siglaskinn a suðuroyplameir til dømis og tað er øliga keðiligt er óheppi tí teir hava roknað upp á tat tað betalar ikki ikki men millum annað er tað verið at fleiri ferð nevnt her at strannferðslan hevur sjálv tað veit landsstýrismaðurin av hevur havt ynski í fleiri ár um at fáa eitt skip sum kannvera eitt avloysara skip fyri smyrðul og sum kann siggla ímillum suðuroynna og skotland eisini vð farmi men tað vil eingin hoyra um um mairk tað hevði verið ein fín loysn ni fá tað inn so kanska tað leggur pressað á hesar her privatu fyritøkurnar sum ikki vilja koma inn ella eftir farmi í suðuroynni tí hevði tey komu inn eftir farmi í suðuroynni og latið farmið upp á upp á land í suðuroynni tað hevði so øllum førinn fríðgivið ein øgiliga n øgiliga stóran kapasitet kapasiteti hjá stefan klein olsen millum annað men tað er eingin men okur munna vr minnast til tað er ein himmalig munur á økjnum í føroyum á einum lítlum parti økjum í føroyum og einum om restuna av føroyum og tað er tað man roynir at vísa á hvussu kann mann at ti tað mann ynskir at fáa javnsetuprísin inntil tað blívur land fæst til restina av føroyum tað verður opin mær kanska ikki so leingi og koma vit til konkretum altso tað mest konkreta hókka játtanina og oyramerkna til strandferðsluna oyramerkuna til at lekka prísirnar á ferðafólki og fraktprísinum tað er ikkisverri enn tað tí tað koma nú eykajáttanir her fyri nokk so nógvar milliónir fríggjadagin skilji men takk fyri viðgerðina og takk fyri at tey positivu sum hava verið fyri hesum her uppskotinum og vónandi verður kanska onkur sum onkur sum eisini heldur at tað er órættvís
st tað sum akkurát nú er í løtuni takk fyri hara formaður
jakop mikkelsen eina viðmerking eg eri samdur við bjarni hammer í at tey økini sum liggja í útjarinum eru forfordeild serliga tá ið talanin eisini er um frakt í mun til mistraðar økið men nú hevur bjarni hammer gjørt nógv burtur úr hesum her málinum at fáa javnsett prísirnar og tað er alt gott um tað tað ljóðar sumpass eg haldi at vit átu at farið inn á eitt samferðslugjald sum var við til at litt og tryggja at okkara samferðsla bleiv útbygd og viðlíkahildin men hví gjørdi bjarni hammer ikki líka nógv burturúr hesum málinum tá i hann sat við valdinum og hevði ikki minni enn tveir ella tríggjar landsstýrismenn sum umsóttu
hetta økið í fýra ár
takk yhera formaður faktiskt gjørdi eina rúgvubursurúr tí tað minnist jógum mikkelsen sjálvur tað var nokk eitt av teimum tingunum sum eg rópti øllum førðnum hart um tað sum var bleiv tað sum eitt sum var til undanfarnu samgongu sum hann s makkaði um at tað var ein attanans detta ímóti ein sentralisering samgonga seði mann eisini tað minnast tykkur sum só tykur sum sóðu til samgonguni á andstøðuni seinast men nú skuldi tingini nú skuldi útjaðarin koma fyri seg tá eg komu til var tað ikki tað heilt stóra tað draga sjávandi fiskivinnan skuldi endavendast tað var tað tað skuldi vera og so skuldi eg sjávandi útjaðarin nú kom hann burtur frá miðstaararøkinum mann kom burtur frá havnini tí var tað faktiskt at mín vón og faktiskt trúði eg tað t ikki vera neyðugt at koma við hesum her tí tað sum eg hoyrdi um tað fyrsta var at tað skuldi flyta stovnurnar kring alt landið beinanvegin tað segði tað segði løgmaður tað segði landsstýrismaðurin í fríggjamálanum tað skuldi flyta stovnur kring landið beinanvegin og hetta her roknaði eisini bleiv gjørt beinanvegin men eg skilji at sentraliseringin hon er faktiskt faktiskt líkaring kanska væl verri enn eg var í í undanfarnu samgongu og tað er øgiligni yviraskandi tá ið ein nógv tann størri parturin av av løgtingsfólkunum sita í samgonguni í dag tey eru faktiskt uttan fyri miðstaðarøk
í mun til undanfarni ja so er tað siristen
hara formaður ja tað hevur fleiri ferði verið ført fram efther við at fáa eitt avloysaraskip sum sum eisini kann hava onkran farmatúrar m náttina ella tað at strandførslan hevði eina játtan sum kundi leiga nakrar farmatúrar inn tað kundi eisini verið ein loysn tíl kapasitettrupulleikin er eisini stórur men sjálvandi er tað eisini tað við prísinum øsum er eitt problem og okur vóna sjálvandi at tað í tí eykajáttanin sum kemur nú er lagt upp fyri hesum her soleiðis at mann kann fáa teir prísirnar niður aftur sum samgongan nú akkurát hevur hækkað h tað ereingin ivi um útjarin hevur tað trupult og at tað at mann hækkar prísirnar feri bara at gera tað enn truplari og tað haldi eg ikki at okur sum
kunna góðtaka
ja takk fyri harra formaður ja eg samdurv siristenberg men tað er eisini tað men ikki bara tað tað snýr seg um at tað er bar hesun her lítlu partunum sum er eftir inntil tað verður landfast so haldi eg tað er ikki heilt altso heilt forkert at mann at mann aftanástrat mann gevur eina rekku røkkurana hond út og sigur at umstøðini hjá tykum skulu øll føroyinm gerast betur á hesum økinum og á hasum økinum inntil tað blívur landfastu tí beint nú er tað heilt óalmindiliga kappingarævlærandi fyri vinnurnar eta sjálvandi eisini men tað er eisini fyri tey fólkini sum búgva í hesum her á hesum her støðunum í mun til nú tað er tað tað snýr seg um inntil tað blívur landfast visti mann meina nakað við einum suðuroyartunnili sum má man royna at bøta um tær umstøðurnar at búgva í hesum ø
í mun til deg nú
takk fyri at formaður taðannes joensentakk fyri at formaður ja eg eri samd við at hann mær ikki skil meg bara rætt men men her eisini nú nú snakkar hon um um um útoyggjar men men illa at siglandi ímillum men her er sum hóast hon myrktur av øki og so útlømis vágarnar har har kostar til lømis við so skøld koyra við bygdaleiðindilømis so kostar tær hundrað krónur tvey hundrað krónur aftur og fram so tað eru eisini prísir inni á meginøsinum eisini men eg hugsi at mann eigur at hyggja eftir øllum og
eisini bygdaleiðin tað
tað passar sjálvandi ella tað tað er tað er munurin er sjálvandi tann heilt kolossal stórur at tú hevur tveir møguleikar at velja í tað er har tað er tú kannst fara við eitt bygdaleiðarans hús til tað ella tú kanst koyra sjálvum og tey sum kunna koyra sjálvum tey koyra sjálvandi sjálvum
jatað er tað men e sum sagt tað er stutt tit at hoyra landsstýrismannin konmentera at fullkomiliga óseriøsur fullkomiliga óseriøsur líkaglaðir men men taðvmen tað er einki nýtt í tíð men takk fyri ena góða viðgerð og eg vóni at at tykur taka undir við hesum uppskotinum og um ikki annað so vóni eg at onkur fer at gera nakað við hennan her mismunin sum fyrigongur í løtuni takk fyri hara formaður tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málinum og vit atkvøða í hesum her uppskotinum til samtyktar tað gera vit núger so vælja her er okkurt tekniskt óhapp men so vit verða noydd at atkvøða umaftur í hesum málinum um eina lítla løturrur
ja tað tað so var tað var tað at jóhandale situr sum formaður her og tað var ikki skift aftur so tr tað men nú skuldi tað verið í lagi tá ið vit fara at atkvøða núger so vælhvussu nógv evur vitja vit eru liðug at atkvøða ja tað var tað var orsøkin til at vit vóru bara cx í áðni tað var tað at jóhandal fekk ikki atkvøtt so nú eru vit sjeyogtjúgu í tali og tað eru trettan atkvøðu fyri og fjúrtan ímóti og eingin blonk so málið er falli og avgreitt frá løgtinginumvit fara so víðari í dagsskránni og koma nú til aðru viðgerð av løgtsmáli nummar tveyoghálvfjerðs og løgsmál nummar trýoghálvfjerðs sum hanga saman tað er uppskot til løgslóg um endurnýggja um at endurnýggja strandfararflotan og eykajáttanarløgslóg í samband við tað sum er nummar trýoghálvfjerðs skul biðja um framsøgufólk nei orsaka eg skuldi spyrja hvør biður um orðið hetta er onnur viðgerð tað verður so bjørt samuelsen sum fær orðið fyrstnei hetta er onnur viðgerðnei orsaka nei hetta málið verður fíggjarnevnd orsaka tað er eg sum tók feil eg hugsaði um vinnunevndina men tí er hetta málið hevur verið í fíggjarnevndini og tað verður magnus rasmussen sum fyrst fær orð
takk fyri harra formaður ja eg skal lesa álit upp í hesum her løgtingsmálunum sum løgtingsformaður segði ser er hetta tvey mál løgtingsmáln ummar tveyoghálvfjrðs og trýoghálvfjerðs sum verða viðgjørd undir einum meni vit hava í veruleikanum sama tekst ví meirilutanum sum er magnus rasmussen jako mikkelsen billjustinussen og krist mikkelsen vit hava felags viðmerkingar tað er soleisnar at bjørt samuelsen kristina háfoss o høgni hoydal siristenberg beintar løvu jacobsen og hervur posdóttir løgtingsmenn hava vegnað tjóðveldi lagt málið fram nítjanda januar tvey túsund og einogtjúgu eftir fyrstu viðgerð seksogtjúgunda januar í tvey túsund og einogtjúgu er tað beint nevndin hevur viðgjørt málið á fundi fjórða ellivunta og átjanda februar og áttandaog níggjunda mars í tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndinaa fund við mest klaksvíkar spsu kjo tytralic tormund johannussen skipsverkfrøðing og landsstýrismannin í fíggjarmálin jørgun niclasen saman við strandfaraskipum landsins undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin sum eg nevndi jáðni magnus rasmussen jakop mikkelsen billjustinussen og khristin mikkelsen hava hesar viðmerkingar føroyar eru eitt oyggjaland og tí hevur verið og er tørvur enn á at hava góðar og tryggar farleiðir ímillum oyggjarnar seinastu nógvu árini eru oyggjarnar samanbundnar við byrgingum brún og tunlum men enn eru nakrar oyggjar sum hava brúk fyri góðum og tryggum sjóvegis farleiðum strandfaraskip landsins hevur í nógv ár roykt hesa uppgávu og ger tað enn tann dag í dag flestu av skipunum sum í dag røkja sjóvegis farleiðarnar millum oyggjarnar eru gomul skip og ikki so sjáldan tørva teimum ábøtur ella umvælingar tí kann tað undra at eingin ætlanin er løgd fyri einum endurnýggjan av strandfaraflotan fyri fleiri árum síðani men vit kunnu bara staðfesta at so er ikki tí er tað nú alneyðugt at leggja eina greiða ætlan fyri endurnýggjan av strandfaraflotanum tí vit eiga sum samfelag at gera okkara besta fyri at øll øki landinum sum tørva sjóvegis samband altíð hava trygt og gott samband uppskotið hjá tjóðveldi leggur upp til at vit longu í ár skulu byrja hesa endurnýggjan av strandfaraflotanum við at gera eina eykajáttan upp á tretivu milliónir krónur í ár og síðani seta trýss milliónir krónur av á fíggjarlógini næstu fimm árini samgongan tekur hesa avbjóðing við strandfaraflotanum í stórum álvara hetta sæst millm annað á langtíðarløguætlanini har samgongan setir pening av til at endurnýggja strandfaraflotan áðrenni tvey túsund og fimmogtjúgu seksogtjúgu og sjeyogtjúgu í alt tvey hundrað milliónir landsstýrismaðurin upplýsti nevndini at hann heilt skjótt fer at seta eina nevnd sum millum annað skal lýsa virksemið hjá strandferðsluni í dag og eisini at lýsa fleiri ymiskar møguleikar hvussu strandferðslan kann skipast í framtíðini tá nevndin er liðug við arbeiði og frágreiðing er skrivað so verður málið tikið upp til politiska viðgerð og støðutakan meirilutin heldur at skilagott er at bíða eftir úrslitunum av arbeiðinum sum landsstýrismaðurin nú setir í verk fyrsta dagin og hareftir tí politisku viðgerðini og støðutakan í hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir vi málinum og mælir løgtinginum til at frá at samtykkja uppskotið eg kundi hugsað mær kanska lagt afturat ati her verður nevnt umsavnfarðaflotan vit eru øll samd um at hann er gamal treingir til ábøtur og eisini nýíløgur og sum eg skriva í álitinum so kann tað undra at g ikki langt síðan eg gjørd ein ætlan men tað er tað so ikki tað fáa vit enki gjørt við men vit hava so í langtíðarløguætlanini sett pengar av tað sum eg kundi hugsað mær hat eg segði tær eisini ið fyrstu viðgerð tað er at ið mann kemur við enum sovorðnum uppskot sum hetta her vit vilja øll at farleiðiranar skulu vera góðar og tryggar tað er bara ein spurningur um raðfesting nær og hvussu nógv at mann kanska hevði eitt boð upp á hvat ið kundi verið umraðfest tað haldi eg hevði verið gagnligt og so er taðhett her við eykajáttanini upp á tretivu milliónum krónur í ár altso tí at sum tað stendur hat pengar vera mettur til at vera for nógv játtaðir altso støðlaðir tað tað virkar eitt sindur eg veit ikki eitt eitt sindur lætt haldi eg at siga aðupp á tann mátan men men tað sum vit so royna at undirstrika her til seinast ella sum vit undirstrika tað er tað at landsstýrismaðurin hevur sett haldi hann hevur sett eina nevnd nú fyri at líkasum finna út av hasin her við strandferðsluni og tað skal arbeiða skjótt og so taka vit upp til politiska viðgerð ogtá hevi eg sæð fyri mær persónliga at at mann tosar saman allir flokkar nettupp við hesar her raðfestingini eg haldi eisini í álitinum hjá ruttvangum kanska kemur sjálv upp her har verður eisini nevnt hetta her um raðfestingar hvat kemur fyrst og hvat kemur síðst og til dømis verður nevnt her um samn at gera hann í stand altso er tað skilagott til dømis tað kanska onkur ikki heldur og sovíðari og og hvat er tað fyrsta skipið til dømis hvar er mest átrokandi hetta her er ikki í mínari verð direktar flokspolitikkur altso hægra vinstra hetta er at vit eru samd um at vit hava eina avbjóðing spurningurin er hvussu raðfesta vit hvussu skjótt og hvat taka vit fyrst og tað er har vit siga at nú eg landsstýrismaðurin í svingvu hetta her og vit hopaðu at ólavsøku at vit fáa tað kjakið og so hevði eg hvussu er lagt upp til at allir flokkar tosau saman kunnu vit men tað betýðir tað betýðir at vismaska at framskunda hesa ætlanina so betíði eg tað tað at við einum tveimum árum at tað kemur líkasum í holt við langtíðarløguætlanini og hvat hvat kann mann so líkasum flyta har so hetta er hetta er ikki púra einfalt men vit hava øll eit felagsmál til spurningurin hvussu skjótt
so raðfesta vit takk fyri ja takk her var
onkur viðmerking bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri eg vónaði álitinum hjá meirilutan at síggja at mann valdi at framraðfesta hetta her sum er sett av frá fimmogtjúgu úteftir sum eg haldi er øgiliga leingi tá ið mann hevur funnið út av at støðan hjá flotanum er enn verri enn mann helt men eg eri glað fyri at magnus rasmussenn nevnir hetta her um at flokkarnir tosa saman um at mann møguliga kann framraðfesta íløgurnar í nýggja strandfaraflota og so ætlaði at spyrja magnus rasmussen nú tá ið fíggjakarmarnir akkurát verður viðgjørdir har viðgjørdu vit millum annað hetta her eyka stóra innskotið frá baintnordik kundi tað verið brúkt sum ein byrjan upp á at endurnýggja strandfartaflotan kundi tað verið partur av tí at mann hugsaði at brúka teir pengarnar soleiðis at mann kundi kom í gongd við
at smíða nakrar nýggjar ferkur
ja takk fyri hara formaður ja altso hetta her við at pengar sum nú koma inn altso hvussu kunu teir brúkast taso tað má síggja seg einum størri høpi hetta er samfelagið sum skal hanga saman bæði í rakstri og løgum og tí má mann gera eina raðfesting og akkurát oyra merkja nakrar pengar til nakrar bestemt tað tað dugi ikki orilia at síggja at mann kann svara uppá her so tað tað dugir ikki orilig at meta um men tað sigur seg bara sjálvt at vissi mann játta pengar og játta pengar so so kemur úppa tvørs av av onkrum visi mann ikki tillagar okkurt ella sparir onkrsess ella fleiri inntøkur vit vita gott at at at til dømis tjóðveldið hevur lagt uppskot fram fyri hundraðtals milliónir altso yvirtaka løgregluna og dómsvaldi yvirtøku av landslæknaembatinum og eghvi sg kundi nevnt forskeltanna óhefni á ríkisveitingini og sovíðari ha altso tað er nokk so nevnt at siga at vit vit skuldu játta pengar men so er tað bara hvussu kunnu vit so tillega samfelagið og hvar hvar skulu vi so líka sum trekkja av ella ella koyra upp á við vantandi neija vantandi inntøkum tá
tað er akkurát sum tað sum eg sagti takk fyri
ja takk fyri fólkvinna meirilutin sigur í sínum áliti at at mann nú fer at seta hana niður eina nevnd har sum mann fer at viðgera hetta málið mín roynd av sovorðnum er tað at seta tú niður eina nevnd av viðgerð hetta her so kemur tað draga og tað kemur øgiliga seint í lag tað sum kemur í drað og tí ivist eg í um um tað ikki er tann politiska kabalin sum skal ganga upp fyrst áðrenn vit fara at at hyggja uppá hesa nevndina tí at eg haldi hatta at eg haldi ikki tað gongur nóg skjótt simplitæl spurningurningurin er av til magnus frasmussen vildi hetta ikki alt verið umgangi sum vit eru í núísu trupulleikarnar við segði í undanfarna samgonga ikki tók nólsoyaperguna av tá ið í í tvey túsundu túsundu og sekstan hesin vildi slekkja
ki verið íkomin víse
jata magnusasmusengtakk fyri harra formaður ja tað rast sum bandersandoy sigur tað var tað fyrsta sum bleiv gjørt ella eitt tað fyrsta tað var tað mann tók nólsoyarferguna út og vissi tann fergan hevði mann sigi sloppið at vera bygd tá so sigldi hon trygd millum havnina og nólsoy so so tað má mann siga at eg haldi at bbrander sandoy hevu rætt í og hetta við við nevndini tað var soleisnar at at landstýrismaðurin upplýsti fyri okkum í fíggjarnevndini at nú verður nevnd sett og hetta skuldi arbeiða skjótt og tað álitið hava vit sá á landsstýrismaðinum tahn sigur tað a tað er so og tí síggi eg fyri mær at tá ið ólavsøkan er farin at at vit mugu blíva ítøkilig og sjálvandi má tað politiska so inni inn yugir altso serliga í í raðfes
takk fyri ja takk næsta røða er
ruttvanggrvætakk fyri frú forkvina eg haldi hetta er eitt eitt gott uppskot til tróngt uppskot sjálvandi mugu vit fáa hetta her á breddan onkursvegna at fáa endurnýggja stramdferðslu strandfarðaflotan eg havi so valt at vera at tikið undir við sjálvum uppskotunum men sjálvari eyka játtanini havi eg so valt ikki at taka undir við og eg veit teg kanska traditiónfyri tá mann situr í andstøðu tað er eitt sindur umkostningsfrítt tá kemur ikki gjøgnum allíkavæl og mann pjøvist ikki at hugsa um útreiðslusíðuna men eg haldi sum ein flokkur sum fór til væl við slagorðunum haldføri fyrst og fremst og vit hava lagt fram uppskot um fíggjarligt fíggjarpolitiskt regluverk so so má eg onkursvegna taka tað til eftirtektar sum vit sjálv prætika so tí havi eg valt ikki at vera við í sjálvari eyka játtanini eg haldi ikki tað er út frá vanligum fíggjarpolitiskum fíggjarpolitiska fatan er rætt at koma við einari eykajáttan mitt í einum ári uttan at vísa á ítøkiliga hvar á hvørjum játtan mann skal taka taka tað av og og eg veit ikki ordiliga hvat eg skal siga tað er tað var øgiliga nógv av hesum her í undanfarni samgongu faktiskt haldi eg at tað minnir øgiliga nógv um altso nú fáa vit at hoyra fyri at vit tóku nólsoyar ferguna av og hví vit ikki gjørdu tað og tað koyrdu vit tí sama í undanfarna vælskeiði hví har sum vit brúkslaðu táverandi andstøðu fyri at taka tunlarnir norður um fjall av altso mann ger eina raðfesting og eg má siga at tá vit komu til í tvey túsund og fimtan tá helt eg at ternan var brúkilið nøkur ár afturat á nólsoyarleiðini tað má eg siga heilt ærligt í mun til til dømis farleiðina bæði til hvalbiar og serliga kanska norðum fjall tað hugsaði eg at ternan er nú ikki heilt so galið men sjálvandi skulu vit hava eina nýggja nólsoyar ferju innan fyri nøkur ár og eg haldi eg má siga fyri tað fyrsta eg eri øgiliga harm um at royndirnar higartil av erli kongsdóttir hava verið eitt sindur ivasamar eg vóni at tað er byrjanartrupulleikar og at nólsoyingar fara at blíva glaðir fyri erli tá ið honú er tað avloysaraskipið sum mann hevur og eg trúgvi eisini at vit kanska fara at blíva glað fyri eina við við tíðini eg skal lesa álitið sum la tar viðmerkingarnar sum eg havi tað er neyðugt at gera breiða langtíðarsemju um framtíðar útbng av føroyska samferðslukervinum tað eig ikki at vera politiskar samansetingar her og nú sum eru avgerandi fyri raðfestingar á samferðsluøkinum ferðasamband er fortreyt fyri frælsinum at búseta seg kring landið og tí mugu samferðsluíløgur støðugt raðfestast við tí endamáli at tú kanst ferðast trygt høgliga og regluliga stórt sæg hfar tú býrt undirritaða tekur prinsipielt undir við uppskotinum um at endurnýggja strandfaraflotan og heldur at uppskotið eigur at vera partur av størri raðfestari sanferðsluætlan yvir longri áramál har eisini vega ogtunnilsætlanirnar eru við í tí sambandi verður eisini neyðugt at finna semju um ein framtíðarfíggingarleist við hesum viðmerkingunum tekur minnilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið egentliga er tað tað sama sum eg segði undir viðgerðini av undanfarna uppskoti um at javnseta gjald fyri ferðing og farma
ning takk fyri ja takk
bjørt samuelsen hevur eina viðmerking ger sovæl takk fyri framsókn tekur ikki undir við eykajáttanini og tað er fyr s nokk fer nókf at argumentera sum ruttvang ger men tað er nú ikki soleiðis atað púra ófíggjað altso í tannforstand at samgongan framflytur hundrað og tjúgu milliónir krónir óbrúktarpengar frá løgukarminum sum er øgiliga nógvir pengar altso tað sær út sum at samgongan yvirs kalla tað yvirbjóðar men játtari eina rúgvu so ikki nær at brúka tað og tí er tað við siga jamen so eigur at vera pláss til at koma í gongd við hes á nólsoyar ferkuna nú annars glað fyri rutt vang tekku fram hetta her sum vit fingu at vita frá undanfarna landsstýrismanni í samferslumánlinum at terna fór at halda nøkur ár afturat tað vísti seg barat hon var nógverri søðu og heldur rutt vang so ikki at tá hevur mann skyldu til at gera nakað tá ið mann finnur út av at fortreytirnar eru ikki tar somu sum tær vóru tá ið mann tók
feina avgerð takk fyri
ja takk ruttvang ger sovæltakk fyri jú avgjørt eg segði aftur og aftur undir farna valskeiði at eg helt at tunlarnorðrunfjall var tann farleiðin sum var tann vánaligasta í landinum aftan á tað sum vit høvdu sett í gongd og nú tá ið tað er farið av bakkastokki so haldi eg at nólsoyar leiðin sær út til at vera ein av teimum ordiliga ordiliga keðilig farleiðunum sum mest av øllum treingir ábøtur so avgjørt og serliga tá ið longu nú ella tá tá ið tað tekur so langa tíð at gera umvælingar á ternuni kanska tíðir upp á at terna syngur upp á síðsta vert og tí ongantíð for skjótt at vit fáa gjørt eina langtíðarætlan har sum ein ferya
nólsoyar er partur av takk fyri ja takk næsta røða er
frú forkvinna h nú siti eg ikki í fíggjarnevndini men eg skal lesa álitið vegna umboðið hjá okkum pollareynatúgvu og tað er so minnilutaálitið og hetta eru tær felags viðmerkingarnar sum eisini aksel veð johannessen og ruttvang eru saman við pálli á reynatúgvu um tey vísa á at støðan við verandi ferjuloysnum er ótolandi á summum av leiðunum til smærru oyggjarnar torført er við verandi feroyum at rokna við støðum ferðasambandi til smærru oyggjarnar og ávirkar hetta í stóran mun trivnaðin og møguleikan at røkja starv og vinnu á hesum plássi upphæddur verri gerstøðan tá feroan verður tikin úr sigling onkustaðni fyri at verða sett ísigling aðrastaðni eitt nú í samband við viðlíkahald og har einki egna avloysaraskip er samgongan skal ikki einsmøll lastast fyri íkomnu støðuna tí undanfarni landsstýrið hava ikki raðfest hesa uppgávu nóg væl samgongan er kortini cek y ikki at raðfesta hesa endurnýggjan av flotan til smæru oyggjarnar frameftir um samgongan gjørdi eina breiða og varandi semju um hesa íløgu ætlan saman við andstøðuni so kundi hald verið í ætlanini men ein sær vísa til eina íløgu ætlan sum liggur uttan fyri stjórnartíðarskeiðið hjá hesari samgonguni er at kasta útoyggin torvmold í eyguni álitsvekjandi er tað ikki men kann møguliga brúkast sum vallagn minnilutin er sannførdur um at einasta rætta loysnin fyri útoyggjarnar er ein miðvíst ætlan lík hesari sum er í uppskoti og sum skipar byggingina av feroyum til tørvin sum verður ár fram og ikki sum meira og minni tilvildarliga loysnir í neyðstøðu harumframt mælir minnilutin til at breiðka uppgávu loysnina til eisini at fevna spurningin um sigling út í heyst her eigur sjálvandi at finnast ein dygdargóð loysn nú teistin gevst at sigla um skopuna fjørð minnilutin er ikki so sannførdur um ætlanina at høvuðsumvælá samd lutið er komið fram undir nevndarviðgerðini sum sipar skilvís í teirru ætlanini tvørturímóti vísandi til ómetaliga stóra tørvin á endurnýggjan á strandfararflotan til smærru oyggjarnar í landinum mælir minnilutin løgtinginum sostaðiliga til at samtykkja uppskotið og so kann eg nevna at viðmerkingarnar í hinum álitunum sum í játtanarlógin erunøkulunda tær somu men har er so munurin tann at tjóðveldið er tað einasti sum mælir til at samtykkja hesa eykajáttanina í ár som mann kann koma í gongd við hetta og vit hava víst til at mann eigur at kunna finna pengar til tað tí mann hevur tað vísir seg at tað loypur rættiliga nógv av ug mann hevur eina øgiliga høgan íløgukarm og eg eri greið yvir ati at tað kanska ikki altíð er tann tann besti mátin at játta uppá men eg haldi nú serliga tá ið vit sóu hetta her eyka íkasti sum kom frá bank nordig sum vóru øgiliga nógvir pengar sum í tveyogtjúguog trýogtjúgu vera tilsamans næstan hundrað og tjúgu milliónir krónur so haldi eg gott mann átti at kunnað fingið pláss fyri at farið í gongd við hesari ætlanin í endurnýggja flotan uppskotið hjá tjóðveldi snýr seg um ein tað er ei verðslagslóg tað er ikki eitt uppskot sum loysir avbjóðingarnar til allar farleiðir tí tað til tað krevst jú at mann í hesum høga tingi fær meirilutan fyri at økja túratalið munandi men hentara verðslagslóg og tað merkir et tað eitt uppskot um at byggja fýra nýggj skip og mann kundi kanska byrjað við at sagt at mann fór í gongd at byggja tvey skip tað hevði so í øllum førum gjørt stóran mun eg haldi t tað er nokk so altso eg eg haldi at tá ið andstøðan bleiv við at siga tað at orsøkin til at nólsoyn ga ehisi støðu er at mann valdi at byggja erli kongsdóttir sum varð bygt sum eitt avloysari skip heldur enn nólsoyar fergu so haldi at visti mann meina nakað við tann kritikkin so haldi eg at mann mátti havta sett pengar av til at fara í undir a bygtnýggja ferium nú beinanveg taðhevr mann ikki gjørt mann hevur onga krónur sett av fyrr enn tjúgu g fimmogtjúgu og tað er jú aftaná hendan samgongan er liðug at sita tað er altíð lætt at raðfesta í komandi tíðarskeið men sum sagt so haldi eg at tað viktigasta tað týdningarmesta er at mann politiskt klárar at fara inn í eina tilgongd har mann kemur í gongd við hetta her og at mann fær tað framskunda og satt at siga hevði eg væntað at tað fór at standa í álitinum eg eg hevði væntað at samgonguumboðini fóru at skriva at soleiðis sum støðan er blivin nú tá ið mann í komin í eina støðu hvar ið visu vit taka nólsoyar leiðina

hetta avloysar skipið er la kongsdóttir sum skuldi vera avloysara skipað øllum leiðum og samferðslan segði tá tað týdningarmesta var at fáa bygt at avloysara skip at tað er knappliga blivin tann fasta farleiðin hjá nólsoyingum og at ternan vísti seg at verað so øgiliga nógv verri standi enn enn mann helt tá so tað hevur veruliga skund at kom gongd at byggja fleiri ferour og fyrisovit kundu vit gott havt verið populistiskur sagt eina nýggja ferou til hvørja oyggj tað hava vit ikki gjørt tí tað er eisini ovur til men vit vísa í viðmerkingunum til bæði uppskotini á at tað er neyðugt at finna haldgóða loysnir fyri allar oyggjaleiðirnar fyri allar oyggjarleiðirnar og tað merkir sjávandi eisini tilheystoynna og til mykinesar og tað merkir faktiskt eisini til koltur nú mann hevur ætlanir um at koltur skal gerast ein ein ferðavinnuoyggj har tað skal vera fæst samband út um summarið tð jú landsstýrið brúkar aktiskt fleiri milliónir og tað hevur brúktar nógvar miliónir seinastu árenn til ta verkætlanina sum er har frú forkvinna eg ætlaði at spyrja um eg kundi lesa eit brot úr einum skrivi sum nólsoyingar hava sent
til bára stein nielsen løgmann hetta var í miðlunum nú um dagarnarin ja gersovæl takk fyri nólsoyingar siga soleiðisat vit nólsoyingar kunnu ikki góðtaka eingir pengar verða settir av til nýggja strandfarar flotanfyrrðin í tjúgu og fimmogtjúgu og so vísa tey á tá tekur tíð at byggja skip og hvørjar avbjóðingar hetta gevur so siga tey víðari í eitt hálvt ár hava vit nú havt óhóskandi ónøktandi avloysararbátar um fjørðin vit sum hava ferðast um nólsoyar fjørð í ein mansaldur hava ikki upplivað størri ótryggleika og størri óreglusemi okkara farleiði hetta gongur út yvir trivnaðin og vit óttast við framtíðini hjá nólsoyar bygd um ikki vit síggja ein politiskan vilja til t raðfesta hetta sum skjótast í tjúgu fimmogtjúgu er ov seint og tað er eisini komin ein innilig áheitan frá útoyggjafelagnum har tey vísa á ati hóast hetta her málið hjá tjóðveldið fer at fella so vísa tey á ati at tað ber ikki til at bíða longur við atraðfesta hetta a dagføra strandfaraflotan og tey heita staðiliga á politisku skipanin um at fáa tað framraðfest og og tað fari eg eisini at gera heita á landsstýrismannin og sitandi samgongu um atroyna at finna pengar til at koma í gongd og tað er heilt sikkurt eisini ein stórur fyrimunur fyri samgonguna viss mann ger tað at koma í gongd áðrenn tjúgu og fimmogtjúgu eg haldi ikki at hetta nýtist at vera eitt trýssmál eg eg vitvit hugsa um vit hugsa um hvussu stórar og góðar semjur vit hava klárað at gjørt um tær stóru útbúggingarnær heilt stóru útbúggingarnar undirsjóvartunlarnar og so frameftir so haldi eg at vit skylda teimum sum búgva á teimum smærru oyggjunum tað er eitt øgiliga lítið prosentpartur av fólkatalinum men tað er líka týdningarmikið fyri tey at hava ferðasamband bæði fyri fólka og farm sum kann brúkast dagliga til dømis er tað í dag øliga trupult at búgva á í heysti til dømis og ferðast til havnar dagliga vist mann vil arbeiða í havn og búgva í heysti ella umvænt ta er næstan ógjørligt og tað er galdandi fyri tei flestu av teimum smáu oyggjunum tað ber so til fyri ein oyggj sum nólsoynna men tað er so ofta at her flytingar og sainkingar og ja mann veit næstan ikki hvat mannkemur upp til um morgunin og soleiðis er støðan hjá fleiri av oyggjunum o so kundu vit eisini nevnt mykines sum til dømis hevur tørv á at fáa longt tíðarskeiði tað verður siglt hóast mann sjálvandi ikki kann sigla alt árið og á tann hátt kundi mann nevnt allar oyggjarnar sum hava hvør sín tørv eg haldi tað er umráðandi at vit taka hetther í álvara vit hava brúkt ikki milliónir vit hava brúkt milliardir upp á tað fasta vegakervið sum í dag bindu seksogfýrs prosent av fólkunum saman fólkatalinum saman so í veruleikanum frú forkvinna so er so er niðurstøðan av hesum orsøkin til hetta er uppskotið fyrst og fremst ver tikið fram tað er at vit taka tað upp og fáa hetta her framraðfest sum mann kann koma í gongd við endurnýggja strandfaraflotu og í uppskotunm hava vit so eisini víst á teir stóru fyrimunirnir sum eru í tí viss mann kann semjast um at at lata ferjurnar byggjast í føroyum tað kann skapa bæði spennandi vitanaruppbygging og arbeiðspláss og annað sum vit ei hava sæð í samband við tá ið skpið sverri bleiv bygt á á mest men men grundleggjandi at mann vil fara inn í eina samráðing um at fáa framraðfest játtanirnar soleiðis at mann kann koma í gongd í endurnýggja flotan og at mann setir sær eitt áramál innan fyri hvat fyri it áramál skal allur flotin verða endurnýggjaður eg haldi ikki tað kann trikast undir nóg harðliga ella nóg hart hvussu átrokandi tað er fyri útoyggjarnar at fáa nútímansferðasamband takk fyri frú forkvina ja takk
her var onkur viðmerking sigur stevnberg ger so væl takk fyri frá fólkfína ja eg haldi at tað er eitt mál sum eigur at samla alla politisku skipanina tað hevur mann klárað fyrr í munandi stýri upphæddum og tá tað verður víst á at mann kanska í fimmogtjúgu setir pengar av so hava okur eisini akkurát viðgjørt karmarnar fyri nøkrum døgum síðan og har dugdi eg ikki ordiliga at síggja heldur fyri tey næstu komandi nógvu árini at nakað er sett av og hetta málið kann ikki loysast uttan við pengum so eg dugi ikki ordiliga at síggja hvat ið mann hevur akkurát sum er boðið til tey fólkini sum búgva á útoyggju ella á oyggjunum og hava brúk fyri at ferðirnar verða endurnýggjari nú tí at søg sum tað stendur í løtuni í hvør fall í mun til játtan so er ikki nakað at síggja
ta
er so nei altso sum nevnt so eri karmurin hjá samgongum sigur at man raðfestir tað í fimmogtjúgu seksogtjúgu sjeyogtjúgu og tað er sjálvandi aftan á at hetta samgonguskeiðið er av men eg eri samd við eg er samd við minnlutan fíggjarnevndin sum vísir á at at hetta í veruleika er eitt forsømilsi sum strekkir seg nokk so langt aftur mann átti at miðvíslu verður farin í gongd í endurnýggja allan flotan tað átti mann men landsstýrismaður ella landsstýrsmaðurin í samgongu hann fekst so í øllum førum bygt eitt avleiðsarskip men tað skuldi vera eitt avleiðsaskip tað skuldi ikki vera eitt skip til fassa sigling millum nólsoynna og havnina so eg vóni at mann politiskt kann semjast um eitt her tí sum eg segði áðni so haldi eg ikki hetta nýtist at vera nakað strýss mál hetta krevur bara eitt sindur at vilja og tað er kanska ikki ja tað stóra fólkatalið úti á smáoyggjunum men tað er sera umráðandi fyri okkara land at vit tryggja at allar allar og allir íbúgvar í
konnu hava nútímans ferðasamband takk fyri
ja takk magnus rasmussen ger so vældagfyrrari frá fólkum tá nú hevur ráðari nevnt eina tvær tríggjar ferðir tá hetta nýtist ikki at vera nakað stríðsmál hetta er einki stríðsmál spurningurin er bara nær hetta kemur í gongd og vit hava sum nú situr samgongu ferð eftir ferð verið harstaði fyri øktan útreiðsluvøkstur og ikki bara harstaði eitt sindur men rættiliga ógvusliga tí er mín spurningur eitt boð upp á hvussu mann kann fíggja tað her við sum mann ristir ein tvey trý ár fram
takk
samuelsen gersvæl ja takk fyri magnusrasmussen hevði so ikki nakað boð í sínum áliti og tað tað er t tað sum eg kanska hevði vónað at tað kom ein eitt sindur virsjoner ætlan frá meirilutanum fíggjarnevndini meni eg nevndi hetta her við at nú eru tað komnir tað er komi eitt ógvuliga stórt útgjald tá i tað kemur eit stórt útgjald tveyogtjúgu trýogtjúgu frá banknordit tað kundi mann valt at brúkt sum ein eina byrjan tað eru hundrað og tjúgu milliónir krónur mann kundi eisini lagt valt at sagta vinnusbýtið frá føroya teli sum hesi ferð var tvey hútseud milliónir tað svingaru eitt sindur vussustórt tað er men tað er rímiliga høgt hesi ferð at mann tóku tað afturat altso har sum te vilja er tað veður og ynskir mann at finna pengarnar so finnur mann teir og tí bar er tað eisini marnusrasmussen veit gott at lættasti vegurin til at fáa tað ikki eydnast tera fara út og siga nú takið handan vegin ella hasa útbúggingina frá onkrum men mann hevur játtað øgiliga nógvr fleiri pengar enn tað mann klárar at brúka á ílegukarmunum sum mann eigur at kunna finna hesar pengarnar visti mann hevur viljað til tað

frú forkvina til viðgerðar er eitti til onnur viðgerð tilr et uppskot frá tjóðveldi sum er tvey uppskot sum verð viðgjørt í einum tað eina er ein verklagslóg um at útbyggja strandfersluflotan la durendurnýggja standferðsluflotan har mann ynskir at brúka trý hunrað og tretivu milliónir til tað tretivu milliónir inniverandi ári og so trýss milliónir tey komandi fimm árini soleiðis at vit kunnu fáa endurnýggja strandfaraskipaflotan sum er eftir honduni blivin rættiliga gamal og tað hevur við sær hann ikki serliga modernaður og taðhevur eisini tað við sær at kanska egvirlíkahaldið nógv og oftani eru skipini av abeting og liggjað við ymiskum brekum sum ger tað at farleiðirnar á útoyggj eru alt annað enn nøktandi øh nú las bjørt samuelsen álitið upp sum pollareynatúgvu ruttvang og eg sjálvur hava gjørt og tað kan g ikki lesa upp aftur men eg havi nakrar ískoytis viðmerkingar umframt tað sum eg eri saman við páll areynatúgvum rut vang um og tað skal eg lesa upp tað er hesar tað er ikki rætt at byrja hesari íløgurnar við einari eykajáttan og tekur undir ritaði tíð ikki undir við tí eykajáttanaruppskotið sum hoyrir til hetta lógaruppskot alt ov leingi at bíða til tvey túun o fimmogtjúgu at fara undir at endurnýggja strandfarðarflotan og mælt verður tí til at løguætlanin verður endurskoðað til tess at útskifting a strandfarafltann kann rúmast í íløgu í ætlanini fyri tvy túsund og tveyogtjúgu og árini frameftir øhætlanin hjá landsstýrinum er at mann skal fara undir at undir at endurnýggja strandfararflotan áðrenn tvey túsund g fimmogtjúgu frameftir tað vil siga at vit síggja kinakað nýgt skip í fyrsta lagi tvey t og seksogtjúgu kanska tvey úsn og sjeyogtjúgu og tey seinast koma so ikki fyrr enni tvey túund og áttaogtjúgu tvey túsund og níggjuogtjúgu tað er rætta leingi at bíða hjá utroyggjafólki og tí halda vit u at eigur at skulda undir hesa her verkætlanina og fara í gongd longu í næsta ár orsøkin at vit a ikki taka undir sjálvar eykajáttanini tað er tí at vit halda sjálvtum sita í andstøðu og sjálvt um samgongan ger tað ferðattana fer at byrja nýtt virksemi við eina eykajáttan uttan fyr hægst neyðugt og ati at tað kann vera óheppin tað man eykajátan at seta nýtt virksemi í gongd at mann missir fíggjarstýringina tað haldi eg kanska samgongan hevur ávísa mun gjørt tí halda vit er ikki heilt rætt og hinari síðuni eer komin út í aprílmánaða og skal mann játta tretivu miliónir í ár so skal mann fyrsktbyrja at tekna og og og og fyrireika einastílíka verkætlan og tað tekur í minsta lagi eitt hálvt ár so neyvan fer mann byrja at byggja nakar skip í ár som mann tekur avgerðin og gera tað nú men helst um ársskiftið ella hara leið er tað klárt at fara í gongd men sum vit hyggja eftir hvat er hent á hesum økinum ti nógvi seinastu árini so fingu vit um aldarskiftið g teistan og so í tvey túsund o fimm kom smyrðil síðani tá hava vit ikki bygt nakað nýtt skip til til oyggjasigling ímillum oygjarnar burtursað frá erli kongsdóttir sum er eitt eyka skip sum kom í fjør og tað er ein ávíst misnøgd tíverri við við erli kcongsdóttir men hetta var tað skipið sum strandferðslan mælti til og helt vera tað rætta skipið og nú hevur tað verið so stutt og at verið er í havetri so eg haldi ldi sum rut vang segði lati okkum geva tí ein kjans tí hetta er ikki ein nólsoyar feroya hetta e eitt eyka skip sum skal brúkast at seta inn tá ið skip e skuldi hava beting og tivlíkahald og øh men burtur frá tí so havi eg gjørt so e haldi politiskaskipanin sum heild og líkamikið um tað er í samgonga ela andstøða so hava vit forsømt eitt sindur at endurnýggja strandferaskipuni hyggja vit eftir tá að kemur til tunlar obara tunlar nú taki ikki vegir við so hava vit síðani tvey túsund og tólv og takaso fram til tveytúsun o fimmogtjúgu brúkt á leið á lei fýra milliardir upp á at keypa tunlar vit gjørdi jú viðarðhaystunnilin vit hava gjørt eysturoyartunnilin og hvaldbiartunnilin verður liðugur fyrsta dagin og vit gera sandoyartunnilin og vit gera dalstunnilin og fámjastunnilin og tunlanorðurfjall fara í gongd seinni í ár samla sæð kosta teir tunlarnar kanska yvir fýra milliardir og alt gott um tað vit hava jú atkvøtt fyri fyri øllum hesum tunlinum men kann mann so ikki brúka a lýsa endir pengum upp á tey sum ikki kunnu hava tunnil men sum statvek eru knýtt at oyggjarleiðum at byggja nakrarð nýggjar fernur og tað hava vit spolitisku skipan so elta so sviki tí taka vit undir vi hesum uppskotinum og halda tað er kærkomið og at vit eiga atfara í gongd longur

eitt í hesum upskotunum her tað er at mann mælir til at brúka rættiliga nógvar pengar minnist sme rætt egveits hun vað tretivu milliónir krónur upp á at umvæla samm tað ivast vit um tað er rætt el la ú hust óvar pengar upp á í so so gamla feroyu jezam og eitt annað sum sum sum ikki er við í hesum uppskotunum eg haldi eg haldi ikki er nevnt í viðmerkingum onkur rætta meg á sandoyartunnil og tá verður teistin tøkur annaðhvørt ann hann brúka sum eina aðra farleið ella kann hann seljast øh eg skilti landsstýrismaðrin kann rætta meg tá hann tekur orðið men eg skilti at landstýrismanntair var til hoyringar at han nokk ikki var ætlanin at brúka teistan til aðrar farleiðir nokk tselja hann tá ann koma har til ta erhan r kanska ik heivt eygnaður til nólsoyar farleiðina og aðrar farleiðir men tað gevur so nakvar pengar sum kundi it fara inn í hetta her og kt tá pengan suman fær fyr selja teistan til at brúkt til at endurnýggja strandfarðaflotan soleiðis ati samla og sæð eg kanska upp haftu ett sidur minniní vat tendur í her peint kal mann far fyri teistan tað tað dugi eg illa at meta um kanska landstýrismaðurin hevur okkara metingu su at fingi atverðað strandferðslun um men at vit bæði tað sum sita í samgongu í dag og vit sgja andstøðu í dag hava ikki nóg stóran mun brúk pengar til til at endurnýggja strandferðsluflotan og hann er blivin óhóskandi og tað er forvánalig tænasta til útrayarain útoyggjar tí vóni eg at hetta uppskotið fellur nokk men eg vóni at politiska skipanin kann v tvera fara í gongd áðrenn tveytúsun fimmogtjúgu seta pengar av í íløgukarminum soleiðis at tey sum búgva í nólsoy kalsoynni svínu fugloy skúvoy heysti og aðrastavnir ikki skulu bíða heilt til kanska tvey túsund og sjeyogtjúgu til at síggja eitt nýtt skip aftur í føroyska samferðsluflotanum
takk fyri frú forkunnandi ja takk
t vóru viðmerkingar jóhannes joensen ger sog væl takk fyri formaður ja sjálvandi eiga vit at byggja so skjótt sum til ber tí tað er lívagrynsa útoyggjum ta er siglingin tir skipini eg hugsi bara at tá vit fara at byggja og helst beinanvegin so skjótt sum gjørligt sum akstaðvar í hannesins tvey túsund og tveyogtjúgu at so byggja vit í føroyum tí tað skapar eyka arbeiði og vit fáa fleiri skattinntøkur tann vegin soleiso at tá vit byggja at so fáa vit eisini inntøkt i samfelagi so byggi í føroyum tí føroyingar duga
tað best takk fyri
jaak akselv johannesen gja tað er tað er púra samdur við johannes joensen í tað legu eitt upskoti eisin upp til at skal byggjast í føroyum og tað tað handverkið var næstan hvørvi í føroyum altso tá van ikki bygd nakar skipið í føroyum so nógv ár sum sum sum sum vit ikki hava fyrr enn nú so er tann vitanin hon hon hvørvi upp á ein alnan máta men nú hava so bygd jakus verri í føroyum og tað haldi eg hevur gingið væl í hvussu mann helt tíðarættina umn helt kostnaðarætlanina og tað er at snøgd og flott skip so núvur mann fingið nakrar royndir at byggja skipið skipið í føroyum omanfær góðar royndir so tað at vit halda fram við at byggja skipið í føroyum eg hevur týdning tað gera vit ikki tað so hvørvi vita hann tað er einasta mátin at at varðveitta vitanina tað er at mann mann ger skip so so tað er avgjørt skilagott og so tað at brúka vit tý hundrað miliónir upp á at byggja nøkur skip sum kemur í hussu rein fittur partur innaftur sum skattainntøkur hjá
kommunum og landið ja takkbjørtsa
samuelsen eina viðmerking ger sovæl takk fyri ja sum tað veður víst á í uppskotinum so metir strandferðslan ikki at teistin kann brúkast til at seta se inn í aðra sigling men mann væntar at selja men tað kann mnn sjálvandi ikki geva fyri am mann hevur funnið eina loysn til hestleidna leiðina so er spurninir um tað eisini skal vera nýggj ferge ella um mann kaln finna eina loysn at keypa onkra fergu ella umleggja siglingina í flotan men eg ætlaði at spyrja aksevl johannesen nú er hann so ræðla bangin við hesum eykajáttanum og sovorði sog eg eg skilji væl argumentatiónina men men tað hevur ofta verið soleisa tá tað var eina kuttstøða so hava vit øgiliga oftað játtað í veruleikanum fleiri tíggjutals milliónir tí tað var neyðugt at framskunda okkurt og og tað plagar eisini at eydnast at finna politiskar semjur serliga vistu mann hevur ein fíggjakarimin sum er ríkiliga víður heldur aksel johannesen ikki at tað átti at borið til altso visti mann setti seg niður at at funnið eina loysn soleiðis at mann kann framskunda tað at byrja at endurnýggja strandfartaflotan tí tjúgu og fimmogtjúgu er altso rættiliga langt frammi
het
jseljohannesen gsæg eg skilji hvat bjørt samelsen sigur oftani tá mann kemur við eykajáttan til til til íløgur so er að sum oftast íløgur sum eru í gongd sum vísa seg blíva dýrari elaeitt el annaðella ganga skjótar inna ætlans maman fær arbeiðsgekgað upp og hjálpar pengar her nú men í hesin førin eru eisini tær tretivu milliónir eru nok nógv pengar í mun til hvussu skjótt kár mann koma í gongd hesin skipini skuldu fyrst teknast og prosjekterast o so framvegis so kanska eina ávísa upphædd sum ann færa gongd við tekninginu á prosjekteringina hevði kanska verð skilagott men eg trúgvi neyvun at mann er førur fyri atfari í gongd við sjálva byggingina fyrr enni seinasta lagi í endan av hesum árinum taðeeg dugi kkioli at meta um tað men men suman hyggur eftir erli kongstrattir s og tóku tað hvussu noksnógvar mánaðir pað ti mann ætlaði sær at gera ta og og skuldi fara undir at fyrireika tað til mann setti eg vet ikku k man siga mtunlan sigur man borin ú hetta evetikki um tað er sveiskur apparatir hvat er tá tað kemur til ái skip í ma segi á tann mátan men tað teturtekkara tíð
ja takk næstur at røða
takk fyri frú forkvinna ja hetta er upskotið um ati at byggja nýggjar fergur til til útjaðarin prinsippið í uppskotinum taki eg sjálvandi undir við tí at eg haldi at tað er lívsneyðugt at vit hava eitt gott samband út til til allar útoyggjarnar í føroyum men eg fari ikki at taka undirvið hesum uppskotinum tí at eg haldi ikki at tað er rætt at vit fara at játta bara soleiðis í flang tvey hundrað milliónir til at byggja nakað sum vit faktiskt ikki vita akkurát hvat ið tað eru vit skulu byggja í í verandi løtu eg taki undir við við meiriluta álitinum øhtó eri eit líti sindur skeptiskur viðvíkjandi hesi nevndini sum skal setast niður visitra in nevnd sum arbeiðir og sum far til fara eina bundna uppgávu sum hon kann gera lidna innan fyri eina ávísa tíð so er tað fínt men men tað ofta só saman at hesar nevndirnar sum verða settar tað blíva bara ikki ferdliga við nakað sum helst so so eg eg vóni í øllum førum bara ati og ivist ikki í at landsstýrismaðurin fer eisini at tryggja at at tað arbeiðið fer bæði at ganga ganga skjótt og gott tað er soleiðis at tað skal raðfesting til tá ið ið vit práta um tá vit práta umum um íløgur øhendan borgarliga samgongan var taðn sama sum sat frá ellivu til fimtan har vit raðfestu nýggjar motorar til teistan og nýggja skúvoyaferu harafturat raðfestu vit nógv annað gott millum annað fleiri heim til fólk við serligum tørvi so tók ein onnur samgonga við har koma eingi heim til fólk við serligum tørvi men tey raðfestu havrannsóknaskip og erla kongsdóttur og serliga tá seinna haldi eg hevur víst seg at hava avbjóðingar og tað er ivasamt undir hvørjum umstøðum og hvar ið hon kann brúkast tað eru nógvar røddir sum vilja vera framm við at tann tann mátin hon er bygdir uppá ikki kann brúkast til útoyggjarsigling og slett ikki í u í á vetrartíð eg skal ikki siga tað er so men men í øllum førum má tað prógvast áðrenn tað áðrenn mann veit um tað ber til harafturatraðfest síðsta samgonga hvalbiartunnilin o eitta øgiliga gott gott gott tiltak nú hendan samgongan sum nú tók við hava vit higartil raðfest aftur at byggja heim til fólk við serligum tørvi sett nógvar pengar av til tað vit hava samtykt tunlar norðurum fjall vit hava satykt innkomuvegir og fara allarhelst at samtykkja vegin innkomuvegin til havnar eisini og ikki minst so fara vit eisini at samtykkja fámjistunnilin sum nú erkomin út í út á portalar út á heimasíðuna hjá hjálandsverk so so tað er nógv tað er nógv at fegnast um sjálvandi taki eg undir við at allar allar oyggjarnar útoyggjarnar í føroyum skulu hava gott samband og vit skylda útoyggjunum at virka soleiðis fyri at tær hava eitt gott og støðugt samband so at fólk kunnu hava sín daglig dag úti á oyggjunum og kunnu røkja eitt arbeiði onkra aðrastaðni men tá ið ið nú andstøðan kemur við hesum har sum mann nú skal játta tvey hundrað milliónir tá ið mann ikki hevur viljað brúkt pengar upp á hetta her í undanfarna skeiðið sum bara er eitt hálvt annað ára gamalt so eg efta eitt sindur komiskt tí at tað fyrsta sum undanfarna samgonga gjørdi tað var faktiskt at taka av ta ferguna sum í dag er eitt stórt problem sum skal mann skal mann fylgja harmaljóðinum úr nólsoynni so klára tey ikki ein vetur uppá hendan mátan afturat uttan at bygdin fer í íð skeljasoverði tað fyrsta í undanfarna samgonga gjørdi varð at taka ta ferguna beinanfyri henni tað var tað er altso rættiliga markotligt at mann nú kemur aftur hálvt annað ár aftaná at hendan samgongan er farin fyri einki og nú vil mann gera alt møguligt tað haldi eg ri tað haldi eg er eitt sindur speis tað mugu vit siga akkurantí men sum sagt eg eri púra samdur í ati at vit skulu hava eitt nøktandi samband út til úthiðarðina og tað fara
og sjálvandi hava virkað fyri í samgávuni takk fyri ja takk har
bæra ein viðmerking bjørt samuelsen gersovæl takk fyri samgongan hevur ikki sett pengar av fyrr enn aftan á hetta samgonguskeiðir av nemjið í tjúgu g fimmogtjúgu til at fara undir endurnýggja strandfartuflotan vil brandur sandoy arbeiða fyri at hetta verður framraðfest soleiðis at mann kann byrja at prosjektera og byrja at smíða nýggjar ferger til strandfarflotan skjótari enn
at byrja er tjúgu og fimmogtjúgu takk fyri
ja takk fyri forkvinna ja tað skal eingin ivur vera um at eg síggi øgiliga gjarna at vit seta íløguna eitt sindur fram bílegaætlanin er øgiliga spærd hon er øgiliga stór fyri tíðina men vist tað ber til so sjálvandi taka odd at gera tað tað tað sigur sjálvt tað sum bara er allar viktigast her áður mann fer í gongd við at at flyta nakra játtan fram illa at játta pengar at mann so ger tað greitt hvussu skal mann grípa hetta arbeiðið an hvussu skulu tey skipini síggja út sum vit fara at byggja til tær leiðirnar sum vit skulu og hvar eisini hvar skulu vit gera tað í mínari verða upplagt at eitt fórur í skipasmí
verður gjørt í føroyum takk fyri ja takk hendur
digold ger sovælfrú forkvinna núsiður brandi sandoy um um um tað ætlaði nólsoyar ferguna samgongan la ella fyrrverandi samgongu tað var mín ábyrgd eingin annar samgongan hevði ábyrgd av tí tað var eg sum avgjørdi at tann nólsoyar fergaran skuldi ikki byggjast og tað var við einum serliga einum hugsan og tað var tað at sjey ár fram skuldi eg verða avloysaraskip á sandoyarleiðini eg stó ítvereðisí tí støðu antin at taka skipið í nólsoynni og seta súlin inn á sandoynna eg trúgvi ikki at teð hevði verið serliga vælmuumtókt illa at seta súlni til nólsoyar so valdu okur alternativu at gera hetta skipið sum nú er men men problemið var at sandoyarfergan fyritað fyrsta vóru tilboðini hálvtrýss prosent tveyoghálvtrýss prosent hægri í øðrum lagi var skipað tíggju bilar illa tveir bilar í konternara og møguligt at brúka í sjey ár fram til avrobsara skipa á sandoyni tað var eina
til at tað bleiv loyfrum
ja gersæja takk fyri frú forkvinna ja tað er møguligt eg skal ikki siga hvørjar hvørjar grundirnar vóru aftanfyrit eg kannbara í øllu førum konstattera at um so var at mann hevði hug til at gera eina ferglu til nólsoyar so bar til at taka tað prosjektið sum lá á borðinum tað sum varð samtykt av einum samdum løgtingi og motifisera tað illa broyta tað soleiðis at tað gekk ynskinum frá nólsoyngum at møti og at tað eisini kundi brúkast til at sigla sum avloysaraskip um skopinafjørð eg kann bara konstatera tað øvuta at ístaðin fyri at rætta tað til broyta tað soleiðis at tað passaði so tók mann og slettaði tað av fíggjarlógini mann tók lógaruppskotið aftur og tað betíði bara tað at vig standa í eini forferdiligari støðu beint í løtuni tey sum búgva úti í úti í nólsoy vónandi verður
tíð takk fyri ja takk næstur at røða er jóann eli poulsen
ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg taki undir við grundhugsanini í hesum uppskotinum tað at oku kunhava nýggj strandfaraskip men tá tað er sagt so stakki eg ikki undir marið eg haldi slettikta er rætt at fara at byggja nýggj strandfaraskip sum almenn skip eg haldi at okur kula fara til at útlesitera landið skal ella strandførsla skal taka sær av tí at mann setir eitt minimum krav fyri hvat innsjúkra tænastu og eitt maksimun á hvat ynskou skal gjaldast fyr hesa leiðina alt har ímillum má vera upp til teir privatu sum bjóða upp á at gera hetta arbeiði mann kann at eftir tvey túsund og trýogtjúgu táer teir koyr hann til sands tá eru bara seks farleiðir hjá strandfarassipoo landsins eftir sum eru oyggjaleiður aftan á tvey túsund og tretivu tá er koyrir hann til suðuroyar turrir fimm eftir og tað eru tær fimm útoyggjaleiðirnar mann kann hugsa at onkra leiðn kanska vistimann tekur klaksvík seradal har kanska skipið kosta einar trýss milliónir av bygt tað er eingin trupulleiki hjá privatum at koma inn har og bygdar skip teir strandferslan fetur á eina miðnimun tænastu at teir skulda veita og ein maknsimum prís sum tær kunda taka frá ferðafólkunum hava hesir aktøranum so hug til at seta eykatúrar inn so má tað vera teimum púra frítt at seta eykatórar inn fyri tað gjaldið sum teir finna fer gott tað er eingin trupulleiki og okur síggja bara mykinesleiðin tá hon á sinni bleiv út desviterað tá hon var púra útidesviterað mann setti eitt gjald á trýss krónum sum var á vaksmun gjald og minumin tveir túrar dagin tað riggaði fínt tá so tørvur varð á eyka sigling tá tógji tær hátt ann hundrað krónur men so kom tann afturvendandi trupulleikin í føroyum hó hó og ein privatur tjena nakrar krónur skýtverður við tænastuni ok kundi havi av g efti at hjá onkum privatur tjena pengar hesin hugsnturin ein privat um aldurin tjena heldur hava verri tænastu innan privata kann tjena nøkur oyrur tað almenna skal heldur vata eina verri tænastu innan privat kann gera visuhnn kann tena uppá tg hin møguleikin visti mann ikki útlesterar tað er at gera strannførdina til ein til eitt alment partafelag men tað eri eg heldur ikki ordiligaheitur fyri eg haldi at einasta loysnin er við útlestering tað g ongur tað eitt nú kanska nólsoyar leiðina sum hevur verið nógv frammi har vilda eisini kanska kosta áleið einir trýss milliónir at byggja skip so vita okur at tann sum fer at bjóða hinnhefra leiðinat hann kann bjóða ein bjóða at gera hetta arbeiði fyri einum ávísan prís sum landið betelur og ein ávísan prís har so ferðafólk sum betala men tá tá iðhvussu eitur stevnan har út tí hon eitur ovastevnan tá ovastevnan er tá hen vit brúk fyri at sigla tá ett ullfart tá kann ein privatur fara inn akkurát sum hann vil og seta teir túrar inn fyri ta krónurna tænastur hann vil um eint privatur tekur tvey hundrað krónur para høvd sum fara út til á nólsoyar og ovarstaðni fyri eykatúrarnar tað síggja ongran trupulleika í tí tað veit eina tænastu í staðin fyri at menn fara druknir við bátin sum okur ofta sekt tíverri syrgiliga lagnur í hesum landi av tí tú kostar kkum mannalígt skulu okur demma fyri hesum ella skulu okur bara lata standa til bara so at tat privatur ikki kann tjena eina krónur eg haldi at okur skulu broyta hugsnarhátt um hvat tað er sum okur ynskjahessi landinum okur kunu seta eina minimun tænastu sum er útdeskterað uttan nakran trupulleika og hevur mann hevur tann sum røkir hesa leiðina hug til at seta eyka sigling inn so skal mann ikki sum strandførslan sinniðgjørdi á mykinesleiðini kom og klikkað vi viðkomandi niður á nakka tí hetta gangur ikki nú tjenar túr pengar tá koma okur ongantíð at fáa eina útlistering at vera nokk so ksetað
bar tað sum eg hevði frú forkvinna ja takk her
er ein viðmerking beintaløgu jacobsen gerso væl takk fyri harra formaður ná eg so eldur einki bmjótsær at privatar fyritøkur skulu tjena pengar tí tað skulu teir sjálvandi men eg hugsi tspyrjat jhon eli poulsen tá ð hann tosar um hetta her við tá ið tað so sum mann útlesteraður tá ð blívur ein eyka tænasta so koma at seta prísin tað hægri tá ið tørvur er á eykatúrum til dømis nú brúki eg javnan sam sum siglir í kalsoyni hann tekur seytjan bilar og eg veit tað at tá ið serliga til dømis um sumorðarnar og tyksitið eru nøkur serlig tiltøk tei eru øgiliga stórur tørvur á eykatúrurin tí skipið er roka hann tekur seytjan bilar hugsaði jóaneli so at teir eykatúrarnir so skulu skal rindast til dømis eg veit ikki tvey hundrað krónur ella eitt hægri gjald fyri teirra eykatúrarnir um so er at onkur privatur rekur

jtakk fyri frú forkvinna sjálvandi verður tað soleiðis nær ei strandfersla áseta inn másn seta inn á krav sum er nøktandi taðvil si at vit í sammá sigla nógvar eykatórar í dag so okur undu tannaø for lítil so mást srannførslan biðja um at okur kuldu hava skip sum er størri tørv tað vil siga at tað skal ikki vera neyðugt undtir vanligari sigling at seta eitt eyka skip inn ella eyka túrar inn undir vanligari sigling tað sum er tara kemur akkurt eyka inn ja so meini eg tað privat skal kunna tjena upp á tað og eta kanska um sumrarnir har ið øgiliga nógv ferðafólk koma tá ber eisini væl til at mann kann seta eina eina eina tryggingarskipan í verksolasnar at tey fastbúgvandi hava tryggjað pláss við sosás nær avt tað sama sum mann brúkafast við bíleggingarskipanini á sandi tað er ein ein góður møguleiki at loysa tann trupulleikan
ja takk næsta
ða er magnus rasmussen gsætakk fyri frú forkvina tað var eini eini trý viðurskifti hugsaði at líka taka fram tað er tað verður sagt í álitinum at hetta her sum vit siga her er at kasta tormold í eyguni á teimum sum búgva útoyggj tí at vit siga tað í langtíðarløgætlanini at eg ikki kemur fyrr enn í fimmogtjúgu tá hetta her skeiðið er av men soleiðinr eg við langtíðarløgætlanin og vit kunnu siga undanfarna samgonga setti tunlarnar norðurum fjall at at byrja aftaná at tann samgongan varð liðug eisini varð tað samtykt at javningin av pensjónunum kom í einum seinni skeiði enn mann sá í sjálvur so hetta er ikki óvanligt og visti eg lang tíðar so betíði tað at eg meira enn tvey trý ár líka um viðmerking til tað tá ið e verðu nevnt um at skipið noyðast smíðst í føroyum so taki eg fult undir við tí og eg haldi at tig ikki bara egsum taki undir við tí tað virka sum tað er ein ein ein semja um tað heila løgting at mann eigur at fáa skipasmíður aftur í føroyum og hetta við havransóktaskipinum jvea heypnaðist væl so verður nevnt eisini um um grøna orku og tað eiga vit at gera í tann mun tað ber til men tað kann ikki vera so ella eigur ikki at vera so at tað bara er eitt eiti og at ikki fungerað nóg væl altso so tað tað tað skal verða skil í har er menningin øgilig nú og tað eigur mann sjálvandi at hava við í betrakning nú royndi eg í í mínum fyrra umfari og kanska havi spurt eisini hvussu altso hvussu ætla mann at fíggja hetta vit leggja eina langtíðar løguætlan sum liggur um góðar fimm hundrað milliónir um árið og nú vil mann rinkja hetta fram og so spyrji eg hvussu kann mann fíggja hetta kom við einum boð upp á hvat vit kundu gera øðrvísi og nú veit eg væl at tað er tjóðveldið sum eiður hefta her uppskoti og so visti mann so hyggur síðan á ólavsøku í fjør so er uppskot komið í afa um uppskot staður millum fimm og tíggju uppskot har ið mann ynskir at økja rakstrarútreiðslurnar løgregla og dómsvøld skuldu yvirtakast eg tað r hundrað og tjúgu milliónir um um árið og vit vita tað at visti mann yvirtekur tað so skal mann byggja nýtt fongsul og so stendur eisini til dømis at óhefnið á ríkisveitingini tað hevur jú eisini verið altso tað er ikki smávegis og og so sigur mann samstundis at tað er einki skil í tykkum sum nú sita í stjørn tí at rakstrarútreiðslurnar ella útreiðslurnar spolastað tí vil eg líkasum bara hetta her altso hetta er ikki nakað mál mann er ósamdur um tað er bara í hvørjari tað kemur og hev má hav hug at rykkja tað fram kom so við einum góðum boð upp á hvussu
sun vit kunnu fíggja tað takk fyri ja takk næstur at røða er hendrik old nei hann er ikki her so er næstur at røða landsstýrismaðurin jørgun niclasen ger so væl
frú forkvinna øhhetta hevur verið ein avbjóðandi tíð viðvíkjandi strandferðsluni

partur av tíð er jú tí at undanfarna samgonga valdi at strika ta nýggju nólsoyarserðina sum varð samtykt pengar vórðujáttaðir eitt skradarað skraddaraseyma skip til nólsoynna skuldi taka tólv bilar men mann valdi at strika tað tí mann ynskti at brúka pengarnar til ein skrivstovubygning niðri á kongabrúnni altso undanfarna samgonga helt at tað var viktigari at fáa eitt gott kontór til pol mikkelsen enn at fáa eina nýggja ferju til og eisini gjørdi mann so tað at í hesum her fýra ára skeiðnum nú og tá haldi eg ikki mman endiliga bihøvurst at sparka eftirhvørjum øðrum men vit eru forvánalig tila viðlíkahaldað altso tað sum er hent hjá okkum nú tað er við almennum bygningum vit hava brúkt forlítið til viðlíkahald vegakervið er sumstaðni rættiliga slitið hog somuleiðis er við standfersluflotan har hevur simpultenn ikki verið brúkt nokk til viðlíkahld ná men ókey vit eru øll samd um at hesa hesi ferðasambandini mugu skulu røkjast á besta hátt ella so góð sum vit eru før fyri at veita hesa tænastuna og til tað mugu eg hugsa í tveimum tað vil siga hvat er stutttíðarloysnin og hvat er langtíðarloysnin og støðan sum hon er í dag er at vit brúka øll tey skip vit hava til daks erla kongsdóttir er komið sum er ei eitt nýgt skip hog hendan samgongan valdir so beinanvegin at keypa hastfjorðd til farmasigling og hava tørvrin eisini øgiliga stórur og tað sum vit gera í dag er at vit brúka alt tað vit hava upp á so góðan máta sum vit klára ternan

verið nógv seinkað hvat hevur ikki skjótt verið eitt hálvt ár á beting h og blívur dýrari og dýrari og dýrari hon er so við í eykajáttanini eisini tað mugu vit sjálvandi hava pengar til men nú er tað stuttíðgar loysnin eg snakki um tá ið ternan kemur av aftur betring tá er hon eitt gott skip tá er so mikið nógv skift at tá er hon eitt gott skip somuleiðis hon er ikki nýtt skip hon er eitt gott skip og somuleiðis var við ritini hon var á bering fyrr í ár og har vísti tað seg tað at tað at hon hevði ligið og bukað móti kaikantinum svíni og fugli hevði gjørt at at stálið var bæði viknað og trýst inn men har valdi mann so at taka og skifta alt tað stálið stórsa helvtina næstan helvtina av skrokkinum við bondum og øðrum soleiðisar at ritan nú er eitt gott skip ikki eit nýtt skip men eitt gott skip øhog seinni í ár skal teistin til tjúgu ára klassing skal til eina klassing sum er eitt sindur eldri enn tað og so er eisini ætlanin í heyst at fáa sillberandi klassing tað vil siga at tá vit koma fram til ársendað so hava øll skipini øll skipini blivin góð skip og eru nýklassa og klárað eina tíð

øh og tá vit koma inn í næsta ár so er sett av tretivu milliónir krónur til dokking av smyrli so er hann eisini klassaður uppdateraður so leypið av hesum árinum koma at vera nakrar broytingar tí at øll skipini skulu gerast tað er so stutttíðarloysnin langtíðarloysnin er sjálvandi at vit mugu hava nýtt spurningurin sum vitavarreist er hvussu gera við tað og har er vit settu ag hava vit sett í gongd eitt greiningararbeiði og tað sum er endamálið við tí greiningararbeiðinum er punkt eitt skal strandferðslan verða ein almennur stovnur sum nú skal hon verða alment partafelag ella kanska okkurt har ímillum tað eru prinsipiellur spurningar at taka upp eitt anman partafelag kann eg gera íløgur øog men skal so hava gjald og tað vil siga tað at mann kemur so at betala skipini allíkavæl men tá ar tað yvir livitíðina hjá skipinum øh tann næsti spurninguin sum vit mugu greina tað hvat er tað fyri materiell ið skal vera altso hvat skal tað vera fyri ferjur í framtíðini altso vit vita at sandoyartunnilin verður ligug við trýogtjúgu tað vlsi at tann farleiðin er ikki at hugsom við skipi ø og at vit vita eisini her í løgtinginum vilja vit hava undirsjóvartunnil til suðuroynna so tað ræðurin hjá okkum at halda smyrðil so væl uppdateraðan til tey árini sum har eru eftir men so eru hinar leiðirnar har mugu vit fáa greina hvat er tað fyri skip vit skuldu hava øh og eisini hvør ið ið skal leiga tað altso skal tað vera strandferðslan sum nú ella partafelagi ella sum onkur røðari hevur nevnt skulu vit útlisitera har við bara siga hvat ið er fyri skip ið vit vilja hava akkurát sum mann sigur við bussinum har sigur mann hvat fym bussar mann skal hava og so bjóðar mannt út krevur eina ávísa tænastu men og so er so eisini næsti spurningurin sum vit kundu hugursoknan fingið greinað at tað er nógv av farleiðunum eru nú innan kommunumark og taðer søgur bæði nólsoy heyst kalsoy svínoy tað er innan fyri kommunumark og har er so spurningurin jamen er tað nakað mann skuldi tikið upp saman við teimum kommununum um at tær yvirtóku tað er so leiðirnar við sjálvandi við gjaldi og sovíðari men tað er so ein ein annan møguleiki so stutttíðarloysnin er at tá i vit koma út í næsta ár tá eru øll skipini hjá strandferðsluni klassaðu og uppstateraðir langtíðarloysnin er at vit skulu hava tað greiningararbeiðið soleiðisnar at vit kunnu fara í gongd við eina endurnýggjan og so hevur verið nógv tosað um langtíðarløgætlanina nærum mann hevur sett tað á men alt eftir hvørja loysn vit skulu brúka jamen so mugu vit eisini har seta eina tíðarætlan ein íløguætlan sum er gjørd fyri næstu tíggju árini merkir ikki at hon ikki kann broytast men tá tá vil tað verða talan um eina raðfesting og sjálvandi tá vit í dag viðgera strandfersluskipini so halda øll at tey mugu fáa gjørd av nýggjum øh tá vit ein annan dagin viðgjørdu tunlarnorð um fjall so hildu øll at sjálvandi skulu gera tað og tað skal vera nú tá vit viðgera fámjinstunnilin so halda øll at tað skulu vit gera tað skal vera nú altso sosoleiðis eru vit vit vilja nakað skal henda men vit hava fleiri møguleikar greiningararbeiðið skal hjálpa okkum til at taka ta røttu avgerðina tað bleiv sagt fyri at hetta fór at taka langa tíð ogsovíðari tað ætlai eg ikki umat seta ein á nevnd haldi eg onkur tosaði um atso vit tosa um at seta at fáa greiningararbeiðið gjørt við at hava lýst hvørjar møguleikar eru fyrimunir vansar og gera tað klárt til politiska støðutakan ta er langtíðarloysnin og tí er so mín vón at tað ikki tekur so langa tíð til vit eru farin í gongd við at fáa flotan á endurnýgja

bjørt samuelsen eina viðmerking ger sovæl ja takk fyri ja tað mann sikkurt ikki eitur eftar r ein nevnd sum situr tað er eitt greiningaarbeiði men tað er altr lagi við tí eg ætlaði at spyrja jørgun niclasen um mann skal skilja han sara talið sum at hann ikki væntar at framskunda í í løgukarminum langtíðarløgukarminum hevur jørgun niclasen sett íløgur til frá fimmogtjúgu frameftir til nýggja strandfaraflota skal mann skilja tað sum at hann ikki væntar tað verður framskundað ella skal mann skilja sum hann væntaði at tað er ein møguleiki fyri at tað verður framskundað og so hin spurningurin sigur jørgun niclasen at hann helst vil privatisera strandfartaflotan eg var ikki sikkur upp á um tað var tað sum lá í tí men tað ljóðaði eitt sindur so í mínum oyrum tað var í øllum førum tað sum nakar hansara partamonnin hava ført fram er tað tað fólkaflokkurin sær fyri sær at mann skal privatisera

hvønn form ið vit velja so kann íløguætlanin framskundast øh men skulu vit til at umraðfesta langtíðarløgætlanina so skal hann umraðfesting fram til og eg útlígi ikki at tag ikki kann gerast h og tá tað kemur til hvat fer form í strandferslan skal hava í framtíðini altso skal han vera sum nú skal eg vera har politikarar kanska blandað seg í so nógv har veit eg hvussuu á tey sum reka strandferðslana ikki ikki er so glað fyri ella skal tað yvir ein meira fríari form sum er eitt anment partafelag men so kunnu íløgirnar fara í gongd beinanvegin skal mann úttil ster vil tava útlestera allar bussar og so víðari h men svarið upp á spurningin er at vissi ið eg longu nú hevði svarið so hevði eg ikki biðið nakrar greiningararbeiði hetta greiningararbeiðið skal lata okkum í til at
taka tað bestu og tað rættastu avgerðina ja takk næstur á røða
hvat í hvør hevur gjørt hvat øh eg haldi at hettað er rættiliga ógvuslíkt at tat koma við uppskoti um fýra skip tað tað tað kann gerast beibáði minni og bíligari enn tað visti mann visti mann í minni luta fekk eitt skip ígjøgnum so hevði tay verið ieitrættilig breigd ikki a tala um aftso men so er tað eisini ú tag og brandi sandur hevur hevur eg veit ikki hvussu oftani a hevur preteserað tað at okur stoyfaði nólsoyar ferguna í sínnari tíð og tað var altso mína ábyrgdi tað nyttar ikki at siga at at samgongan sum sat tá tí at eg haldi ikki spurdi nakran eftir angarng tað var soí samgonguni at eg stoyfaði ta ferguna og tað var serliga av einari orsøk tað var tað at mann visti tá at átta ár fram var eingin avloysara ferga á sandoyarleið og at fari byggja eina ferg sum skuldi verða avloysaraferga á sandoyarleiðini sum tók vist tað vóru tveir kontenarar sum tóku um fimm bilar tríggjar og fýra fimm alt eftir hvat hvat tað var fyri nakað og í aðrar mátar tíggju ellivu bilar tað tað tað dugdi eg at síggja at kom aldurin í verðini eitt burtur frá at sjálvt um tað er e ein ein rýmiligan nýggj ferga og góð ferg at sandoynni so skal hon á beting enn ímillum at hon skal klassast og umframt tay óhvarpið sum hendi so tað var ein av grundunum til og í øðrum lagi var ein av grunduum tann at hon sigldi for seint eg haldi ikkiat mann kann byggja í nýggjari tíð í dag t at byggja ferdust og sigla nýggju tíggju míl tað hoyri ikki hesari tíðini til og í øðrum lagi so var hetta hesin búkurin hekk niðurút eg ræðist tað tú tú dregið helvt in av nólsoyarfjørði aftaná teg tá tey siglar millum fyri at siga tað pent og og eg haldi at mann byggir skipið tað sum sigla skjótt og ikki sigla seint eg var í tí støðu í tí merkiligu støðu at træraðistnar ræraðistnr skuldi antin sigla seta súluna inn í sandoyarleiðina tá eg sindur hjá landstórksmaður tá situr so illa fyri tá ið tú skalt seta súluna inn í skopunasigling eg var itt feraði so í í støðui antan at velja at seta súlin á eini nólsoyarfjørð ella at seta súlin o skopunafjørð og súlan var eitt skip eftir mínum tykki sum var farið og skuldi langsjanðurin sælt tey havi sagt túsund ferðernara her skuldi leing síðan í verðini verðið seld og og eitt annað argument tað var tað at tingið hevði játtað hálvtrýss milliónir til eina nýggja sandoyarfergu tilboðini tað vóru enntáð tveyogtretivu tilboð vóru komin og tað bíligasta var tvey og hálvfjerðs milliónir pluss tríggjar fýra fimm milliónir til elútgerð á ymiskum slag sum ikki var við soleiðis at hon hevði nærkast fýrs milliónir tað hevði verið eitt trupulleiki at fáa løgtingið at játta eina eina eina eyka játtan upp á hálvtrýss prosent og so hevði tú statvekk eitt problem á sandoynni í átta ár fram í átta ár fram og tað helt eg vara púra burturvið at fara í holt við tí at tú loysir við at kanska loysa eitt lítið problem at nó nólsoyarleiðini so skapar tú eitt stórt problem á tað var tað og tí so snakkar onkur um um um um sann og tað er tað er rætt at hann var eisini farin men okur gjørdu eina fína orning ar norðru eg haldi at tað var ein smartorning við at at seta ta fyrstu rekkjuna í á á kalsoyarleiðini til til fólk sum búgva á kalsoynni bara til bilar og búgva á kalsoynni og eg fekk at vita frá fólki á kalsoynni tað var ein ótrúliga skjót og nevnd og lant avgerð tey slappu frá at fara og ringa inn og ssea melda seg til og stytta datt koyrdi et ta fystu rekjuna fyrstumborð fær tikt og tað er statuvekk í gildi og tað riggað stak væl tey prøva slettis ikki at at at at at liggja iksi her egsigi her hisin stríðnum um hesa he seði tilmeldingarskipanir sum okur hevði í einim tvey ár haldi ella meira í dag ella kolsháttur hevur ikki roynt væl við rútuni tað reit synd at siga forrestini suðuri rútina smyrliga eisini arnir men tað hevur einki eingin eingin hevur nevnt tað ein gang nú nú e tað nú tað so nú er tað so sveikso fyri so at tað tað problemið er loyst men tað kann man so ikki gera alasta men tá bleiv valt at at havravsotkan skipi trý hundrað milliónir eg haldi okur brúktu øgiliga nógvar pengar til viðlíkahald heilt ómetaliga gott pengar barð tað eina tørrini við smyril og samblus á botninum eg haldi aðva einar sjeytjan milliónir elhar á leið koyrdi tað ein tað eina øh eg trúgvi at tað við eilja kokshóttur og summarið tað var tað hun var broknað til at hava liggjandi eina knappari vending nú bleiv hon so eitt avlívasera skip burturav og tað tað var hon absolutt ikki tí hon kom í staðin fyri súgluna og súlan sloppið o gravi hvussu kal øheg trúgvi at tað verður fínt í summar hon verður hon verður nógv brúkt til at leiga ú hon hevr loyvi at sigla undir bjørg og undir fjøll og undir undir har sum fuglur er við við tí æliúgeðm evug kunna sigla langa vegin so at hon fór nokk at gera tá ið siglingin kom na normala tilstandir aftur á sandoyn men sum nei í nólsoyni sum sagt tað var mín ú mín ábyrgd við við og ikki nakar annar við við nólsoyarfegfyri tað fyrsta hálvtrýss prosent hækking av prísinum í øðru lagi var hon for lítið sum aloysaraskip og tað var einki avlavsarskipi tí iní hendan prísurin varð roknað ein lítil søluprísur fyri terna ein lítil søluprísur við terduna tí okur fungu dafallari bæði frá strandfersluni og øðrum at páaltíð verðini mátti ternarn ikki leggjast í kaiy í mánavís við legg seti frá frá landi av tí suvurðhon upp tærd tá tað fyrstu ferð umborð hon tað ringasta fyritering er tað ringasta av ta ringasta tað er enn kápi frá landi av at leggja umborð eftir eittr stálskip vist tú skal fáa eittstáltskip at tera skjótt og effektivt upp so koyri mann ljósð á landi umborð so eru tað vekk eftir einum stuttari tíð so tað var grundin til at hetta skipið bleiv sloyfað tað var mín ábyrgd og eg helt tað var skeivt at fara byggja skipið sum skuldi avt avloysaraskipið sum yvirhøvur ikki kundi brúkast á nakrari aðrari leið uttan

bjørst samuelsen fyrstja takk fyri øhennik old hann vísti á hetta her við at hann hevðigjørt eina broyting soleiðis at tey sum búgva í kalsoynni fingu framíhjárættil at koyra umborð og og tað er øgiliga umráðandi haldi at mann hevur slíka loysnir fyri tey fastbúgvandi útumgkring men nú havi vit hoyrt ræddir frammi í dag um at meir ella minni privatiserað strandferðsluna ogso er mann eisini samamett við bussanhei men vit vita jú nógvir av fleiri av bussleiðunum altso fleiri av smábygdum hava øgiliga vánaligt bussamband serliga í vikuskiftinum har tað er púra óbrúkiligt men eisini serliga tei smærru plássini á fastlandinum hava ikki serliga gott busssamband so eg ætlaði at spyrja hennik old um hann heldur at at tað er nakað nakað gott hugskot at útveita strandfaruskipini og og fáa privat at røkja tær leiðina vit síggja tað jú í mun til
ynkines sum er tann einasta útveidda
niharra formaður eg eri eri at tí áskoðanum eru tað eitt alment eitt alment tiltak sum at at syrgja fyri at fólk sleppa ímillum aftur og fram so eri eg at í yvirvísingi so er tað landið sum rekurdag og so skal tað reka sum ein stovnur landsstovnur sum sum politiski myndugleikin hevur ábyrgd av og ikki ein nevnd sum mann ú halar niður í luftini hvat að sovíar tað kann blíva fólk sum yvirhøvur ikki hava føling við og mest samsýligt skundi mann gift seg til at ein nevnd til strandferðsluna tað vóru fólk á miðjini av landinum sum hava ymiskar ja mann rópa tað fyri fortreytir fyri at sita inn í sonnara nevnd og tað haldi eg er er akkurát tað sum man ikki skal gera og tá tað kemur til til kalsoynna so haldi eg um summarið mann eigur at bigjina at hugsa um um at mann skal avmarka talið á bilunum eg kann fara eftir kalsoynni veganetð í kalsoynni er ikki broknað til teirr egnormi bilar eg fekk bílegst sendandi av úr av eg fekk bílegst sendandi úr av trøllanesi hvar ið tey lokalu fólkini hvørki sloppið til hús illa frá húsi tí turristar hevði slept bær á bilinunm á einum øðrum vekanti hesog runnudegin iðan í hagan
sum u tai næsti bilurin stillaði hinari síðuni so rannar naðan í hagan og so stóðu dagar o eg sloppi ikki ein gang su ava bygtinni og tí má mann hugsa um hvussu nógvir bilar ska man koyra í eina oyggj í heila takið um summarið so er tað eli on sum fær ena viðmerking ger suvæl er at g alt t fá fær a amuitokur etaók okurefur tað gaamiko amantu ta eg havi hugsað bara at vitaett hendrik eitt annar heldur um laotor fai snakkar um erlit homsnu r rii sa hvt ið jana flokkur etú bilar fyri síðani at var at hugleið um hvat fana ir usit í dans bertir betur t veldrauogera heima viulandorð hvat eftur kialtso jahaneli fari jónan diel poulsen fær viðmerkingina umaftur tí tað var als ik
tað er ikki frá her kirkjóði takk hvørja formaður eg skal royna at seta tað sama sum eg segði fyrst at vísa aftur tað sum bjørt samuelsen fór fram at bussleiðirnar eru ringar summasin í vikuskiftinum men tað er tí at mann hevur sett eitt minimum krav sum er forvánaligt so tað var einki trupulleiki tú vildi hoyrt hvat ið hennara gold meinar um at útlustera hesa farleiðin fyri síðani at nú er erla kongsdóttir eitt hybridskip og okur vita hvat hugsaðan í javnaðarflokkurini hevði um hybridbilar so eg veit ikki hvat hvussu flokkurin upptók tað at hann gjørdi eitt hybridskip og síðan sigur hann eisini tað sum er púra reytt við landsstreyp meðan tað at tað terðir til eitt skip men tað passar helvt ikki væl við tær og hugsaðarnar í javnaðarflokkurini hevur saman við heimafriði at nú skal hvørt skip av at leta
gan umborð tá taga kemur til kai takk fyri
ja so er tað hendigold ja harra formaður fyri at siga sum er so haldi eg ikki at javnaðarflokkurin hevur nakað við við so patta ferlagi heimafrið at gera tað haldi egr eri ein ein sorn ein ein ein fyritøka hvar ið vanligu menniskjur hava samlað seg saman fyri at fáa nátð øh eg eri ikki uppi í har tí eg eri óegnaður til eg havi havt tað problemið heila meg lív at tá ið motorurini stoppaður so er eg vaknaður so tað er eitt sindur soleiðis er tað hjá teimum sum eru borðin í skipi kkimen tað er iki atflenna at soleiðis er tað hjá teim sum eru borin skipi táe im motorurini stoppar so vaknar tú visti tú itt sovnaður vel eg merkja tað er heilt annar leisi há teimum sum liggja við hús sum sova og havi tað buldur og brak og og og torusláttur og hvat a a plagtu men hitt við hybridunum tað er eit sindur av muni á at hava hava at snagka um bilar altso ella kopbstóttur er bara partvíst hybrit á hon flýgur eftir sjónum tá ið og meiningin viðhenni var tað at hon kundi lys av ein tíma aftaná h norð í kalsoynni at hann farin úr havn til dømis so og eitt skip fyri súluna og tað er eitt flottur skipi staðin fyri súluna tað er einki sakkað um tað hitt tá ið tað kemur til lessitering eg haldi at at at flutningur av fólki ímillum oyggjarnir má vera ein uppgáva sum landeur landið hevur eg ræðist at seta partafeløg sum hava eitt endamál at fáa profitt oksøljar við við posta tað riggar fínt tað fáa ei massara yvirskoti t postpo tað settust um kongadagar nú so tað er eit sindur av mun ír á øtað er grundin til at eg eri skeptiskur við hesn her
við hesum her við hesum her útlitsiteringunum at okur risikera við at sita við ongum annan var í ta ja takk fyri ikki leiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í hesum báðum málinum her vórðu tvey mál viðgjørd undir oynum fyrsta atkvøða í løgtingsmál nummar tveyoghálvfjerðs tað er uppskot til løgtslóg um at endurnýggja strandfaraflotankanska vit fáa friði nern soleiðis at vit fáa atkvøtt vit atkvøða nú ja vit eru liðug at atkvøða tað er málið í falli tar trettan ellivu atkvøðu fyri trettan ímóti og eingin er blonk so er hetta málið fallið og avgreitt frá løgtinginum og vit skulu eisini atkvøða í tí seinna málinum sum vit hava viðgjørt tað er løgtsmál nummar trýoghálvfjerðs tað er uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri januar tvey túsund og einogtjúgu tað fara vit at atkvøða um núger so vælja vit eru liðug at atkvøða her vóru fýra atkvøður fyri tjúgu ímóti og eingin er blonkt so málið er fallið og avgreitt frá løgtinginumvit halda so fram viðdagsskránni í dag og it koma til svar upp á skrivligan fyrispurningja landsstýrismaðurin er ikki til staðarliyðs í eg haldi at vit vit taka fyrst tann seinna fyrispurningin ja vit fara so til fyrispurning til fraltso tað er svar upp á skrivligan fyrispurning frá jørgun niclasen ter spurningur átta tvey túsund og tjúgu t og hesin spurningur er frá jóhannes joense løgsmannim við veikja útlátinum hjá tí almenu
jóhannus joensen fær orðið fyrst ger su væl takk fyri hara formaður aæ hetta er ein skrivligur fyrispurningur til landstýrsmannin í fíggjarmálin jørgun niclasen víkjandi útlátið hjá tí almenna og spurningurin er einfaldur enn ljóðað soleiðis hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at tryggja at tað almennagongur á odda á umhvørvisøkinum við at áseta krøv um umhvørvisvinarligar bygningar bilar og annað alment innkeyp og sum viðmerking kann eg nevna at ført hevur verið fram í kjakinum um umhvørvis og orkupolitikk at vit eiga at seta okkum ítøkilig bindandi mál allir flokkar eru ein um máli um at vit eiga at gerast grønari á øllum økjum innan til dømis skipavinnuna privata húsarhaldini og flutningskervi í føroyum sum politiskur myndugleiki kunnu vit seta í verk forboð krøv ella skipanir sum eggja til at vit dálka minni og hava minni útlát av vakstrarhúsgassi enn vit gera í dag skal tú er vera í lagi er tað helst best at vit byrja við okkum sjálvum til dømis við at tryggja at almennir bygningar bilar og alt alment innkeyp er so umhvørvisvinarligt sum til ber landsverk varar av landsins bygningum hundrað og fimmogfýrs í tali sum samanlagt fevna um tvey hundrað og fjøruti túsund fermetrar í mong ár hevur eftirsleipi bara til viðlíkahald av bygningunum verðið stórt og tí er helst ikki veruleikafjart at vænta at orkuloysnar í verandi bygningum verða útskiftar í bræði hóast tað hevði verið skilabesta gjørta beinanvegin harafturímóti ber til at seta krøv um grøna orku í øllum nýggjum bygningum sum tað almenna letur byggja í fleiri av almennu bygningunum húsast almennir stovnar og summir teirra hava fleiri akfør knýtt á stovninum norska stjørnuni hevur í einari nýggjari veðurlagsfráboðan boðað frá at frá tvey túsund og tveyogtjúgu skulu allir almennir stovnar bara keypa bilar sum einki út tlá at hava tað vil siga elbilar hetta er galdandi fyri persónbilar og smærri vørubilar vit kunnu við fyrimunini hugt til noregs og gjørt tað sama her í føroyum tað kundi fingið stóran týdning fyri grøna orkuskifti her á landi samstundis sum tað vildi verið ein fíggjarlig sparing fyri tað almenna í longdini altso ein vinvindstøða sum bæði hevði gagnað umhvørvinum og fíggjarstøðuni í samfelagnum umframt bygningar og akfør hava almennu stovnarnir eisini ein dagligan rakstur har til ber at gera stórar broytingar til framan fyri umhvørvi landsstýrið kann millum annað tryggja at almennir stovnar keypa umhvørvisvinarliga vørur skilja burturkastið til fulnar og minka um matoyðslu til tess at fáa greiða á hvørjar ætlanir landsstýrismaðurin hevur fyri at minka um útlátið frá tí almenna verður hesin fyrispurningurin settur
takk fyri síðani er tað landsstýrismaðurin jorgen niclasen sum fær høvi at svara
forkvinna tá ið umræður bygging av almennu bygningum verða almenni bygningar bygdir sambært bygningskunngerðini frá tvey túsund og seytjan bygningskunngerðin leggur stóran dent á at nýggir bygningar eru bygdir orkusparandi bygningskunngerðin inniber at bygningar verða bygdir soleiðis at tað slepst undan óneyðugari orkunýtslu til upphiting heitt vatn køling og luftskifti og ljós samstundis sum heilsuligu umstøðurnar eru nøktandi eisini almenna bústaðarfelagið bústaðir leggur stóran dent á umhvørvið og at byggja orkusparandi tá ið nýggj leiðumál verða bygdir bústaðir fylgir øllum myndugleikakrøvum har undir bygningskunngerðini og aloftast nakað afturat nýggj leiðumál hjá bústøðum nýta bara grønar orkuloysnir til upphiting og heitt vatn tað er jarðhita sjóhita fjarhita ella luft til vatnpumpuskipanir tá umræður verandi bygningar hjá landinum ger landsverk eitt miðvíst arbeiði fyri at betra um hesar bygningar serliga í sambandi við orkunýtsluna bygningar sum hóska væl til orkuumvæling verða útvaldir og síðani verður arbeitt við at orkuumvæla hesar endamálið við orkuumvælingini er bæði at minka um orkunýtsluna og at betra um komfort funktión og at hækka støði á bygningum landsins miðal verður ímóti at arbeiða við bæði disponering klimaskermin hitakeldum stýringum og eisini við atburðum landsverk umsitur løgujáttanina umvaling av almennum bygningum og varar av landsins bygningum hundrað og fimmogfýrs í tali játtanin á tveyogtjúgu milliónir í tvey túsund og einogtjúgu verður brúkt til at umvæla viðlíkahalda og bjálva landsins bygningar samstarvar við stjórnarráðini um hvussu játtandi skal brúkast orkuspæring sum fæst av umvælingini eigur at fara á viðlíkahaldskontíðini soleiðis kann viðlíkahaldskontoðin stivíst vaksa og harvið verður sett størri ferð á umvælingarnar tað vil so siga at hesa her umvælingarkontoðina brúka vit fyri at fáa minkað um orkunýtsluna og sparingin av tí orkunýtsluni er endamálið hjá okkum at fáa omaná umvælingarkontuðina so hevur mann tað meira at arbeiða so á tann hátt ynskja vit at fáa økt um ta kontíðina men eisini í langdhøguarløguætlanini hava vit sett meira av komandi árini til hetta viðlíkahald landsinsbygningar eru yvirhøvur í ringum standi øhog tað er sjálvandi tíð og lítið hevur verið játtað og harafturat eru fleiri bygningar illa bjálvaðir soleiðis at orkunýtslan er óneyðuga stór í summum førum eru bygningarnir so vánaligum standið at tað loysir seg ikki at uvæla orkuumvæla teir ogí tílingum førum loysir tað seg betur at byggja nýggjar orkusparandi bygningar í samsvari við fyri umleið fýra árum síðani fór landsverk undir skipaðar orkuumvælingar av almennum bygningum hetta snýr seg bæði um at minka um sjálvorkunýtsluna í bygningunum at skifta oljuna sum orkukeldu út við varandi orku átakið heitið orkutak arbeiðið verður gjørt í tøttum samstarvi við stovnar og føroysku vinnu royndirnar við orkuátøkuni hjá landsverki hava verið góðar og hava givið stóra sparing í útreiðslunum til upphiting hetta vísa úrslitini av átakinum higartil umframt at verða lønandi skilt á tann hátt at afturberingin frá orkuorkusparandi tiltøkum vanliga fíggjasjálvu íleguna vísa royndirnar hjá landsverki at orkusparandi tiltøk skapa eina virðisøking av ognini sum er umleið líka stór sum sjálv íløgum talan er bæði um týðandi spaintýðandi sparingar og virðisøking av viðvíkjandi almennum innkeypi so ásetir innkeyps og útboðspolitikkur hjá landinum fyri keypa a vørunum tænastum hann er frá tvey túsund og tólv og rundskrivið um keypa vørunum tænastum sum er frá tvey túsund og nítjan at innkeyparar kunnu taka atlit til annað enn prís tá ið valt verður millum tilboð rundskrivið um keypa vørunog tænastum ásetir at onnur viðurskifti enn prísurin kunnu vekta upp til hálvtrýss prosent í samlaðu metingini av tilboðunum onnur viðurskifti kunnu verða til dømis um umhvørvisatlit og eisini krøv til útlátið í innkeyps v útboðspolitikkinum hjá landinum stendur at tað kann verða ráðiligt og í summum førum neyðugt hjá almennum innkeyparum at taka serlig atrlit í innkeypinum tað merkir at tað almenna kann í ávísum førum seta krøv til innkeypt tá tað er samfelagnum at gagna her kann talan verða um samfelagsog arbeiðsmarknaðargagniligt áhugamál sum kunnu ávirka hvussu og hvat keypt verður eisini verður sagt at tað er umráðandi at innkeyparar setaumhvørviskrøv so almenni føroyar eru við til at menna grønar marknaðir og har við burðardygga menning hetta merkir at stjórnaráðini og stovnar undir teimum kunnu sambært innkeypsútblóðspolitikkinum hjá landinum og rundskrivinum um keypa vørum og tænastum taka atlit til umhvørvið og útlát tá ið bilar ella annað verður keypt fíggjarmálaráðið heldur tað ikki vera rætt at áleggja stjórnarráðunum og almennu stovnum at keypa inn eftir ávísam leisti ella á ávísan hátt har vilja vit gera vart við at stjórnarráðini og almennu stovnar skulu fylgja innkeypsútboðspolitikkini hjá landinum og rundskrivinum um keypa vørunutænastum fíggjarmálaráði heldur tað vera rættast át stjórnaráðini sjálvi gera av hvussu tey taka atlit til umhvørvið útlát tey eru jú ymisk tá ið tey so keypa inn og biðja um tilboð er ætlanin at hava onkrar felags reglur sum spyrjarin ber upp undir her um mannagongdir um tað so metir fíggjarmálaráðið at tað eigur at verða sett ásett í orku og veðurlagspolitikkinum hjá landinum og har kann eg so upplýsa at tað er málsøki hjá øðrum landsstýrismanni og og tann landsstýrismaðurin arbeiðir við tí og hvat ið kemur á tí í hesum økinum tað dugi g ikki at siga men sæð úri okkara ráði taðvl seg ír fíggjarmálaráðnum so havi eg roynt tað greitt frá hvørji umhvørvisatlit vit taka í okkara virkitakk
kk fyriso er tað spyrjarin aftur sum fær orðið ja tjóhannes joensen ger so væl
takk fyri svarið frá landsstýrismonnum eg haldi bara ikki at tað er tað sum eg hevði ella ikki nøktandi fyri meg á telefoninum tað sum eg hugsi tað er tað at tað stendur øgiliga ofta niður í svarinum kunnu kunnu vekt upp um mann letur tað upp til eyðhaldráðini sjálvi at skipa fyri hvat tey sjálvi halda er rætt fyri tey tað ið mínari verð leggur upp til at mann handlar bara sum mann sjálvur heldur finna fyri rætt sjálvt um rundskriv er góð at hava so tá tað stendur kunnu í so er tað bara ein vegleiðandi áheitan og tí meini eg at tað burturstað er skullu tí ið vist tú vilt hava nakað veruligt burturúri at tað almenna er førari í tí at fara eina grønari leið og vinna eitt øðrvísi orkuskifti so so mugu vit siga skulu í tí eg eri bangin fyri tí at í alt nógvum í nógvum førum so verður tað bara keypt inn tað sum bíligast her og nú vit heldurur hyggja eftir hvat er bíligast í longdini og tað verður eisini býst á her í svarinum at tað bíligast í longdini tað er at til dømis hava jarðhita ella at keypa elbilar so vit mann hyggur eftir tí varandi grønu kósini so skulda verið skulu í øllum viðurskiftum her stendur kunnu vekta upp til hálvtrýss prosent her stendur kunnu sambært innkeypsúrpóspolitikkinum hjá landinum og rundskrivum so kann mann velja og tað er lagt upp til stjórnarreiðini sjálv hvussu tey skipa seg og so annars so sognist tað eftir hvat mann so ætlar at gera í orkuveruleiðspolitikkinum hjá landinum tá ið tá mann ikki setur skuldu í tí vit tað sendir kunnu í tí politikkinum ja men so verður tað øgiliga leingi afturat vit komu at tosa og tað verður leingi inntil vit vilja handla nú veit eg ikki um hví landsstýrismagnurin er so bangin fyri at áseta stjórnaráðunum hvat tey skulu gera mann er tað kanska tí mann ikki er samdur um tað tað kann vera men so sum eg lesi tað so er tað bíligari í longdini fyri landið og tað burtur vera tað besta gjørt tað sum er bíligast og tað sum eisini er best fyri umhvørvið eg hugsi at vit skulu gera orkaátøk og tí mann sjálondini fara eina gongd við og tað er gott landsverk er roynir at gera alt tað nýggja sum verður bygt tað verður jú orkuvinarligt grønari orku men eg hugsi at til dømis bilparkirnar tað mátti vera upplagt at tá mann keypir nýggjar bilar at mann keypir grønar bilar sum eru bíligar at reka eisini tí at bensin og olja er dýrt at keypa og el er jú bíligari so mann skuldi hugsa sær at at tað var upplagt og tí meini eg at mann eigur at broyta hetta til skulu og eg hevði kunnu hugsað mær at fingið at vita frá landsstýrismandum hví tað stendur kunnu og ikki skulu tá mann í longdini veit at tað bíligast í longdini fer landið at leggja um til grøna orku og eg haldi at vit sum almennu myndugleiki eiga at ganga á odda altso landsstýrið og aðalráðini og allir almennu stovnarnar eiga at ganga á odda tí vit krevja jú at tey privato skulu leggja um vanligu borgararnir so meini eg eisini at vit tað almenna eiga at vera frammanfyri og vísa
há á veg takk fyri síðani er tað svararin aftur landsstýrismaðurin jørgun niclasen
ger so vælfrú forkvinna nei nú haldi eg at ateg greiddi frá at tá tað er um nýbygging hjá landinum so taka vit øll hesi her atlitini og tá ið tað kemur til umvæling so royna vit hvat vit kunnu við einari forlítlari fíggjarorku men at vit eisini hugsa orkusparandi og tað vil so siga grøna loysnir so so har verður tað gjørt og tá mann so spyr í uhesum her rundskrivunum at tað stendur at atonnur viðurskifti enn prísurin kann vekta upp til hálvtrýss prosent so spyr spyrjarin hví stendur kann her ja men innkeyp er so ræðuliga nógv altso altso innkeyp er annað enn tá ið tað er ein spurningur um ein eina grøna loysn etila eina minni grøna loysn so so tískil má hatta vera ein opin setningur men men tá vit siga upp til hálvtrýss prosent tað vil siga at at at mann kann siga at prísurin telur bara helvtina taðe tal tað mann kann siga og tað vil so siga so kunda stovnarnin fara út og og taka øll hini atlitini í sínum innkeypi sum so kann vekta helvtina og nú nevndi mann bilar jamen altso er tað ein elbil mann ikki framum framum aðrar jamen so kann mann jú bjóða út har ið ið ið mann letur tað at bilurin er eldrivin vekta vekta nokk so nógv í mun til prísin og tað seg har kann mann flyta seg so aftur sum tað er so nógv ymiskt innkeyps so so haldi eg ikki at at mann kann broyta kann til til skal í hesum førinum men tá tað so kemur til tann yvirorðnaða politikkin og tá er tað eg sigi ja men mann arbeiðir í løtuni við einum orku og veðurlagspolitikki hjá landinum og tað er annar landsstýrismaður sum umsitur tað og tað er har ið tað eigur at standa altso vistu vit taka hesar her við við innkeypspolitikkinum og innkeypsportalinum sum vit hava hetta her hevur sína søgu í at ting vanliga slettkik livið bjóða út hjá hjá landinum at ofta bara vórðu gjørdar avtalur so nú fór mann eftir einum simptanar politikki hetta skal altso bjóðast út og so hevur mann í tað mann sigur at tað skal bjóðast út so sigur mann eisini at prísurin behøvust ikki at vaksa alt tað kann mann men hann hann behøvust ikki at vakta meira enn helvtina so mann hevur møguleika til at taka onnur atlit og yvirorðnað politikkin haldi eg hoyrir hjá hoyrir heima hjá landsstýrismanninum sum í løtuni arbeiði við orku og veðurlagspolitikki og og ikki inni í sjálvum innkeypsportali
hjá takk fyri so fara vit til aðrar røðarar og tann fyrsta røða verður annika olsen
ger so væl ja takk fyri hetta er ein áhugaverdur fyrispurningur frá jóannes joensen um útlág hjá almennum bygningum ella í almennum bygningum øh eg síggi at í svarunum skrivar landsstýrismaðurin at tað eri hundrað og fimmogfýrs almenni bygningar og til at vvlíkahalda bjálvað og gera til hesar bygningarnar hevur mann tveyogtjúgu milliónir krónur tað sum kundi verið áhugavert at vita tað er hvussu nógv er hetta per fermetur og grundi til at eg spyrji um tað tað er tí at mann sigur at ein meginregla tað er visti mann skal hava almennar bygningar í góðum standi viðlíkahalda teir bjálva tæir soleiðis at tað klárar at lara longur og at mann eisini tekur hædd fyri umhvørvinum og viðlíkahaldunum so skal mann upp á eina upphædd sum eitur áleið hundrað og hálvfems krónur ja perfermetur til viðlíkahald av almennum bygningum tá ið eg sat sum borgarstjórar í tórshavnar kommunan tá gjørdi okur eina útrokning har ið har ið okur koma fram til at okur brúktu hundrað og áttaogtjúgu krónur perfermetur til vilíkahald av okkara bygningum í havnini og tað settu okvur hvussu mál attað var ikki nøktandi visti mann skuldi koma upp á hesa her hundrað og hálvfems í besta føri krónurnar per fermetur og nú tá ið hendan samgongan sum tá satlegði árarnar inn tá vóru okur komin upp á hundrað og seksogfýrs krónur per fermetur til viðlíkahald av almennum bygningum og í vilíkahaldinum liggur sjálvandi eisini tað at mann setir góðskugóð vindev í altso umhvørisvinarligu vindøv bjálvar og sovíðari so tað er umráðandi at mann setir nøktandi upphæddur av á fíggjarlógini til viðlíkahald av teimum almennu bygdningunum og at mann raðfestir tað tí at tað er ofta soleiðis í politisku skipanini at mann hugsar einamest um at byggja nýggjar bygningar nýggjar flottar bygningar og so kann mann breggja særa lítið sindur av tíð men mann gloymir líkasum at halda tað viðlíka sum mann hevur so tí haldi at hesin spurningurin pá so nógvar mátar er áhugaverdir ikki bara í mun til útlátið og umhvørvimen so sanniligan eisini í mun til at fara væl um teir bygningarnar sum okur hava og her eru nógvir bygningar sum tað eisini kemur fram í í svarinum her hundrað og fimmogfýrs til sjálvan spurningin so kann mann siga tað at eg haldi tað er umráðandi at okur taka hetta her í nógv nógv nógv størri álvara enn tað sum hevur verið sjálvandi kunnu okur gera yvirskipaðar politikkir veðurlagspolitikk og veðurlagslóg og so víðari tað haldi er øgiliga skilagott tað ger eisini fult undir við tí men okur verða noydd til at taka taka nøkur stig serliga tá tað kemur til upphiting upphiting er ein av teimum størstu orkusløkunum sambært teimum útlápstølunum sum eru gjørd fyri føroyar har er á leið ein fjórðingur til ein triðing sum fer frá teimum almennu bygningunum til útlát ella útlátð kemur frá teimum almennu bygningunum so tí er tað umráðandi at mann setir inn her øso eg kann bara siga vegna meg sjálva og vónandi eisini nógv í okkara flokki at hetta her er nakað sum okur skula taka hondum og og bakka sjálvandi eisini hetta hetta uppskotið upp sum sum jóannes joensen kemur við so tað var faktiskt bara tað ið høgá leggja afturat
harra formaður og takk fyri ja takk fyri áðrenn ingilín strøm fær orðið skal eg boða frá at hin fyrispurningurin skrivligur sum var á skránni srigsjey frá ella ja tann spurningurin frá siru stember til kale o holm johannesen tann spurninur verður tikin av skránni
ja takk fyri harra formaður ja her er ein við viðgera hendan spurningin um alment útlát frá johanesi joensen í javnaðarflokkinum og tað er sjálvandi altíð gott at snakka og taka hesi her tingini upp tá tað snýr seg um útlát og umhvørvisárin serliga eisini tá ið tað snýr seg um tað almanna sum vit jú so ella so hava ábyrgdina og raði á og tað tykist sum at mann hevur skilt at vit skulu gera nakað munagott við ella taka ábyrgdina av tí útlatinum sum vit hava hjá tí almanna tá tað kemur til bygningar mann hevur í øllum førum innsæð at tað er hendanhendan vegin vit skulu fara at vera orkusparandi at tað bæði er gott fyri at minka um okkara útlát sum vit jú hava bundið okkum til at minka minst við minst fimmogfjøruti prosentum áðrenn tjúgu tretivu og at tað eisini loysir seg fíggjarliga og tað er jú tí at vit samstundis sum vit kunnu fáa teir fyrimunirnar teiy fíggjarligu og við at minkað útlatið so fáa vit eisini tann fyrimunrin at vit kunnu vísa á at hetta er rætta leiðina fara fyri okkara borgarar soleisnar at tey vanligu húsarhaldini í størri mun stóla upp á hesar nýggju hættirnar ella hesar hættinar at at upphita síni hús við mann landsstýrismaðurin á í svarinum í bygningskunngerðini ásetttú skulu verða orkusparandi bygningar skulu veða oksparandi bústaðir ger tað sama og setir í mesta lagi ella við í íteimum nýggjastu bygningunum grønar orkuloysnir upp og landsverk farið at umvæla bygningar og seta upp varandi orkukeldur tað er fínt og tað er gott tað kundi kanska mann kundi ynskt at tað gekk skjótari men tað er í øllum førnum nakað sum man hevur inn sæð at mann skal arbeiða men tá tað so kemur til annað innkeyp so vil mann eftir øllum at døma ikki áleggja almennum innkeypi at at umhvørvisárinn skulu fylla tað almenna hevur eitt stórt innkeyp og vit kunnu við tí innkeypinum visu vit velja burðardyggar og lokalar vørur stimbra søluna av teimum vørunum sum eru betri fyri umhvørvið men so er allíkavæl nakað tí at í svarunum hjá jørgunniclasen til jóans joensen har stendur at stjórnaráini tey kunnu taka atlit til umhvørvið h hóast tað stendur í innkeypsog útboðspolitikkinum hjá landinum stendur eisini í hesum her svarinum til spurningin at tað stendur í politikkinum at tað er umráðandi at innkeyparar seta umhvørviskrøv so almenni føroyar eru við at menna grøna marknaðir og har við burðardygga menning soleiðisirnar at har er ikki ordiliga samsvari millum hasi bæði tingini at mann sigur at stjórnarráðini kunnu gera hetta men í politikkinum stendur faktiskt at eg skulu taka atlit til hetta men tað er tíverri ofta soleiðisnar í umhvørvisspurningum at mann skrivar eitt og ger eitt annað eg veit ikki um tað er eisini tað sum eg hendir her og so er tað tað við at mann ikki akkuráthetaher við at mann ikki vil seta krøv til almenna innkeypið h men vit seta jú longu krøv til tað almenna innkeypið spurningurin er bara hvat fyri atlit mann tekur eg haldi sjálvandi at mann skal taka fíggjarliga atlit tá ið tá ið tað kemur til alment innkeyp men tað er eisini týdningarmikið at vit redussera at vit minka okkara útlát og at vit eisini taka atlit til tað í øllum partum av okkara samfelag vit hava ræði á tí almennu innkeypinum og sjálvandi skulu viðganga fremst og vísa á at tað er tann leiðin vit vilja fara so eg haldi saktans at mann kundi sett krøv til umhvørvisvinarligari og ja hvat skal mann siga neutralt útlátsvørur so er tað eisini kundi hugsað mær líka komið inn til hetta her um at mann hevur lagt merki til at tað er ein orkusparing og ein fíggjarlig sparing í mun til upphitanin av bygningum men til dømis tá tað kemur til bilar alment in keypa bilim so vil mann ikki ordiliga hyggja upp á tað nú hava vit ein orkuog veðurlagspolitikk sum vónandi kemur skjótt har er eitt cotveygjald tað almenna fer at rinda meira fyri hesa oljuna ella bensinu sum tey brúka uppá bilarnar hevði tað ikki verið fíggjarliga forsvarligt eisini samstundis sum tað eisini eru umhvørvisliga forsvarligt at simpulten seta krøv til umhvørvisárin sum okkara alment menna innkeypsheður eisini á fíggjarligum áðum nú er tíðin hjá mær farin men eg kundi líka hugsað mær afturat aft sagt at tá ið mann skjýtur alt yvir til landsstýrismannin íorkuumhvørvismálum so haldi eg at tað er týdningarmikið at siga at hetta her er nakað sum má virka tvørtur um øll stjórnaráð og tað eru øll stjórnaráðini sum mugu
taka sær av at minka útlátið takk fyri ja tað er ein viðmerking frá
ja takk fyri har formaður ja hetta er ein ávørdan spurningur sum er reistur í dag í sambandi við at hetta er við at fáa sett ferð á tað grøna orkusskiftið í føroyum og eg eri bara uttan at vera ekspersur í økinum so eri eg bara at hava alt hildið tað at almenna eigur at ganga á odda tá ið tað kemur til at vit skulu krevja av okkara lokalu borgarum ella vanliga føroyingum at at tey skulu skulukasum ganga altso eisini taka stig til at vera grønari so haldi eg at og eg tí undraði meg eitt sindur av svari frá fíggjarmálaráðnum at eg hevði væntað tað at tað var eitt eitt krav eftir einum stað men men óansæð samgongur ella so haldi eg at framtíðar landsstýrir eiga at hvur hvur kann mann byrja við haldi eg at mannum til dømis almannaverkin tað er bara í dømi teir bilarnir sum verða keyptir inn frá nú av teir sum sum kunnu standa og lata um náttina og har mann hevur eina løðistøð uppi á almannaverkinum til dømis um mann kunnu byrja har um hjá
so var tað eitt gott signal at sent takk fyri har var mæli
ja tað eru tað eru nemliga nógv góð úrslit sum kunnu koma av at mann sær sær fyri at vit skulu hava eitt umhvørvisvinarligt alment innkeyp eitt nú hvussu vit hugsa um lokalt framleiddar vørur tað er í í flestu førum eisini umhvørvisvinarligari at keypa lokalt framleiddar vørur og soleiðis nær hevði mann jú eisini kunnað stimbrað nemliga ta framleiðsla av umhvørvisvinarligum vørum sum er í føroyum í dag og faktiskt ja gjørt sítt til at tær vørurnar koma á marknaðinum og verða seldar og verða brúktar hara eisini at vísaða fólki at vit tora at ganga fremst og vit tora at brúka hesar nýggju loysnirnar og at tær fungera fullgott tí at ein partur av hesum her við at tað er trekt at fáa privatpersónar til at skifta yvir til grønar loysnir tað er sjálvandi tað fíggjarliga tað skal mann taka í álvara men tað er eisini tað at mann kanska ikki í ein stóran mun stólar upp á tað tær tær nýggju loysnirnar líka nógv sum tær gomlu loysnirnar sum mann júg altíð
hehevur havt ella í øllum førum í øgiliga langa tíð takk fyri harra formaður so er tað hervør
ætakk fyri harra formaður ja tað ereingin ivi um at vit komandi árini skulu undir øgiliga stór átøk fyri at minka um útlátið í føroyum sambærtip3c so skulu vit minka um okkara útlátið við minst fimmogfjøruti prosentum áðrenn tjúgutretivu altso minst fimmogfjørui prosentum og tað sigur seg sjálvt at tað krevur eitt miðvíst arbeiði á øllum frontum vistu vit skulu koma á mál og so vistimann tekur til tvey túsund og hálvtrýss so skulu vit koma niðurá ett net og null h og tí er tað neyðugt at mann hugsar útlátsminking í øllum geirum í øllum málum har sum tað ber til at fremja skerjingina tí stert seg eitt sindur við at manní svarinum ikki vil áleggja stjórnaráðunum hvussu tey skulu taka atlit til umhvørvið og útlát tí haldi at í øllum førum so má mann seta sum eitt tungt vegandi krav at tær loysnirnar sum eru betri fyri umhvørvið og sum minka um útlátið tær skulu takast og so má mann eisini takatil at altso taka støg til at tað má altso tað fíggjarpolitiska mann eisini inn í myndina tí sjálvandi skulu almennir føroyar ganga á odda tá vit vilja hava at onnur skulu leggja um so mugu vit standa sum boðberin o fáa fólk at ganga aftaná okkum og tí mugu eisini vísa t teir orkuloysnirnar sum eru tøkar nú at teir eru góðar og haldbarar og at tað loysir seg at velja tær eg haldi at vit mugu vera eitt sindur visjoner og vísa at vit veruliga meina tað sum vit siga serliga nú tá ið nýggiorku og veðurlagspolitikkur føroya skal samtykkjast í ár sum mamma vísa á øllum frontum mann faktiskt meina tað sum mann sigur tá ið mann vil minka um okkara útláto gera stór átøk fyri at koma á maál í teimum politisku málunum at seta sær tí liggur tað ein eisini ein stór uppgáva á stjórnaráðunum eisini á løgtingunum at nemliga ganga á odda og vísa at hetta er tann leiðin sum føroyar fer á eisini fyri at vísa bæði privatum borgarum og vinnulívunum at hetta eru altso framtíðar føroyar at framtíðar føroyar hugsa um útlátsminking og hugsa um at vit skulu um góð tretivu ár verða á nettum null í mun til útlátið so tí hopi eg at mann at mannbæði við veðurlagspolitikkinum sum komandi at mann har eisini fer at seta inn á at sjálvandi skulu stjórnuráðini við inn í spæli og tey skulu eisini ganga á odda tá vit ætla at leggja á fólk og og onnur at at hetta her er tað sum vit gera næstu árini og at útlatið í føroyum skal minka við fimmogfjøruti prosentum tað hava bundið okkum til oveit eg ikki hvat ið veðurlagspolitikk førja fer at siga men fimmogfjøruti prosent hava við bundið okkum til í tjúgu tretivu so eg haldi at eg haldi vit skulu taka okkum eitt sindur takviokkum vera eitt sindur visoner og veruliga vísa attað sum løgtingið samtykkir er tað sum stjórnuráini og landsrárðið eisini setur útil kortið
takk fyri ja takk so var tað spyrjarin sum fær orðið aftur jóhannes
ja bara her at enntá bara takka landsmannin fyri farið og tað vísur so á at at kanska tá ið verulegisspolitikkurin nú verður kemur fyri her um mann fer orðdiligahni at hyggja eftir hvat er tað mann skal gerast so sær mann hvussu bíligt er illa hvussu nógv mann sparir við at við at umleggja og mann kundiú hugsa sær at vita vat hvussu nógv koma vit at spara í milliónum vissu vit fara í gongd beinanvegin eg hugsi at tað eru nógvir pengar at spara og tá ð mann hugsar um at stjóra almannaverkini hevur verið úti og sagt hvussu ógv dýrari landið erat reka einan fyri almenni hvussu ger millum annað við almennum tænastum í framtíðini so eru er hetta ein vinvinnustøða at mann roynir at umleggja og vinna eittsindur av pengum á tíoyggjunum sum mann veit at mann kemur at brúka innan fyri teir tænastur á almanøkinum tað verðar í dýrrarirekka í samfelagi og tí verður neyðugt at vit hyggja eftir hvussu brúka við skilagoddtr pengarnar hjá tí almenna og eg hugsi at tað er eitt sindur ábygdaleyst vit halda tað vit kunnu bara forseta pá hendan mátan vit mugu p á eintalnan máta hyggja eftir hvussu kunnu vit leggja um sjálvandi fyrst og fremst fyri at fáa grønar í orku og fyri at kunnu kanska vera eitt tað fyrsta landið í heiminum sum bara livir á grønari orku hog ítt burðardygt men eisini fyri at spara pening tí vit vita allar tær grønu loysnirnar eru burðardyggari og betri og bíligari í longdini men her og nú kostar tað meir men í longdini kemur tað sparasamfelagn nógvar fangar so tað er at leggja í bæðií
beinanvegin takk fyri ja so er tað landsstýrisgar jorgen niclasen sum fær og reð ger ha
h harra formaður tá iðtað kemur til orkuveðurlagspolitikkin so eg eg veit gott at summi plaga hvussu sær at pástanda at eg bestemji alt men men men taðtar yggi málsa ikki hjá mær og tí fari eg at lata tað yvir til tann landsstýrismannin men tá ið vit taka hesa her orkudiskussiónina nú gjørdi eg nokk so nógv burtur úr svarunum at hvussu vit hava orku o umvælt bygningarnar ha vit hava oftast lyndi til at at diskutera orkukeldurnar meir enn hvussu ið vit hava nýtsluna tí tí hugburðurin til nýtslu er ja tí tað fyllir hvussu ikki líka nógv sum sum hugburðurin til at tosa um orkukeldurnar tat sum mann væntar hvat teir tað næstu tíggju árini at at elframleiðslan fór næstan á trífaldast so er eg hugsaði ókey ja hvey so jamen so skulu vit eina rúgvu av vindmeglum ja men hví fara vit ikki at hyggja eftir bihøvuðstað trífaldast altso er ikki okkurt á vegnum harðast nú er eg eg á nýtslusíðuni eitt eitt av átøkunum sum sum hevur verið hjá hjálandsverk sum eg kas haava fingið dømir uppá er at á onkrum almennum bygningi standa radiatorarnir á storm og vindeyguni opin tað ljóðar ikki so rímiligt øh og so og so bleiv í sosialinum har stóð at ein tingkvinna var so øgiliga grøn tí hon hevði ein elbil og ein onnur legði líka í tí hon hevði ongan bil altso altso ein eingin bilur er er grønar elbilur ha altso tað var líkasum sum hvussu fokus egur á tí men tað er økonomiskt at spara ikki á øllum orkuloysnum eg mann veit um dømir har mann hevur gjørt eina eina loysn o og sum eftir bara nøkur heilt fá ár vísti seg at tá mátti hon skiftast út og tað vil siga að tað tað var ikki akkurát tað men men hetta mennist alla tíðina og og mann hevur lyndi til at vera so bangin at vit ikki fara at náa hesa kósina og har má eg bara siga altso eg eri púra róligur tí eg eri vísur í at tøknin fer at vinna á oljuni tað eri eg ikki í iva um óli brecmamd plagdi onkrtíð at siga at altso álvara tosa tit altso steinøldin endaði ikki tí eingin steinur var eftir nei taðvr tí mann hevði funnið nakað betur og tað fara vit heilt sikkurt at gera á hesi leiðini so mítt ynski í hesum er sum vit gera sum landsverk ger við við at mann fokuserar øgiligt upp á nýtsluna altso at fáa bjálvað betur at fáa umso at siga nýtsluna niður men so eisini orkukelda men tað er alt for nógv fokus haldi eg á á kelduna og tað er for lítið á nýtsluna h og tað er líkamikið um tað er kelduna a tú gjert íløguna í ella nýtsluna sparingin er tann sama og tá ið eg nú havi ein sæsst forlandsstýrismaður ím fíggjarmálin so hevur mann lyndi ag hyggja eftir sparingini men sum sagt eg eri nokk so róligur tað fær eingin meg at halda dómadagssprætiker á á hesum økinum tí eg eri ikki í ivi um at tøknin fer at vinna á oljuni eins og steinøldin ikki endaði tí eingin steinur var eftir tað var tí at mann hevði funnið nakað betr takk
ja takk fyri so varð hesin spurningurin svaraður og avgreiddur frá løgtinginum og sum eg nevnd í áðni so er hin spurningurin skrivligur stóð á skránni eysturika átta frá nei eysturrika sjey til kaili oholm johannesen frá siristemberg hann er tikin av skránni í dag og verður settir á skránna ein annan dag so skalso er tað framløga sum er eftir eg skal boða frá at rættarnevndin lagt álit fram í løgsmáli nummar sjeyoghálvfjerðs t tað er uppskot til samtyktar um barnaváttanir og so hevur fíggjarnevndin lagt trý álit fram tað er í løgsmál nummar fimmoghálvfems tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um skatting av kapitalngilvinnings skattalógin og løgtslóg um stuðul til rentu útróiðslulágog fíggjarnevndin her eisini lagt álit fram í løgsmáli nummar seksoghálvfems er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um meirvirðisgjald meirvirkisgjaldslógin mvg frítøka fyri útleiðanr av kampingplássi og fíggjarnevndin hevur eisini lagt álit fram í løgsmál nummar hundrað og seytjan tað er uppskot til samtyktar um fíggjarpolitisk regluverk tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin hósdagin fimtanda apríl klokkan hálvgum tvey tá verður fyrst triðja viðgerð av løgsmál nummar fýrs tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um tryggingarvirksemi triðja viðgerð av løgsmál hundrað og sekstan uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um lestrarstuðul og triðja viðger av løgsmál nummar tvey túsund og tjúgu nei nummar tveyogfjøruti uppskot til løgtslóg um broytin ír lógbekentri um straffilógin tað er revsilógin sum er til viðgerðar og síðani er tað fyrsta viðgerð av løgsmálinumar hundrað og seksogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um veiðugjøld fyri fiskiskap veiðugjaldslógin og fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar hundrað og sjeyogtretivuuppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um sjófeingi sjófeingislógin tað er at loyvi at landa avrá í mesta lagi fimtan prosent uttanlands so er tað framløgu eisini á skránni so er hesin fundur lokin